og vit fara til skránna í dag sjeynda septembur og tað eru munnligur fyrispurningur á skránni men áðrenn vit fara til tað so hava vit skulu vit atkvøða um eitt farloyvi tað er komið soljóðandi skrivlagsformannin umbøn um farloyvi eg vil her við senda umbøn um farloyvi frá mikrudegnum sjeyndasøptarat vit uttan atkvøðugreiðslu samtykkja at ingolf sólvirm olsen kann taka astrat fyri siri stenberg tað er samtykt okan ingolf olsen taka sat ger so væl og vit fara so til skránna í dag og sum er munnligir fyrispurningar og tað eru fýraogtjúgu spurningar á skránni og teir fyrstu eru teir fyrstu tríggir eru til jenus a rana landsstýrismann og tann fyrsta eigur helgi abramsenhelgi abramsen fær orði ja so fær helgi abramsen orðið ger suvæl
ara formaður ei tað er fyrispurnir til jensarana landsstýrismann og hann víkjandi hann er ivíkjandi markini millum tíðindi og lýsingar í kringvarpinum og má gera varpið beinanvegin at eg setti faktiskt spurningin viðvíkjandi øllum fjølmiðlum men av tí at málsøkjabýti er sum tað er so bleiv tað so avmarkað til bara kringvarpið spurningartríggir hvar gongur markið millum nær ein søga í kringvarpinum verið roknað sum tíðindi og nær homum vit roknað fyri at vera ein lýsing kann ein lýsing sum er óólóglig gerast lóglig um hon verður lisin upp sum tíðindi í kringvarpinum og tað siga hvør er ítøkilig munurin á tíðindum og lýsingum fyri somu framleiðslu í hesum høpi fjølmiðlar hava vanliga nøkur eyðkennir fyri nær ein søga kann kallast tíðindi og nær hon ikki hevur tíðindavirði hugt verður til dømis eftir hvussu aktuell aktuelt umrødda málið er hvussu viðkomandi tað er fyri okkara samfelag um hetta er nakað lurtarin ella lesarin kennir seg aftur í um talan er um eina sensatión ella eina ósemju og so framvegis men ójavntaðar hvussu raskir fjølmiðlar eru at hyggja eftir hesum avmarkingunum og tí síggja og hoyra vit ofta tíðindi sum eru tikin beinleiðis úr tíðindaskrivum var talan í veruleikanum helst er um lýsingar dømi er um at vørur sum tað ikki er loyvt at lýsa við í miðlunum verða umrøddar sum tíðindi í kringvarpinum til dømis tá nakrar fløskur av føroyskum whisky ella okkurt nýtt slag av øli góðum marknaðin so stendur ta á portalum og í tíðindum ella eru partur av og eru ja so stendur á portlum og eru tíðindi ella partur avonkra avi sending í kringvarpinum tað eru fáar vørur sum fáa so góðar reklamu í tíðindareiðslunum hjá miðlunum sum ølu rúsdrekka men samtíðis er tað ólógligt at hava lýsingar við somu vørum í somu miðlum hetta roysa spurningin nær tað í kringvarpinum v roknað sum lýsing og um ókeypislýsingar ið verða kallaðar tíðindi eru lógligar meðan lýsingar við somu vørum ið framleiðani skal gjalda fyri eru ólógligar og tað meg undirstika at at eg spyrji ikki um tað eigur at ólógligt men eg bara konstatera atað er ólógligt og tí er
spurningurin nær hvar markið so er tað jenus arana landsstýrisa
sum fær orðið ger suvæl takk fyri harra formaður eg havi valt at svara ter reglur tíverri ikki gjørdar hóast heimildin hevur staðið har síðan fyrsta januar tvey túsund og sjeyansstýrismaðurin í umhvørviso vinnumálunum hevur við heimildugrein fýra stykkitvey nevnd lóg ásett nærri reglur í kunngerð um skilmarking av hugtakinum lýsing sambært marknaðarføroysktlógini tað er brúkaraumboðið sum stovnur undir umhvørvisvinnumálaráðnum ið umsitur marknaðarførislógina og brúkaraumboðið hevur í tí sambandi gjørt eina røð av vegleiðingum og leiðreglum innan eitt nú lýsingar sostatt er tað upp til brúkaraumboðið at meta um hvørt lýsingin er soleiðis hótt at hon nóg væl verður uppfatað sum ein lýsing og tað er uttan mun til um tað er í kringvarpi føroya ella øðrum miðli at lýsingin verður borið fram nú spurt verður serliga inntil reklamav ølig u rúsdrekka so kann nevnast at ásett er í grein nítjan í rúsdrekkalógini at øll reklama í føroyskum fjølmiðlum o tíðarritum viðvíkjandi sølu skeinking og av rúsdrekka er forboðin tað er eisini landstýrismaðurin umhvørvysvinnumálinum ið umsitur tað lóggávuna ja so er tað onnur sum kunnu fáa orðið steffanklein poulsengersæja harra formaður tá ið tá man hevur eina lóg um at mann ikki skal lýsa við við rísdrekka og líknandi so haldi eg at aktørarnir blíva øgiliga kreativir usu et hugsa um fjølmiðlarnir gener generelt og ikki bara kringvarpið øh so sær mann tíðindaskrivir í heilum og og jornalistar koma og dekka á mál og um liggja framleiðslur og annað og og vit kastaðu eisini ljós á eitt annað mál um eitt hotell sum lýsti við einum hugnaligum kvøldi við rúsdrekka hvørt fríggjakvøld og og har bleiv sjálvandi har bliv facebook og annað brúkt og og eg veit su minist rætt so so haldi ikki at lógin dekkar fyri att ætlmann svar ikuman nevna tað til dømis at føroya bjór bryggja eitt nýtt wisky ella mann fer undir at brygga
whisky í føroyum at mann slett ikki má nevna tað í kringvarpinum er tað har vit eru tí eg haldi at bæði tann nýggja ølframleiðslan sum er við nógvum ymiskum ølsløgum og við whisky og ymiskum øðrum brennvín sum á nú kann framleiða í
føroyum sum hann fyrr bara kundi innflyta at tað er eisini spennandi tíðindir vit hoyra jú eisini tíðindi frá oljuvinnuni og frá ælivinnuni og frá øllum øðrum vinnunum so eg kundi gott hugsað mær at spyrjarin kanska nágreinaði eitt sindur meira bakrudna fyrr handa spurningin tí tað ljóðarja tað ljóðaa nokk so vállsom tías mann yvirhøvur ikki kann nevna øl ella brennivín í eini tíðindasending takk fyriintasenja takk fyri harra formaður ja nú nevndi onkur av viðmerkjarunum at mann hevði eisini spennandi tíðir úr tíðindir úr oljuvinnuni úr alivinni og suvíðari men tað er jú ikki ólógligt at lýsa við viðurskiftum sum er innan fyri tað vanliga vinnulívið men tað er ólógligt at lýsa við sterkum løgum í kringvarpinumja so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur gersu vælja hara formaður ja eg takki fyri landstýrismannin fyri svari og fyri aðrar viðmerkingar eisini hog lat meg undirseg
ligva at eg seti ikki spurnartekin við um tað skal
loyvt at lýsa ella ikki loyvt a lýsin tað er ikki loyvt at lýsa og mín spurningur er kann mann so bara gera lýsing til tíðindi ella okkurt annað so upp á tann máttast á inngjøgtunum baktitnar nú spurdi eg magnus rasmussen sum umsitur rúsakalógina henda sama spurningin grein tveyoghálvtrýss ffyrispurningi ikki heilt sama spurning men men um tað sama evnið og hav et tulkingin tann at tá tað er nakað nýtt so er tað tíðindi og eg eri ikki púra samdur tí at alt nýtt úr tíðindi og gog tíðindi ikki kunnu handla nakað annað enn nýggjheitur men men men og eg kann væl fylgja bjørt samalist nevnur efta her og sigur tað toy nakað nýtt at føroyskt bríggjarí fyri hált nakað nýtt so er tað tíðindi og tað er eiii púra samdur í men tá eg bryggjarí fyri seytjandu ferð tappar sáma sla dropar ú úr nøkrum tunninum eru tað tá framvegis tíðindi at tað er har eg eri altso kann mann bara siga tað at tey nú ikki hava loyvt at lýsa sott
ikki kalla bara tíðindaskriv og kanska betala eitt sindur fyri at fáa tað tíðindaskrivið
seg upp í onkrum portali ella setti á onkrar portal so er tað ikki lýsing og tí er egat spyrjiað altso hvar er tað ítøkiliga markið og nú bleiv spurninguri boyttur til at bara snigvast í kringvarpið memn hetta er sjálvandi líka nógv portalar og og og og aðrir miðlar takk fyrija takk so er taðndstýrisaðurinjenisaranagersovæl
líka eina
viðmerking til steffan klein poulsen hann nevndi hettir aktørarnir gerast kreativur tað er neyttupp tí at tað er neyðugt við við brúkaraumboðnum sum hevur ábyrgdina av hesum her og skal fylgja við í eg nøkulundar tað sama sum eg havi hug at siga við við beint í løgu at sum hevði hug til at krógva alt undir at at øll starvsfólk eru ikki journalistar men har eru væl yvir fólk sum hava ábyrgdina av starvsfólkunum sum skulu fylgja við og tað vóni er at tey geras soleiðis at mann kann ikki sleppa sær undan ábyrgd í kringvarpinum við at skylda upp á tað aling olja og rúsdrekka tað er bjørt samulsen við formansins loyvi tað er tað tað tað tað er ikki tað sama altso hetta okur tosa um rúsdrekka tí at rúsdrekka er ein gift nakað vandamikið sum okur skulu royna at verja serliga okra børn ímótiat
tá biljustinusen gav nøkur góð dømur um hvussu kreativur mann er
ter men tað er væl har ið okur noyðast sum sum politikarar tryggja okum at hava lógir og fyriskipanir sum verja serliga te veik ímóti í móti slíkum som sníkist seg inn alla staðni tí tað vita okur at at tíverri tað ikki allir kapitalurin sum sum ansar væl eftir sum ikki hugsar um kapitalin á fyrsta løgu takk fyri ja so er hesin spurningurin svaraður og avgreiddur og vit fara til næsta spurning og tað er eygun samuelsen sum nú eigur spurningin viðvíkjandi inntøkujavnan av lestrarstuðlunum og til hann er til jetsarana ger so væl ja takk fyri harra formaður her eru tríggir spurningar til jenisa rana so snúgva seg um hetta her við ati at tá ið mannlesandi til at tey sum eru til hægri lestur til dømis tá ið mann arbeiðir so verður arbeiðs so verður lestrarstuvulin inntøku javnaður soleiðisnar at vistinntøkan miðalinntøkan tann mánaðarliga útgovna áinntøkan í mesta lagi tær síðstu síðstu tólv mánaður fyri upp um tjúgu túsund so verður stuðulin inntøkujavnaður við tíggju prosentum tað vil siga hn lækkar tíggju prosent
hetta her talið tjúgu túsund tað hevur verið óbroytt líka síðani tvey túsund og tólv tað markið at sum studningurin verður inntøkur javnaður við og tí eg spyrji
eg um landsstýrismaðurin hevur nakrar ætlanir um at hækka tað markið fyri inntøkujavnan av lestrarstuðuli so til dømis at markið kundi fylt gongdini í lønarprísvøkstrinum vit hava jú aðrar upphæddir sum verða javnaðar og um ja nær hann fer at gera tað um nei vist hann ikki ætlar sær at gera tað hvat er orsøkin til at mann letur hesa upphæddina standa í stað hóast lønir og prísir eru hækkaðir nógv síðan tvey túsund og tólv eg veit ikki hvussu ev tíðin man sær einki her ja øh sum nevnt so er hendan her upphæddin á tjúgu túsund varðenn ásett í tvey túsund og tólv og summi eg nevndi so hækkað lønirnar á hvørjum ári og vit hava eisini tað síðstu tíðina upplivað ógvusliga prísvøkstur bæði á bílig um mati og brennievni og tað sum eg serliga hugsi um tað er tilkomin fólk ið fara undir útbúgving sum fáa stuðul til livirkostinað sum er fýra túsund seks hundrað og fimm krónur at tey verða noydd ofta at arbeiða við síðuna av og kanska hálva tíð ella upp til hálva tíð men av tí at at lønir og alt annað broytist so verður hetta her tjúgu túsund so verður tað minni og minni visti mann kann siga upp á tann mátan at sum má mann arbeiða meir fyri at fáa tað sama burturúr og tað haldi eg er eri ein nakað sum mann altíð hevur diskuterað hvussu nógv vil mann hava at fólk sum eru undir útbúgving arbeiða so tí tað skal jú ikki ganga ú tylvir lestnarin hjá teimum hinvegin so má mann arbeiða fyri at fáa tað at ber avtil
til takk fyri harra formaður ja takk so er tað landsstýrismaðurin jenis a rana sum fær orðiðra ger so væl takk fyri harra formaður upphæddin fyri sjálvan lestrarstudningin verður dagførd á hvørjum ári so hon fylgir
prísíðatalinum samfelagnum eg kann nevna at prosentvísa broytingin í miðalprístalinum fyri fjør í mun til miðalprístalið fyri fyrra ár varð tvey komma sjey prosent og tí hækkaði okur eisini lestrarstudningi svarandi hesum í ár viðvíkjandi markinum fyri inntøkujavnan av lestrarstuðlunum so fylgir hetta ikki prístalinum á sama hátt markið á í miðal tjúgugtrýss krónur um mánaðin merkir at lesandi í føroyum hava frælsið at arbeiða nógv og kunnu fáa útgoldið á einum samanlagda áinntøku upp á tvey hundrað og fjøruti túsund um árið uttan vera mótroknaðir í lestrarstuðuli harumframt er mótrokningin stigvíst sá ein eyka inntøka á til dømis túsund krónur ella tveyogtrýsund krónur ikki merkir at tann lesandi missir allan stuðulin men at viðkomandi verður mótroknaður tíggju ella tjúgu prosent av stuðulum samanbori við okkara grannalond hava føroyskt lesandi tíð í so máta betri fíggjarligar fortreytir enn flest ónnur norðurlendsk lesandi hóast føroyska skipanin eru góð so er kortini umráðandi at fylgja við gongdini sambært hagstovuni vórðu prísirnir annan ársstjórðing í ár sjey komma trý prosent hægri enn tað vórðu fyri annan ársstjórðing í fjør sostatt er hetta størsta príshekking seinastu fjúrtan árini tí fer ein meting at verða gjørd av nýggju støðuni um núverandi markið burdi verið broytt og um tørvur annars eru á øðrum tillagingum í verandi skipan til spurningur tvey um ella næryventuelt broytingar verða gjørdar kann eg ikki í løtuni siga syst má málið kannast gjøllari og til spurning trý til spurningin um orsøkina til at upphæddin framvegis er krónur tjúgu túsund so svara tað tað einfalda at undanfarnu landsstýrin mest sannlíkt og verandi ikki hava mett tað neyðugt at broyta hetta síðan tvey túsun og tólv hevur markið fyri inntøkuavningsstaðið í sjóvarlógini um lestrarstudning sundir øllum umstøðum vildi ein broyting á markinum kravt samtykkið frá løgtinginum fyri einari broyting í sjóvarlógini takkfyriakk fyribjarni kárasom jabjarni kárasom petersen fær orðið ger so væl takk fyri harra formaður hetta her við hesum her markinum er nokk so áhugavert tí ati eg minnist nemliga tá ið undanfarna samgonga sat tá æt laði mann at lækka tað eitt sindur og tað var ramaskríggj og
áh eg veit ikki hví so er tað tað virkar í øllum førum til at teg ræðiliga nógv sum til sínlatandi
koma upp á hetta her markið tí tað kundi verið áhugavert at vita hvat tað er fyri fólk sum koma her upp at tey tjena tjúgu túsund og mánaði við síðunar lestnaði man siðbundi sigur mann at at lestnari skal síggja sum eitt fulltíðarstarv men visti mann arbeiðir fjøruti tímar um vikuna við síðunar av so so er kanska so er kanska okkurt gali har men kanska fingið útgreina hvat að er fyri ainntøkur talan verður um er tað tí at onkur farin ein góðan kjans um summarið á einum góðum skipi og harvið vinnur alt inn upp á tveir mánaðar ella er tað tíma arbeiði fulla tíð við sínari lesnaðinum fyri summi er tað neyðugt men taðhevði verið áhugavert at fingið fatur á tey tølinitakkfyriso er tað beinir jóhannesen ger su væl takfyri hara formaður eg haldiat heta er eitt gott mál at mann burdi er sjálvur at í sanføri um mann burdi hugt at hesum markinum og kanska enta at hækka tað tí at tað eri øgiliga ymiskt hjá lesandi hvussu skúlagongdini er hjá summum so hava tey kaska í summum tíðarskeiðum kanska tíð til at arbeiða og arbeiða nógv og at taka eitt tak og fáa tað betri at hanga saman fíggjarliga og eg haldi ikki at mann skal revsast av lesandi og tí haldi tað er gott at mann tekur hetta uppi tekur heta málið upp tað bleiv broytt í tvey túsund og tólv tá ið somu flokkar søgdu samgonguna og tá vóru so javnarflokkurn ímóti so taðer gott at síggja at tey kanska eisini síggja tørvina eisini takk fyri harra formaður so er tað ruttvang sum fær orðið gersuvæl ja tað er nógvar góðar intensiónir um at økja stuðul til fólk men í veruleikanum kanst tú í dag tjena tretivu túsund og stadvek fáa leistrarstuðul ikki fullan men tú skal rættiliga høgt upp áðrenn tú missir síðstu króna eg haldi eisini at vit mugu síggja tað í tí samanhanginum hækkar mann hetta munandi altso skal tað vera soleiðis at fólk kunnu tjena fjøruti túsund og statvekk fáa almanna stuðul fyri at lesa atta má vera eitt mark fyri hvat vit veita av studningi at mann so kann hyggja eftir sjálvandi teimum markum og teimum upphæddum og og og onkursvegna men tað má eisini vera vistrímiligeit í takk fyrija takk sofær
saman við kjørtvæguni takk fyri harra formaður eg eri púra samd við tí síðsta viðmerkjaranum at tað má vera ein viss rímiligheit í tað sum eg orsøkin til at eg setti hendan spurningin tað eru tvey ting at eina tegur tað prinsipiella í at vit seta upphæddir
ið vit seta upphæddir í lógávu til dømis eru upphæddin frá ansa eldri og óhjálpinum heima hon var hon er tíggju túsund og sjey hundrað krónur tað hevur verið síðani tvey túsund og tíggju og nú hevur mann uppskot um at hækka hana heilt upp í átjan túsund vit hava tosað um barnsins skipan og vit hava tosað um aðrar tað er tað prinspiella í at mann setur eitt krónutal í eitt ár og so verður tað ikki regulerað tað er tað eina at tað lutfalsliga minkar í virði hitt er at eg veit at tað eru tilkomin fólk sum til dømis lesa innan fyri vælferðarøkini tað kann vera sjúkrasystir tað kann vera heilsuhjálpar og so víðari sum eru tilkomin sum hava útreiðslur sum hava hús har eru fýra túsund og fýra túsund og seks hundrað og fimm krónur ikki ein stór upphædd tey klára ikki at lesa og hava sínar føstu útreiðslur fyri tað tíði tíði má mann

hava til dømis ikki vaksna mannalæru tað er mann í øðrum londum har tú fær nær nær eina arbeiðsmánaløn tá tú ert í læru títú ert tilkomin vistu vit ynskja at tilkomn fólk skulu taka útbúgving so má mann hava ein møguleika at arbeiða við síðuna av eg sigi ikki at hann skal vera óendaligur ella fjøruti túsund og hálvtrýss túsund om mánaðil og tað síðsta hitt er so tað at at tað er so øgiliga stórur mangul upp á arbeiðsmegi og til dømis nettupp tey tilkomnu fólkini sum taka útbúgvingar sum innan fyri sjúkrarøkt ella heilsuheilsurøktar og sovíðari at tey oftani vera man siga bøn og biðin um at koma til arbeiðis tað kann verða vaktur í vikuskiftinum og og sovíðari
sum tað er møguligt hjá teimum at gera
sjálvt um tey lesa so tað er bæði manglar upp á arbeiðskraft og hetta er prinsipiella í tí at øll skulu hava møguleika at fáa eina útbúgving og at at upphæddir verða fastfristar og so verða fastfristar allar ævir takk fyri spurningin ein góðan spurning og viðkomandi egum samu sín og takka allir øll sum viðmerkja fyri sera góð innboðt sum sagt okur arbeiða við málinum og hvar taka alt hetta her við í
alt sum er sagt fara at taka tað við í tað arbeiðið
barni kárasom petersen hann ivaðist um lestrarførleikan um mann arbeiðir so nógv har má mann bara siga at okur eru so ymisk tað eru nøkur sum eru sera sera sera røsk og samstundis gløgg og megnað hetta her men siga skal at tey tøl sum okur hava spurt til og fingið nøkulunda tey eru ikki mong tey fólkini sum sum sum brúka hetta her til fulnar beinnini gleddust um hetta og tað sjálvandi tað sigur eitt sindur um hvar av veingjunum politiskt mann er tá ið tað bleiv broytt í tólv bleiv tað broytt frá tíggju túsund heilt upp í tjúgu túsund tí tað var ikki ikki prísans viðgjørt í mong árthhon ivaðist og helt at tað markað verður fyri hvat mann veitra stutningi har er púra samdur men lat okkum síggja hvat ið okur koma fram til tá ið kur fara at kanna hetta n so er tað eykun samelsen aftur síðsta umfar ger so vælhara formaður ja eg skal bara enda við at takka landsstýrismanninum fyri at hann vil taka hetta upp tí at tí at mann skal ikki misskilja spurningin upp á tann mátan at eg nú haldi at tað skuldi farið frá tjúgu upp til fjøruti túsund í einum til dømis tað er líkaso nógv hetta her við at tú ásetir tá mann sigur eitt eitt tal sum tjúgu túsund tjúgu túsund í tvey túsund og tólv hvat svarar tað til í tvey túsund og tveyogtjúgu um nú tað var tveyogtjúgu túsund so eru tvey túsund krónur tað er ein tað hevur nógv at siga hjá fólki sum ikki hava so nógv og at tey so at tey verða líkasum at lønin fer upp so mugu tey arbeiða arbeiða enn um meir tí tey missa enn ov meir av stuðlinum a og stuðulin hjá einum vaksnum fólki upp á fýra túsund og seks hundrað og fimm krónur einum tilkomnum sum hevur útreiðslur vissi mann fortjenarfimmogtjúgu túsund so fær mann tveyogtjúgu hundrað í stuðli so at tað er nokk so
stór inntøkujavnan so eg haldi meira tað at tað skal vera rímiligt og at tær upphæddirnar sum mann vurderar eru tær røttu at tær fylgja
a viðprís og lønarvøkstrin tað er har eg eri fyrst og fremst og vit ynskja at fólk skulu arbeiða viðs tey kunnu tað og hava møguleikan til tað og tað er øgiliga viktigt at at øll hava møguleika at fáa eina útbúgving so tí haldi eg tta er relevant takk fyri so er tað jenesaræna sum fær tað síðsta orðið gersu væl júst tað er júst hatta seinasta sum eygun samulsen sigur at at tað er týdningarmikið at okur hjálpafólki at fána na útbúgving tað er mítt mál í hvussuur og eg vil siga kann tað hjálpa nøkrum nøkrum fáum til at fáa eina útbúgving so er tað tað vert at samfelagið investerar tí hetta er ikki tað nógva tað váldsoma sum hetta eg simplan at hjálpa teimum at arbeiða meir tað tað er bara gott tað er ikki tað nógva sum sum hetta betíðir annars øhetta her við príssas javningini eg vildi næstan sagt at hetta burdi verið ein automatikkur í í í nógvum sum okur takast við altso vissi okur bara taka kringvarpið vissi okur í tvey túsund og sekstan tá ið okur broytti lógina tað var væl sekstan seinasta mátain at gjalda inn uppá vissi okur tá høvdu lagt eina prístalsjavning inn so hevði eviðu friður verið s hevði rso hevði kringvarpið verið væl betri fyri í dag enn enn tað er og bara fyri at taka eitt dømi um hvussu týdningarmikið tað er at okur gera arbeiðið ordiligt men tað bleiv ikki gjørt tá og eg vóni
at at tað fer at eydnast at at fáa prísasjavningi inn í tað eisini takk fyri ja so var hesin spurningurin svaraður eisini avgreiddur og vit fara til næsta spurning sum eisini er til jenusa
garana og nú var tað jóhannes joensen sum fer at spyrja um játtanina til fólkaskúlan tað verður jóhannes joensen færorðið ger so væl takk fyri harra formaður hetta er ein munnligur fyrispurningur til landsvikmannin í uttan í ikkum mentamálu um játtanina og evnið er játtan til fólkaskúlan og spurningarljóðar soleiðis teir í tveiri tali ætlari landsstýrismaðurin at biðja um játtan sum krevst til at reka við kartímakvoturnar um millum um millum annað kravi um dupullæraskipan í ítrótti í fólkaskúlanum og nummar tvey ætlað landsstýrismaður át endurskoðað heildarjáttanina til fólkaskúlan sum ikki er endurskoðað í ár tíggjur og í viðmerkinum kann nevna at landsstýrismaðurin hevur alment í fjølmennum harta skúlar og starvsfólksskúlan fyri at nýta miðferðartímar til tvíleyraskipan ímilla annað ítrótti landsýrismaðurin vísir í útsagnsvíuni á at miðferðartímar ikki skulu nýtast til annað enn tað teirra ætlaðir til tað er millum annað hjálpa næmingum sum hava serligar avbjóðingar í dagligu skúlagongdini tá krovini frá myndugleikunum eru at tað millum annað skulu vera tveir svimjilærar til ein flokk um at
fyri fimtan næmingar og at tvey prosent av samlaða
heildarjáttanini til skúlan skal vera við kær tíma pulja kann tað vera eina avbjóðing at miðfjarðar tímarnir ikki skulu brúkast til hetta í dag eru dømi um at skúlar noyðast at brúka hesar tímar til millum annað við kær tímar tí annars er trupult at reka skúla eftir lógini heildarjáttanin hevur ikki verið endurskoðað í ár tíggir og miðfjarðarðartímar skulu ikki skulu nýtast til annað enn tað teir ætlaðir er ein møguleiki at hækka heildarjáttanina fyri at fáa at vita hvat landsstýrismaðurin ætlar við hesi útsøgn verður hesin fyrispurningurin settur takk fyri tú ert á landsstýrismaðurin jensarana kjørsvav takk fyri harra formaður spurningurin botnar óviva í at skúlaleiðarar av og á gera vart við at tímajáttanin ikki steðkir til at leggja tvey prosent av til við kártíma puljuna og at tað ikki er nokk á tímum til svimjumutýringina
harkraft verður á tveir lærarar altso tvílæraraskipan skulu vera um flokkin tá tað eru fleiri enn fimtan næmingar tá hendrar tað meira enn so at skúlaleiðararnir taka av miðfratímunum og brúka av teimum til við kærtímar og svimjiundirvísing at hetta gongur út livið miðferðaðu tímarnir ið eru ásettir at verða
fýraogtjúgu prosent av næmingatalisskúlans er ikki heppi tí hesir serliga eru ætlaðir til serundirvísing og sernámsfrøðilig átøk til næmingar og næmingarbólkar sum hava ilt við at fylgja vanligu undirvísingini eg ynski at hækka heildartímajáttanina til fólkaskúlan so er ein veðkærtímapulja so at ein viðkærltímapulja á tvey prosent verður løgd omaná ber tað meir so til tað hevði kravt eina hægri játtan til samlaði skúlavirki uppá seks milliónir árliga hetta er ein skjót loysn men eg ætli at bíða eftir arbeiðinum hjá arbeiðsfólkinum sum í løtuni arbeiði við broytingum í fólkaskúlalógini og tí úrslitið tey koma við um endurskoðanina av heildartímajáttanini til fólkaskúlan og hvussu okur fáast mest burtur úr hesari játtan so er næsti spurningur talan er um eina játtan sum lutvíst er grundað á floksbýti og á játtan grundað á næmingatal endamálið er at kunna fremja tað ið lóg og kunngerð áleggja í eini ógvuliga víðari skipan við atliti til skúlastødd og kommunalum bygnaði skal tað berður til geva tað nógvar ymiskar smálutir og játtanarskipankrevur tað nógvar ymiskar smálutir o játtanarskipani sum ikki lættliga kunnu vera broyttar uttan tað áðrenn er tiknir tiknar politiskar avgerðir um yvirskipaðar skúlabygdina her fari so aftur at vísa á arbeiði at ensku fólkaskúlalógina flokslærarleiklutin og anna og ikki minst tíma og lærugreinabýti alt økið í um mr varðar av og hevur sett arbeiðsbólk av serkønum saman við politiskum fylgibólki at endurskoða eg verji sum nevnt at síggja fram til hvat hesum ó politikarar fara at mæla til millum annað á hesum økinum ja tað eru ikki aðrir tingmennirsum hava biðið um orðið so fær
spyrjaði honum orðið at turgið fall takk fyri takk fara formaður ja nú var tað ein øgiliga ein rættiliga ótøkiligur spurningur til landsverksmannin og landsmannin vísir til í
farinum til yvirskipaðan bygnaðin av fólkaskúlanum at mann skal endurskoða allan bygnaðin og tað kann ekun vera samd í honum í ø trupulleikin bara eg tað verður so nógv sum verður endurskoðað í løtuni og visi hetta eisini verður í tí skipanini so kann tað vera ein so skal manok rista posan rættiliga ógvusliga tá tað kemur til fólkaskúlan og eg dugi bara at síggja tað at visi mann skal eisini koyra hetta upp í tann partin sum eitur einskoðana á fólkafklalógini so verður tann kostnaðurin rættiliga stórur og ikki seks milliónir men fleirifalda tað og hvussu mann ætlar at fíggja tað við framtíðini tað veit eg ikki men eg haldi tað er skilagott at hasum landssmaðurin ger við enskoa lógina ogeg haldi skilagott tað sum arbeiðsfólkarnir arbeiða arbeiða við tað er set ikki tað men hetta ítøkiliga málið er bara ein partur av øllum tí sum manglar í fólkaskúlanum í dag vitseta ymisk krøv í hesum førinum blivu krøvini sett til svimjilæraran tí at mann fekk hevði onkrar vanlukkur í undirvísingini at onkur næmingur fekk skaða og eg meini tað var onkur sum druknaði í sambandi við svimjing og tað er rættiliga ólvorligt og tað er gott at mann fær herst lógina up á tann mátan men tá má væl játtanin og pengarnir fylgja við men tað sum við so nógvum øðrum sum vit samtykkja her í tinginum so fylgja pengarnir ofta ikki við og tað haldi eg erier nakað vit mugu læra meira av vit duga for illa at siga ja men tað sum vit krevja tað kostar í hesum førinum verða tímar umrokeraðir sum skulu brúkast til mgr til til at hjálpa næmingum við við serligum avbjóðingum verða umrokeraðir til at brúka til svimjilæra í skipanina tí at tað er eitt krav og visti mann ikki ger tað jamen so er mann iki lógligur takk fyri harra formaðurýskal hava orðið aftur jensarana ger so væleg eisini á hasum økinum haldi at tað er tað er ein spurningur tað eru fleiri fleiri tulkingar
at svara upp á handan spurningin um tað er lógligt ella ikki um mann brúktur lógina ella ikki meni hetta her við at taka tíman burtur av tí fyðreiða meni ja eg síggi veruligani fram til at at sígg
gígja ella gleði meg til at síggja úrslitið av tí sum arbeiðsbólkurin arbeiðir við tað verður spennandi og eg veit ikki tð tað er tað er tað er jú púra rætt eisini at mann kann ikki bíða eftir øllum men tað er gott ikki at fara inn og gera smærri broytingar royna at sløkkja eldar vissi mann kann fáa eina heildarmeting og eina heildardagføringar og allari lógini so tað tað kann vera neyðugt at fara at fara inn og gera gera broytingar meðan mann bíðar men eg havi so valt í hvussu so erð nú hesin bólkurin hevur sitið og hvat mann ikki eri út í móti einum ári politiskur fylgibólkuri siti jú eisini og og fylgiarbeiðinum eg havi valt at at bíðað eftir tí og og eg vænti at okur fara at síggja tey fyrstu úrslitini heilt skjótt so lat okum síggja men er tað neyðugt at farið inn og gera nakað her nú meðan okur bíða so so so mugukur gera tað tað er eingin ivið um tað hannesnsum fær rðið ger suvæl takkfyrhrar formaður bara ein lítil viðmerking eg meti tað í hesum málinum at tað møguliaer neyðugt at fara inn beinanvegin tá tað e nakað sum er á kant við lógina tí vistimann visti hað verður neyðugt at brúka tímar sum sum eru kravdur til til dømis hjálp í undirvísing í svimjing um mann ikki hevur tímarnar má taka tær aðrastaðni frá so er spurnin ger um tað rætt tað er tað er væl ikki rætt visu han hugsar um tað í í tí høpinum men tá ið tá tá ð vit koma til endrskoðan á fólkaskúlalógini so gangi eg út frá at landstýrsmaðurin fer at seta niður eisini hvat ið tað kemur at kosta fyri okkum sum samfelag komandi árini tí mann hoyrir øgiliga nógv at á ymiskum økjum koma vit at hava brúk fyri meir pengum og tað koma vit at hava til vælferðartænastur men ennafyri skúlaøki veiti at tað kemur at vera ein meirjáttan ein ein meirjáttandi haldarjáttan fyrá klaksaskúla tí tú kanst ikki arbeið innan fyri somu karmar
í framtíðini tað eri eg vísur í tað verða tað verður neyðugt at seta fleiri fólk tað verður neyðugt at hava fleiri hendur í skúlanum og eisini innanfyri tað økið sum vit nevna her men innan so nógv økir og tað kemur at gera okkum greitt hvussu vilja hava ein
ein góðan skúla heilt heilt greitt takk fyri ja so fær jenisarana seinastaorði gersu væl so púra samdur og okur hava eisini vilja g siga víst í í verki at okur eru villi til at brúka nógvar pengar upp á hetta økið fólkaskúlaøkið sovil sjokur bara hugsa um eitt átak sum tað at fáa eina eina telduskipan sum røkkur gjøgnum alt alt lívið í í skúlunum so eru tað jú tíggju tals milliónir av av krónum sum okur hava sett av júst til tað at fáa tað dagført og tað er fantastiskt viðvíkjandi tíspurninginum sum spyrjarin kemur inn íppámum svimjifrálæruna og um sorgaraleikir sum hava verið har og tí má mann hava eina tílæraraskipan sjálvandi skulu okur tað og um akkurát hatta har kann eg siga at eitt upprit er gjørt um hatta málið tað er bara ikki komið á mítt borð enn eg arbeiða eitt sindur við teg enn so eg skal taka tað har upp aftur og o spyrjhanin kann saktans spyrja meg aftur ikki gloymi tað um hvussu gomst í tíð men hatta har verður tikið fram aftur
ja takk fyri so var hasin spurningurin svaraður og vit fara til
spurningar til løgmann nú og tað er fyrsti hervør pálsdóttir sum fer at spyrja og tað er viðvíkjandi oljuvinnu og veðurlagspolitikkir tað er her á heimasíðuni orkan punktum f-o fyri at lata dyrnar upp og bjóða øllum altjóða oljufeløgum til føroya at leita eftir olju og galsi tað er í sambandi við at tað er ja ein kreppa í europa um at fáa orku og hetta skuldi vera tað sum skuldi vera við til at hjálpa um støðuna í europa veðurlagspanelið hjá st ips seg sigur greitt at skulu vit náa málinum í parísartalinum um at halda miðalupphitingina av heiminum undir tveimum hitastigum helst undir eina eina hálva eina hálvum hitastigi so kunnu vit ikki so frægt sum brúka tær olju og gasskeldur sum vit kenna til í dag
fyrr í ár so varð veðurlagspolitikkur føroya samtyktur og
ger hesin veðuragsveðurlagspolitikkurin í ein ávísan mun á grundarlagi í parísavtaluni tí verður hesin fyrispurninurn settur til løgmann um hann er rætt endurgivin í miðlunum orkan punktumffu tá ið hann verður endugin fi at siga at vit vilja fegin geva okra íkast til orkutrygdina í europa og standa dyrnar opnar fyri altjóða orkufeløgna at koma til føroya at leita eftir olju og gassi metir løgmaður at tað ber til at náa málinum í veðurlagspolitikki føroya samstundis sum løgmaður vil økja um oljuvinnu í føroyum um ja hví og hvussu takk fyri so fær løgmaður orðið ger su væl ja takk harra formaður eg eri rætt endurgivin og eg kann eisini endurtaka tað sum eg segði í tífaldaranum hjá feype at sjálvandi skulu vit í føroyum um tað ber til verða við til at veita orkutrygd í europa sjálvandi á burðardyggum grundarlagi og eg má siga sum her eg vænti ikki at vit fara at síggja oljuna t renna upp á landað í føroyum tað liggja jú røruleiðingar fram við markinum tæð eru niður til meginlandið og tað eru tann vegin oljan ferð so vit í føroyum koma merkja til virksemið og øktar inntøkur
prtil at betra um vælferðina í føroyum til tann føroyska borgarin og er tað nakað vit hava brúk fyri so er tað at hava eina burðardygga framleiðslu av olju hatta var so svar til spurning eitt til spurning tveyogtrý tað taki es so undir einum tað er soleiðis at í veðurlagstrygdini er einki nevnt um oljuleiting í føroyar og støðan hjá landsstýrinum er óbroytt undanfarna útboð sum var hjá undanfarnari samgongu var í tvey túsund og átjan har var onkur ávísur áhugi men tað var ikki kann mann siga mett ráðiligt at fara víðari við tí áða ella við tí boðnum sum var komið inn
tí hendi einki tá og eg meti heldur ikki at tað er ein andsókn í at raðfesta leggja um til varandi orku og samstundis at fara at loyva oljuleiting við føroyar heldur enn at vit lata kann mann siga oljuleiting og olju og framleiðslu fara fram í flestu førum erta ímiðeysturi men eisini aðastaðnis russlandi aðrastaðni har sum mannarættindi als ikki verða vird og heldur ikki atlit til umhvørvi so eg haldi at vissu vit kunnu vera við til at veita tryggja orkutrygdina í europa við burðardyggari framleiðslu av olju so eiga vit at gera tað og eiftir mínum tykki er ta ikki við andsókn við tann veðurlagspolitikkin sum vit leggja fyri dagin har vit royna at leggja um til grøna orku og orkunýtslu her í føroyum takk harra formaður ja takk fyri so er tað onnur sum kom fá orðið fyrst er tað pállareynatúgvu gersu væl ja takk fyri formaðurin takk til hervure postattir fyri eini góðan fyrispurning eg haldi tað er eg haldi tað er í lagi at vit lata møguleikan at standa opnan at vita hvat ið kann rúmast avfasilum evnum í okara undirgrund men tað undrar meg ati nú tá ið mann sær eina so stóra menning av havvindorku runt um eg heiminum at tað tykist ót landsstýrið í føroyum púrasta situr á hondunum vit hava allar møguleikar fyri at vera kanska allarsfremst í heiminum tá i tað snýr seg um at menna havvindorku og higartil meg síða eg havi ikki sæð eitt einasta eitt intativ frá frá landsstýrinum
tann vegin kundi eg hugsað mær at spurt løgmálna altso ger løgmaður
og landsstýrið einki fyri at fyrireika føroyar upp á tann stóra vinnumøguleika sum liggur frammansíðan er tað ingilin titiksens strand hjá tær tá fyrrari fór mær akkurát hetta úttalist hjá løgmanni at vit skulu veita gass og olju á burðardyggum grundarlag tað er faktiskt akkurát tað sum eg haldi eg illustrirar øgiliga væl at landsstýrið er yvirhøvur ikki skilur hvat tað er fyri veðurlagspolitikk sum vit skulu hava fyri at liva upp til eitt nú paríssáttmála við vita at oljan sum vit longu hava funnið og gassið ein part av tí skal longu verða verandi í undirgrundini fyri at vit kunnu halda okkum til tey málini sum vit hava sett okkum tað sum landsstýrið eisini sigur at taka undir við og tað er ein myta at um vit ikki bora eftir olju og finna olju so fær onnur at gera tað tað passar ikki tað er ikki soleiðis tað er ikki soleiðis at oljan verður flutt ímillum lond so at tað her er eg veit ikki at tað er ikki í lagi tá mann eisini sigur seg vilja vera eitt burðardygt og grønt land tað er tað ikki takk fyri tær eingin ivi um at ótrúka støðan í heiminum og tað at vit í europa eru so tengd at londum vil ikki vilja vera tengd at teimum um til orku eru nakað sum setir hetta í eitt annað perspektiv men svarið hjá føroyum má vera at seta fulla ferð á at blíva sjálvsveitandi viðgrønari í orku tað gongur altíð verðini for seint nú hoyrir mann øgiliga nógv um eg sær nýggju vindmyllurnar sum koma at framleiða streyð og tað er gott men streymurin er framvegis bara ein lítilur partur kanska fimtan prosent undir tjúgu prosent av okkara orkunýtslu helvtina av oljunýtslu altso ið føroyar eru fimmogfýrs prosent minstalagið kanska hálvfems prosent framvegis tengdar av olju og helvtina av tí er altso á sjónum og í orkupolitikkinum hjá landslundum var ikki eitt einasta átak fyri at broyta tað sum mann kann sleppa av við oljunýtsluna á sjónum so eitt land avstað harra løgmaður er gjøgnum formannin sum máa við til at raðfesta hetta við at gera føroyar til eitt land sum framleiðir sína egnu orkuni
nógv nógv nógv hægri enn vit hava gjørt hagar til takk fyri
fannklein polsen gersuvæl harra formaður eg sigi eins og løgmaður ja til oljuna og ja til gassið vit standa í einari orkukreppu har har er ein spurningur um um um um um fólk fara klára at liggja heit í vetur um tey fara at hava nokk atklára atbetala orkurokningarnar til at hita síni hús maturin durkar inflatiónin er ógvusligur orsakaðr av orkukreppuni o að er eisini ein spurningur um fólk fáa mat í munnin so eg sigi ja til oljuna tí at eg vekdi teir grundleggjandi tørvirnir hjá menniskjanum hægri enn ein paríssáttmála ella hvat hvat vit skulu seta tað upp ímóti tí havi k vit havi brúk fyri at biðdriga við við tí orku sum vit nú einaferð finna í føroysku undirgrundini ið kast skoyta upp í at at tað gleddi meg at hoyra eina umboðnum ein av starvsfólkunum hjá jarðfeingi siga
og síggja akkurát tað sama at oljan er ein partur av skiftinum
vit kunnu ikki sleppa oljuni her nú og hetta er hjartfeingið úttalastrið um og tað gleðist teg og tí bakkið løgdu mann fult upp í hesum úttalasinumso er tað helgi abrahamsen har fær mann dreingin yvir um at vit skulu gera alt sum vit kunnu fyri at koma burtur frá oljuni sum brennievni men samtíð so sum vit bara síggja tann veruleika í eyguni at heimið fer at brúka olju nógvar framyvir og vit brúka olju til so raðar nakað annað enn at brenna altso tak til dømis ein elbil altso hann koyrir á dekkum sum er oljuprodukt hann koyrir eftir asfalti sum er oljuprodukt hann er fullur av plastikkomponentum sum er oljuprodukt hann er lakeraður við við við við lakki sum er oljuprodukt altso vist vit ikki hava olju so verður eingin bilur heldur eingin elbilur vilja vit tað ella vilja vit ikki at vit mugu onkuntíð taka veruleika sum hann er og hatta er veruleiki men sjálvandi skulu vit eisini
arbeiða fyri at koma burtur frá at brenna olju og finna aðrar
alternativa loysnir takk fyri bjarni krason petersen gersuvæltakk fyri harar formaður eg taki fult undir við at føroyar skal leggja um til grøna orku bæði á landi og sjógvi og ongantíð ov skjótt men oljan hana sleppa vit ikki av við fyribils o eg haldi eisini tað seinasta hálva árið hevur víst hvat hendir vissi mann onkursvegna tvingar útboðið av olju niður tað ávirkar búskapin og tað ávirkar livirstøðið hjá fólki øh sjálvur haldi eg at vit saktans kunnu vera eitt grønt land og samstundis eat oljuframleiðandi land eg sendi margnusrasmussen ein skivligan fyrispurning í seinasta tingsetu har eg spurdi hvat tað kundi merkja fyri búskapin vissum føroyar hevði eina miðal stóra oljukeldu tað kundi merkja fýra milliardir krónur u í tíggju ár bæði landskassan og kommunukassanar og tað sum mann skal minnast til tað er tað at tað grøna orkuskifti fer at kosta mangt slíkt tí haldi g eisini at mann kann brúka teir pengarnir í landi fara inn av oljuvirksemi í føroyum til at fíggj
ja tað grøna orkuskiftið
takkfyri og so er tað edvar jacobsen ger suvæl ja í sambandi við hetta her málið heta ein góður spurningur sum er settur men tað at rokna við tí at alt er loyst og liðugt bað mann lektivera við at framleiða olju tí er púra skeivt var til eina rástevn í klaksvík fiskiferð hr bleiv rættiliga væl lýst um hvussu nógv olja verður nýtt til í dag sjálvandi skulu vit ganga ganga inn fyri at blíva grøn ongantíð for skjótt men tað bleiv ikki eins betýandi við at vit kunnu lukka fyri at framleiða olju í morgin tí olja er ein stórur partur av tí sum alheimurin brúkar og tað varð eisini brúkt til ófatiliga nógv ting sum vit bara ganga og hava í hendrunum til dagligt bleiv rættiliga væl lýst har mann bleiv rættiliga iraskarur yvir hvat hevði hent visti mann tók oljuna burtur so eg bakki fult løgmann upp í tí hann sigur sjálvt um tað er týdningarmikið at vit finna ein ein grønan góðan loysn sum vit eisini farin inná takk fyri harra
ja so fara vit
til spyrjarin aftur hervur polstóttir fær orðið ger su væl takk fyri eg má siga at at eg eri ikki viraskað av hvørki svarunum frá løgmanni ella viðmerkingum hjá øllum umboðunum her inni sum tók undir við veðurlagspolitikki føroya tað prógvar bara ein einaferð av veðurlagspolitikkur føroya er einki annað enn at grøn vaska bringufrýi eg seti faktiskt ivamál við um løgmaður trýr upp á at veðurlagsbroytingar eru veruligar og teir eru mannoskaptar eg seti spurnartykkin við um landsstýrið sum eisini hevur gjørt veðurlagspolitikkin yvirhøvur tekur tað sum heimsins allarfremstu serfrøðingar siga tá teir siga
at vit ikki kunnu brúka tey fósk
kepni sum vit kenna í tær tá keldurnar av olju og gass sum vit kenna í dag til at røkka málinum í íparísavtaluni í føroyum eru vit faktiskt í tí tí ella hepni støðni ímunt umnógva onnur lond at vit ikki noyðast at avvikkla eina stóra oljuvinnu í føroyum sum onnur mugu gera ost og atsteingja niður leitingar vit noyðast ikki ein gongd at byrja hana serliga nógv vit kunnu gott lata hannat liggja og so hava vit longu klárað tað veðurlagsstigið sø tildømis hyggja hvat ið veðurlagsbroytingar gera søðan í dag var í pakistan har eru trýogtretivu milliónir fólk ávirka av veðurlagsbroytingum vu trýogtretivu milliónir fólk og tað tosa vit bara um pakistan tað er so ræðuliga ógvusligt hvussu tey longdini sum kanska heldiki hava staðið fyri tí allarstørstu størstu útlátinum ø og kanska helt k hava tí størstu skyldina í tí støðuni sum heimur stendur í dag tey ávirka tað her og nú tað ávirka børn tað ávirkar teirra vælferð
meðan vit skulu liva her í sus og dus meðan tey rýma undan
battenflóð orkutrygdin í føroyum og í europa skal ikki tryggjast við at vit enn einaferð fara at leita eftir olju sum heldur ikki verur tøk enn hon fer ikki at hjálpa um vetur nú í vetur hon skal tryggjast við at vit byggja varandi orku mark heint út so ska vit eisini tryggja ta vælferðina til komandi ættarlið sum vit hava í dag takk fyri so er tað løgmaður ger sovæl ja takk harra formaður eg haldi ati hetta málið ella eg fari í tvey her í kjakinum í dag tað eina er ynskja vit í føroyum at framleiða olju á so burðardyggan og tryggan umhvørvsligan hátt sum gjørligt ella ikki tað er tað sum spurningur eftir mínum tykki snýr seg um nú beginr mænn at diskutera ja men hvat er tað samlaða útlátig heimið og mær vitandi verður tað gjørt upp soleiðis at tað er har sum oljan verður brúkt ikki har sum hon verður framleidd sum telur við í tí orku
bókstavinum og har eru vit á hinari síðuni í mínari verð gott á veg í føroyum at gera føroyar
grønari vit hava fingið tvær nýggjar vindmyllulundir ein er farin í drift hin er ávíks at verða setta upp tað hjálpir munandi up á okkara elframleiðslu álandi men sum onkur her var inni á vit burdu farið víðari tað haldi eg eisini og eg eri fult við upp á at mann fer út á hav við vindmyllum er fult við upp á at mann ger royndin við sólorku investerar í tag og mann ger royndir eisini í vestmannasundi í dag við hesum her drakunum sum svimja í áttatal ogsovíðari alt tað eru fín prosjektir sum verða drivin av tí privata og eg eri av tí fatan at tað almenna skal røkja sínar uppgávur tað vil siga vælferðarøkini skúla heilsuverk almannaverk og brúka orkuna og pengarnar skattaborgarns pengar har serliga tá ið vinnan tað privata inndiativið hevur áhuga í at gera íløgur og granskað í at fáa føroyar meira grønar tað er tað gleðiliga við tí ø tá tað kemur til útlát generelt so er tað soleiðis atvit hava tíverri økt um okkara útlát munandi tey síðstu tíggju árini og eg kann bara enn einaferðnat minna á til ta kritisku røddirnar frá andstøðuni at tað var altso undanfarna samgonga sum nú er andstøða sum stóð fyri tí seinasta útboðnum innan fyri at leita eftir olju í føroyum enn hevur einki útboð verið í hesum samgongutíðarskeiðnum hjá okkum og tíverri sær svart roknskapurin verri úti tey síðstu fýra árini eisini í mun til nú tí nú fara vit at fáa veruligtbrot í tá vit fáa vindmyllurnar sving og tað er at fegnast um og málið hjá okkum í landsstýrinum er at gera føroyar grønari men tað útilukkar ikki at vit leita eftir olju so burðardygtog so trygt sum til ber ja so er síðsta umfar eftir og hervør polsdóttur fær orðið ger sovæl takk fyri eg má siga at nú havi eg sitið á tingið
trý ár og snakka nógv um veðurlagspolitikk og
tað er mann merkir jú at tað verður ikki ordiliga tikið álvara tað sum mann sigur og mann kanskahva ikki tímar t hoyra upp á tað at mann tímir ikki at taka tað sum veðurlagspanel hjá estu sigur serliga serliga stórin álvara man tímir ikki at gera alt ov nógv fyri at tryggja komandi ættarliðun á heiminum ei nøktandi heima liva í men eg vil geva løgmanli aktur á sum eg vóna at hann ella sum eg hop at hann hevði tikið til sín tá mann snakkar um eina burðardygga oljuvinnu í føroyum tað burðardyggasta løgmaður kann gera er at lata oljuna liggja í undirgrundini takk fyri æmaðger sog væl ja htakkara formaður tað er soleiðis attá man snakkar um at vera grønur og svíðari so skal mann hugsa um hvat er tað fyri veruleiki vit liva í og nú hava fleiri av teim undanfarna eisini verið frammi við at jamenteru nógvar vørur og eg kann nevna at tað eru seks túsund vørur sum eru gjørdar úr olju produktum tað skulu vit finna halternativu fyri í framtíðini har er kanska ikki líka stór broyting sum tað er tá tað kemur til orkuframleiðslu har man í øllum heiminum er væl á veg við at fremja grøna orkuskifti bæði innanfyri eisini úti á sjónum og eitteitt av verðum størstur oyaríum hevur og meldað út eg haldi tað bleiv tvey túsund og fimmogfjøruti at enda at tá skul tað vera útreiðsluog es-u tvey neutral og tað er eitt gott mál í sær sjálvum og tað fer at skunda undir menningina eisini innan fyri orku á sjónum sum er ein stórur trupulleiki tí vandin ella vandan virja eru stórur fyri fyri vanlukku og svíðari tá tað er onnur orka enn enni tey fosilubrenni sum vit kenna í dag og eg kann so upplýsa er í føroyum at í næstu viku verður tann fyrsti ælibátin tann grøni altso við grøna i orku tá verður hann tikin íí brúk og vit hava vit fáa fleiri nýggj skip tey fyrstu eru komin tað koma fleiri tað komandi tíðina sum eru munandi umhvørvisvinarligari latað minni útlátið út enn tey undanfarnu
vit fáa nýggjar vindmyllur upp vit hava prosjektir í gongd eisini sum skal tryggja at vit fáa sóvarfossork at fungera og fáa vit sarsorkuna at fungera í føroyum so eru vit komin rættiliga langt og rættiliga skjótt tí at vissi tað fungerar so kunnu vit fór og tiga ja hundrað ár framm í tíðina ella meir nær og hvussu orkan kemur ikki sum við vindi og vatnið sum vit hava nógv av í dag tað er ja avhangut av veðu
viðurskiftunum hvussu nógvar regnar ella hvussu nógvur vindur er so vit eru væl ávegis at gera okkum grønir í føroyum men sum eg sigi tað útilukkar ikki at vit brúka tær resursurnar vit hava og gera eina oljuleiting ella olju útflutning som burðardygga og so so umhvørvisvinarliga sum til ber heldur enn at lata tey sum ikki verða mannarættindir og umhvørvi og annað framleiða oljuna takk harra formaður ja takk fyri so var hesin purningurin avgreiddur og svaraður og vit fara til næsta spurning og nú er tað høgni hoydal sum fer at spyrja løgmann tað er í samband við mál um bók til alufelag
ja tað verður hagni hoydal sum fær orðið ígjørt væl harr formaður
hesin spurningur er til løgmans og tað er roynd verið eina uppfylging av einum máli sum var nógv frammi einaferð men sum síðani ikki er frætt afturum og tað var soleiðis at tað er ja márgenn hálvt annað ári síðani í desembur tvey túsund og einogtjúgu tá kom fram í tvey í viku at fútin hevði vent sær til løgmansskrivstovuna í einum máli um at ásetta av revsing og bóð til eina alufyritøku í føroyum upplýstið var tá at málið var ikki liðugt fyritikarliga viðgjørt og minnist eg rætt so var tað eitt talan um einat bót sum var í uppskoti at vera sjeyogtrýss milliónir sum eitt stór upphædd í føroyskum høpi hmen síðan einki frætt um málið og tí havi eg spurt løgáløgmann hesar spurningar í fyrsta lagi hvør er støðan í málinum um bóð til eitt alifelag sum ákæruvaldi kunnaði løgmann um í desembur tvey túsund og einogtjúgu í øðrum lagi hvat er hent fyritikarliga víðari í málinum h í triðja lagi um løgmaður heldur at viðgerðin av esum málið er sannsvarandi rættartrygdini hjá bæði fyritøkum og almenningi og í fjóralagi í mun til tað løgmaður bleiv kunnaður frá fútanum um hetta málið áðrenn tað var liðugt viðgjørt um nakar løgmaður áður er kunnaður frá ákæravaldinum um eit líknandi mál áðrenn ein fyrisitikarlig avgerð er liðug og eina avgerð í fallin takk fyri ja so er tað løgmaður sum fær orðið ger su væl ja takk harra formaður spyrjarin setti hendan spurningin til mín eisini tann áttanda desembur í fjør sum ein grein tveyoghálvrýss áspurning og eg kann so endurtaka tað svarið sum eg gav spyrjaranum tá at at so vit hava ikki hoyrt aftur um hetta málið í míni umsiting og tí má spurningurin sum setast til landsstýrismannin í umhvørvis og vinnumálum ið varar av hasum málsøkinum men eg kann eisini somuleiðis endurtaka at tað einasta sum løgmaður og løgmanskrivstan gjørdu í tí málinum tá tað kom fram var at løgmansstjórin fekk eina kunning frá fútanum sum hann so beinanvegin kunnaði meg um og eg kunnaði síðani landsstýrismannin í umghvørvis o vinnumálum meira hava so hvørki eg ella umsitingin í tinganesi hoyrt um hetta málið til triðja spurningin har kann eg
siga at eg kenni sum so sum sagt einki til í tøki til viðgerðina á málinum og tískil kann eg ikki taka støðu til um viðgerðin er samsvarandi rætt at tryggja fyritøkum og almenningi men eg má samstundis siga at eg havi ikki nakra grund til at halda at tað ikki er soleiðis til fjórða spurning har kann eg so upplýsa í at siga at so vítt eg minnist tað so eri eg ikki áður kunnað
vór av fútanum slík mál og eg bað mínu umsiting í gjár leita í skjalagoymsluni um har vóru sjø viðvíkjandi kunning frá fútanum til løgmannløgmaskrivstovuna og tað bleiv so hugta eftir aftur til ár tvey túsund var so einki at finna men eg tori sjálvandi ikki at standa her og siga tað at tað ongantíð komið fyri áður hin vegin so kann eg staðfesta at fútin segði almentu miðlunum tá málið kom fram í fjør at hann metti at talan var um vitan sum var viðkomandi fyri løgman takkara formalur ja takk so er tað onnur sum heva syrja men ja tað eri beint acosen gør so væl fyri taðvar júst at er síðsta sum løgmaður kom inn á heitt her við at hann evði kannað aftur ág hann helt ikki at var hent áður at fútaín hevði kunnað um ymiskt mál og tí kundi hugsað mær at spurt løgmann um hann heldur tað er í lagi av fútinini fer og kunnar politisku skipanina um ávísi mál sum eru hjá politinum ella ákæruvaldinum ella um tykikki kanska eisini er at brota rættartrygdina tí at tað eigu at verða skott ímillum politisku skipanina og so dómsvaldið og aðrar skipanir takk fyri ja takk ger so vælho
ja formaður eg fari at takka løgmanni fyri at svara fyri
spurninginum og eisini so at siga øllum fyrispurnigi jálvtum vit ikki fingu meirat vita hvat víðari er hent í málinum fysikarliga og løgmaður heitir so á á spyrjaran um at seta tannspurningin víðari til landsstýrismannin í vinnumálum og tað fari eg sjálvandi at gera øhmen orsøkin til at eg taki etta málið upp tað er at eg haldi tað var hvussu r mær kunnugt púrasta óvanligt fyri að fyrsta hoyra um eina so stóra bót sum var ásett sum verur áset fyritikarliga sambært alulógini og síðani at fútin segði jamen tað var vanligt at kunna politisku skipanina um mál sum av slíkum týdningi og nú váttar løgmaður sog ann e ikki funnið nakað annað mál og hann fer aftur til tvey túsund og eg eg veit so at eg havi so ongantíð hoyt sum tað heldur tað er varð í landsstýrinum rokni heldur skrviva at kali ogholm johannes situr her hevur hoyrt nakað líknandi og tað sum ger hetta málið álvarsligt fyri rættartrygdina bæði hjá fyritøkunm og almenningi tað er at her verður løgmaður kunnað mær eut mál áðrenn málið er liðugt viðgjørt eg kundi skilt tað um at fútu kunnað um at nú fellur ein dómur í einum máli sum langtsíðan viðgjer í rættaskipanini men her verður ein verður ein saman vevjing av av útanuvaldi útanavaldnum og í veruleikanum ákæruvaldinum sum eg haldi eri heilt burturvið og atað er eisini tað undrar meg eisini øgiliga nógv at at ikit hoyrt meira um málið altso heta eit so mikið stórt mál bæði fyri fyritøkuna og fyri føroyska skattgjaldaranar fyri almenningina fyri rættarkensluna hjá føroyingum og vit hava bara hvørki hoyrt orð ella eiga aftur um málið síðani hetta málið var frammi tá vóru jú tá vóru jú umboð fyri fyri heilsu fyri tarvsstovuna og aðrastaðni í útalasigum málið men síðani er einki hent og tað tað tað ger tað at eg haldi hetta málið er týdningarmikið at taka upp og eg eri glað fyri ar løgmaðuri nevndi tað og eg fari at spyrja hanna einaferð afturat hvat hann sjálvur heldur um att
er at fútin kunnar mær mál so vit so fingu at vita at løgmaður so onkustaðni sendir víðari í systemi til landsins mann við vinnumálin og um um løgmaður kann liva við
tí sum rættartrygd tí eftir mínum tykki so er hetta dømi um at vit ikki hava vit hava ikki greiðar linjur í slandinum og fólk verða viðgjørd ómetaliga ymiskt alt eftir hvør mann er ja takk ger suvæl løgmaður ja takk harra formaður nei eg havi varhugan av at okkara rættarskipan fungerað væl og óheftini er eisini tryggjað á allan hátt hetta boðar kanska frá nýggjum tíðum eisini í ríkisferðarskapinum og hvat ið ríkismyndugleikin
fyrr kanska bara hevur kunnað danskar ministarar um annað nú eisini indrið úr landsstýri eisini í hesum førinum hevur mann so mett tað sum eg skilji á lagnum og nú sigi eg skilji á lagnum so er tað
soleiðisnar í danmark eitt nú og eisini nokk í øðrum londum sum vit vanliga samrøruk við norðalond omg annað at tá tað eru stór mál sum taka seg upp so er tað vanligt at tað verður kunnað uppeftir í systemi og tað hevur so fútin allarhelst mett í hesum málinum og vit fingu eina kunning og tað einasta vit gjørdu við málið var at eg kunnaði víðari til landsstýrismann í vinnumálum og eg havi ikki um mín umseting hevur ikki hoyrt aftur um málið síðan so eg veit ikki hvat er hent síðani og tí er tað eg sigur við spyrjaran at set spurningin til tann sum varar av teimum myndugleikunum stakast av hasum málinum og spyr hann um spyrjarin ynskir at fáa tað svarið meira útgreinandi takk harra formaðurja takk so fær høgni hoydal orðið aftur ger so vælhharra formaður nei núnú má eg altso t traðka eitt stig aftur altso at løgmaður sigur hetta er boð um nýggjar tíðir í tí sokallaða ríkisfelagsskapinum altso álvara tosir hetta málið snýr seg um fólkaræði og rættartrygd eina skipan har sum har allir borgarar eiga at verða settir líka og nú brúkar løgmaður tann sokallaða ríkisfelagsskapin sum grundgevindger ókey jamen so kunnu vit staðfesta eisini tað at tann hugsanin um at eitt slag av viðurskiftum ví danmark som vit ikki hava valt tað skal gera tað at tingini eru nýggjar tíðir í føroyum visti hettu nýggja tíðii so boða tað iki ikki ikki væl frá tí føroyska borgaranumtí vit kunnu taka eitt javndømi um ein borgari í skattaskipanini ella aðrastaðni verður álagdur eina fyrisikarliga avgerð um bót ella revsing ella fær tað uppskotið skal fútú so eisini ringja til løgmann sum so fer líka til lænstursmannin áðrenn málið er liðugt viðgjørt tí at sá eri jú altíð vandi fyri at at at at málið verður broytt so tað snýr seg um rættarstygd hjá borgaranum og har har har velur bárður nielsen bara atat duga sambandskortin niður í einum ríkisfelagsskapi sum mann kallar tað sum sum ikki er ein felagsskapin sum lekki byggir á fólkaræði so her fingu vit væl sjónfyrisøgn um sum eg tori væl at siga tað at at tað at vit ikki hava ræði sjálvi á okkara dómsvaldi og rættarskipa
tað ger tað at vit hava ikki verið til fólkaræði í føroyum
og eg viðgera tað ongantíð og eg havi tað greiðu meting at danska rættarskipanin í føroyum torir ongantíð torir ongantíð at leggja seg út í tað veruliga stóru viðurskiftini í føroyum eisini fyri vinnulívið og tílíkt tí tað er bangin fyri at blása kanska til ein meira loysingartrøðnaðar ein eld og annað og tað ger tað at rættartryggja føroyingum er so slett ikki í lagi og tí tað er tað at tær mála snýr seg um ja takk hjá svøvøløgum vóru ja takkar formaður og vit sum sum skal fylgja útløggini gjøgnum hoydal so skulu vit ikki gera sum rættartrygdin í okkara grannalondum norðanlondum har ið mær kunnugt er tað soleiðis er tað stór mál sum takar seg upp í samfelagnum so verður tað kunnu upp eftir í systemi og tað er nokk tað sum fútin í hesum málum hevur mætt hetta er eitt stórt mál ikki bara kanska eftir føroyskum mátstovki men yvirhøvur og tí er hann hildið at tað er rætt at kunna løgmanskrivstovuna og tað bleiv gjørt men sum sagt tað einasta sum bleiv gjørt úr teimum løgmanskrivstovunum var at løgmann bleiv kunnaður og uttan drávur bleiv tað kunnað víðari til landsstýrismannin sum var har av málsøkinum og av myndugleikanum á økinum og tað er tað sum er gjørt herífrá og tað er tað sum eg má fyri at halda meg til og eg haldi avgjørt at rættarfygdin er
er góð í føroyum eins og hon er í øðrum norðanlondum men tá tað er stórmál at taka seg upp so metir myndugisførunum at tað er rætt at kunna upp eftir
sreme og tað er tað sum eg fari fram í hesum málinum takk harra formaður ja takk so er hasin spurningurin svaraður og tær fara víðari til næsta spurning sum er eisini er til løgmann frá bjørt samulsen og hann snýr seg um tilbúgving í mun til mat vatn og orku við meiriger so væl bjørt samuelsen harra formaður eg fari at spyrja ein spurning um tilbúgving í mun til kann mann siga gerandisdagin hjá fólki faktisk eitt mál sum eg eg umrøddi við løgmann í vár einaferð bara soleiðis fatteced ogsacxí samband við at eitt arbeiðið bleiv sett í gongd við at hyggja eitt sindur upp á hvussu ein part av tilbúgving men spurningar ljóða soleiðis í hvønn mun hava vit í føroyum eina tilbúgving tá umræðu mat orku reint vatn heilivág við meira hvørjar eru niðurstøðurnar um veitingartrygv veitingartrygd og tilbúgving sum løgmaður í vár setti kreppuráðið at meta um heimurin er einari støðu har valdsjavnvágin flytur seg og óvissa er um rættiliga nógv viðurskifti í løtuni eitt hvørt land eigur at hava eina sterka tilbúgving ikki minst tá ræður um atgongd til sejavørur sum mat vatn orku heilivág og og annað í mars stóð hetta at lesa í tíðindaskriv frá løgmansskrivstovuni í endurgevi fyri áhaldandi at vera væl fyrireikað fyrireikað vurð stendur her og best møguligt byrja upp á byrgja upp fyri komandi
avbjóðingum hevur landsstýrið sett at arbeiða í gongd á embætis stigi at greina
hvørjar avleiðingar tríggi í ukraina kann hava fyri føroyska samfelagið millum annað verður hugt nærri at økjum sum flóttafólk netverjutrygd veitingartrygd og tilbúgving og umframt búskaparligar avleiðingar fyri bæði landskassan vinnuna og einstaka borgaran í hesum spurningi verur dentur lagdur á veitingartrygd og tilbúgving í mun til neyðugar vørur og eg kundi hugsað mær lagt afturat at nú hava vit havt ein rættiliga langan summarsteð her í í løgtinginum og vit hava nokk so leingi bíða eftir ella ynskt onkursvegna at løgtingið bleiv meira at kunnað um altso hvat er tað mann man arbeiði við í sambandi við ta rættiliga álvarsomu støðuna sum er í heiminum nú viðgjørdu vit oljuna í áðni og tað er sjálvandi eisini ein partur av tí at vit tryggja kumærðið ersovælja takk harra formaður
tað er soleiðis at yvirskipa so er tað jú tilbúgingarlógin sum setir karmarnar og greinar ábyrgdarøkini í føroysku tilbúgvingini og í samband við at kríggið brast á so varð tað soleisnar at vit setta í verk eina greining av hvatvar støðan í føroyum tá tað kemur til tey økini sum spyrjarin spyr um mat og ella orkumat
og heilivág og so víðari og tað er soleiðis at kreppuráðið og harundir eisini átaksráðið so eftir boðum frá løgmanni fóru í gongd við eina greining av og sund og tað kom so fundur í lag millum oljufeløgini og eisini bleiv kannað eftir við matvørutrygd og við reinum vatni og so víðari har er tað heilt fyri starvsstaðarum sum hevur ábyrgdina av tí og niðurstøððan tá var at tað sá ikki út til at fara blíva ein trupulleiki við veiting av teimum mest teimum neysurnarvørðunum sum vit skulu hava til einhvørt tíð í føroyum og eg havi so seint sum í síðstu viku sett eisini boða út aftur um at fáa at vita hvussu vit kunnu vænta og serliga at finna orku sum nú blívur aktuelt aftur og tað sum vit hava fingið at vita higartil er at tað er ikki nakast tíður uppá í løtuni at tað verður trupulleikar at fáa nokk av orku til uppbiting og annað men støðan í heiminum er ótrygg sum vit øll vita og tí er mann eisini í gongd við at hyggja eftir er tað nakað sum vit kunnu gera fyri at tryggja okkum at orkveitingin sum mestir olju og bensin til føroyar so vit framhaldandi fáa framleitt ta orkuna til el og ta orkuna til upplitingarhúsum og annað sum skal til men sum sagt tey fyribilskanningarnar sum eru gjørdar vísa at støðan enn er trygg men vit vita eisini at tingini flytast allar tíðirnar úti í heimi og tí eru vit í gongd við at hyggja eftir kunna vit gera meira fyri at tryggja at vit ikki standa við einum orkumangli tá veturin støddirnir ja takk so fær evni hoydalurin viðkomandi spurningur hjá bjóðsámalsevnum og í svarinum leggur rógmarstóða dent á orkutrygdina sum er týdningarmikil har hava vit tú allar møguleikar fyri at vera sjálvveitandi við varandi orku og tað er sjálvan leiðin fram har
og kanska meira stutt stutt stuttskygd eisini at tryggja at vit hava av atgongd til ta neyðug nakað brennu evni men eg hugsaði meir um m um matvørutrygdina sum eisini varð nevnt í tíðindaskrivnum
frá løgmansskrivtunum tá og tí fari eg atspyrja løgmann tað tað altso tað verður øgiga stór áhugi hjá nógvum at gera meira við at vinna burtur okkara egna tilfeingi bæði til til til lokala matvørur og annað men tað síðst vit hav hoyrt er at at skúlin r heima sandi tann háskúlin sum sum legði dent á tað at hann virkar ikki í løtuni altso t tað tað er ikki itt gott stig kann løgmaður siga nakað um landstýriðætlar at gera nakar fyriat fáa gongd á tað málið aftur ja takk so er ta bjørt samalsen sum fær orðið ger su væltakk fyri ja teir flestu okkara eru o uppvogsin í einum tryggum heimi har vit illa at duga at ímynda okkum at vit ikki hava atgongd til alla neysuni ar vera hvønn dag men seinasta tíðina hevur eg víst hvussu skjótt tingini kunnu broytast í heiminum og tað er gott at løgmaður hevur fingið hugt upp á nøkur av hasum tingunum men eg hugsi tað eru fólk sum spyrja javnan hvørja tilbúgving hava tit í mun til eisini í mun til reynt vatnvit hava hoyrt nógv um hetta her í ukraina har tey hava fleiri kjarnaorksverk til dømis vit hava ú yvirflattu vatn í føroyum hava vit reinvatnstrygd skuldu tað ringasta hent nú skal mann ansa eftir ikki atman siga forskrekkja nakað men hin vegin so halda eg tað er umráðandi at vit sum politikarir vita hvørja tilbúgving hava vit so eg fari at spyrja fari á løgmann um hann kannonkursvegna kalla løgtingið saman bjóða okkum inn til at fáa eina framløgu um hvat ð er hesin her bólkurin hevur arbeitt við hvat er tey kunnu vísa á av av trygd í mun til neysindjarvørur vit eru í einari støðu hvar veitingin til føroyar vit er øgiliga ov hangia og vit innflyta stórsa alt og tað er so tann næsta eg kundi hugsað mær hetta á løgmann um tað var at mann gjørdi ein sjálvsveitingarpolitikk í føroyum hvar mann tryggjaði sær at tað eisini var størri framleiðsla altso vit í ein av teimum londumu sum innflyta mesta av tí matinum vit eta við framleiða øgiliga lítið
eg haldi tað havt ein høgni høvdradag eitt sindur inni á tí havt ein politikk fyri hvussu nógv vit kunnu hvussu nógv meira vit kunnu framleiða av egnum mati
førum soleiðis at mann eisini hevur taðhugsað inn í eina tilbúgving tað ger mann í norra mann gjørdi danmark og mann gjørdi øllum okkara grannalondum at mann í øllum førum kann vera sjálvsveitandi skuldi tað komið á men kanska løgmaður brúkar næsta umfar til at siga lítið sindur meira at detalierað um hvat ð er hesin her bólkurin hevur arbeitt við takk fyrijatakk so er tað løgmaður sum fær orðið aftur ger suvælja takk hara formaður ja eg kann gott fara meira ná greina at verka ulíka áðrenn eisin siga tað at vist er áhugi hjá løgtinginum at fáa eina nærri kunning so skal ikki vera nakrar trupulleiki at skipa fyri tí at mann fær inntil ett krepparáð ella átaksrái at greiða frá hvat ið ein slíkgreining kemur til tá tað kemur til watn so er tað soleis sleis at starvsstovan hevur eftir
í teim kommunalu vatnverkini reinsverk og so víðari og har verða kanningar gjørdar av drekkivatninum í sambandi við goysling og annað so tað er í tryggum hondum og tað hevur tíbetur ikki og ikki at vera
tær trupulleiki higartil í sambandi við kríggi og annað tá tað kemur til mat har kannaði zalsfrerastravstovan eisini um trupulleikarnar vóru í veitingi á matum og niðurstøðan var so tann at fyritøkurnar sum innflyta matvøruproduktini sum vittað mesta tíð sum vit brúka tað var ikki nakar trupulleiki og okkara grannalond mettu heldur ikki at matvøruveiting fóru at blíva ein trupulleiki so tað er nokk tað sama sum er galdandi fyri okkum tá tað keur til oljuna so er tað soleiðis at attað sum er avbjóðingin við oljuni í føroyum er at vit hava alt alt ov lítlan kapasitet at goyma olju í føroyum saman við sv oljufeløgunum har metir mann at vit hava oljugoymslir í føroyum sum røkka á leið seks vikur og bensingoymslunar kanska átta vikur so tað er ikki serliga nógv vit hava dug upp á tá tað kemur til tað so har er kanska nakað sum vit eiga aktívt at fara inn og gera frá landsmyndugleikunum fyri at tryggja at vit kunna hava ein størri goymsli har kann eg so upplýsa at eg eri kunnaðu um aft í grønlandi hevur tú olju til tvey ár á goymslu av trygdaráðum tað er sjávandi heilt annað samfelag on longur avstandur og so víðari apoteksverkið hevur vanliga goymslu til í minsta lagi tríggjar vikur av teimum mest týðandi heilivágsvørunum og eisini hevur apoteksverkið stóra ráðvørugoymslu so kunnu framleiða nógv av av tablettum annað um tað gerst neyðugt og eisini hava teir møguleikan atihava nokk infensjónsverku og annað týðandi sjúkrahúsheilivág til kreptustøður so vit eru eftir øllum at døma rímiliga væl stillaðir tá tað kemur til matvørur medisin vatn men sjálvandi verður tað geyslavirk ug vatn hvat gera vit so tá er kanska støðan meira álvarsom men tá tað kemur til oljuna so hava vit ikki stórar goymslur menn sum oljufeløgini siga og sev so er ikki nakað sum tíður upp á í løtuni at vit fara at fáa trupulleikar at fáa olju takk harra formaður ja takk so er tað bjørt samelsen sum fær orðið aftur
ger su væl
tafyri ja tað síðsta løgmaður segði nettupp skuldi skaðin hent við vatninum at tað bleiv geislavirkni so so so hjálpt ikki so nógva starvsstovan kannar tað men har eru vit kanska í eina góðari støðu í mun til at vit hava jú eisini vit hava jú eisini undirgrundsvatn í at missa mun altso kelduvatn vð at missa mun at fingið lýst í hvønn mun tað kann brúkast í hvønn mun mann kann gera eina skipan soleiðis at mann fær atkomu til tað til vanligt drekkivall so er tað orkan oljan at vit bara at hava goymslur til nakrar fáar vikur tað eru nokk so haldi eg álvarsamt í veruleikanum tí altso vit eru virkuliga í einari søðu hvar vit ikki vita hvat kannfara hendaso tað gleðir meg at mann ætlar at hyggja upp á tað men eg haldi eisini og tað havi eg hug at leggja dent á ati akkurát tann støðan vit eru í vísir hvussu týdningarmikið tað er at vit leggja nógv størri dent á at fara at framleiða okkara egnu orku altso føroyar hava møguleika fyri at blíva hundrað prosent sjálvveitandi við grønari orku á landi innan fyri lutfalsliga fá ár vistu vit virkuliga vilja tað fyrr í dag hevur ein annar fyrispurning verið sum snúði seg um hettar og ella um oljuna og øll tey tiltøkini sum løgmaður nevndi tie tiltøk sum eru hend av kann mann siga privatum átøkum meðan tað politiska at seta ti system at flyta s ógv skjótari til dømis yvir til sjóhaldfassorkuna sum sum løgmaður nevndi haldi eg har haldi attað gongur for seint eg havi sagt í nógv ár vit skuldu havt eitt orkumálaráð sum veruliga brúkti alla sína altso hvar tað landsstýrisfólkið brúkti meginpartin av sína arbeiðstíð upp á at arbeitt við strategiskt fyri at fáa hesa her hetta grøna orkuskifti henda og og tá mugu vit eisinileggja nógv størri dent á orkunýtsluna á sjógvi har tað gongur alt alt for seint í føroyum og har mann ikki hevur nakrar greiðar plan fyri hvat hvussu mann ætlar at skifta tað yvir so her er nógv at taka fatt íharra formaður og eg skal bara takka løgmannim fyri svarið ja takk so fær løgmaður síðsta orðið her ger sovæl ja takk harra formaður tað er eingin ivi um at koma vit inn í ein kaldan vetur og vit ikki hava olju so er tað svort men eg vænti nú attað at við vatnið er kanska uppaftur meira svort tí at er tað nakað sum vit ongantíð halda okkum mangla í føroyum so er tað vatn so tað vildi veri í ein heilt øðrvísi støða um tað koma at vera goyðsla vatn og vit ikki kundu drekka og sovíðari og brúka til annað øh tað hevði givið okkum alvorligar trupulleikar men har
tað er sum bjørt samuelsen eisini var inni á har eru jú møguleikar tí at tað er nú boraði eg haldi at tað eru sirka túsund hús sum er hitaði við jarðarhita
og tað er jú hol sum eru borðaði har er vatn tað sprýgi eg vatninnum flest av teimum undirgrundsvatn so har eru sikrur møguleikar man sjokkan kopbil yvir so tað er so absolutt nakað sum myndugleikin eigur at kannað um tað er nakað mann kann gera har áannars tá tað kemur til veitingartrygd so trúgvi eg tað at atella vit eru longu við í fleiri samstørvum við onnur lond eitt norðurlendsk samstarv aldavalbærdieitt annað sum situr og arbeiði eisini við trygd millum norðan lond hvussu mann skipar tað og tað við eginframleiðslu í føroyum tað harmar meg eisini at sum vítt eg eri kunnaður so var tað orsakað av ov fáum næmingum av skúlin á sandi ikki fór undir eit nýtt skeið nú í heyst og tað er harmiligt og eg havi mangan undrað meg yvir at vit í føroyum innflyta bróðurpartin millum annað av so einføldum vørum sum eplim altso at gera eina eplaveltu tekur jú onga tíð og og og taka hann upp á tekura heldur onga tíð og tað er absolutt lendi runt í føroyum sum mann kundi framleitt munandi størrir nøgdir av teimum vørunum so her er nokk at taka fatt í og tá tað kemur til eginframleiðslu so trúgvi eg har kann nógv gerast munandi betur men eg trúgvi ikki at vit í føroyum koma so ræðliga nógv skjótari á veg ella hvørki tá tað kemur til orkuframleiðslu við at taka intiativi frá teimum privatu at tað almenna skal fara út og seta nýggjar vindmyllur upp og sovíðari eg trúgvi tað liggur gott har sum tað er vit kunnu nokk skapa betri karmar tá tað kemur til havindmelur eg veit ikk um vit kunnu gerast nógv tá tað kemur til sjóvaltesorku tað er át prosjekt sum er koyrt í fuldrin við nógvum pengum eisini stuðulgranskingarstuðli úr umheiminum so eg veit ikki um vit høvdu kunnað flutt tar prosjektið skjótari enn tað er í dag tað tað trúgvi eg si ordilig uppá tí tað eru stórar adressur sum koma uttan ú heima og har eru brúktar ja eg haldi eg teir at siga hundraðogtals milliónir í øllum førum fleiri tíggjutals milliónir tey síðstu fimm árini í føroyum uppá tæ granskiso tað eru eisini onnur ting man kan hyggja eftir takk harra formaður fyri so er hasin sugur svaraður næsti spurningur verður tili
námsstøðsman í ámælamáli
og honn er rá eykun samonsen og snýr seg um frítíðar tilboð til børn við serligum tørvi ger so væleygun samunsen ja takk fyri harra formaður her eru nakrir spurningar til landsstýrismannin í almannamálum sólvit nólsøe um hetta her við frítíðartilboðum til børn við serligum tørvi spurningarnir ljóða soleiðis er tað rætt at fleiri børn í suðursemi enn einki frítíðartilboð hava fingið hvussu nógv børn eru talan um og nær fara hesi børn at fáa eitt tilboð og spurningur fýra hvussu nógv børn uttanfyri miðstaðarøki standa enn á bíðilista og í hvørjum parti ella hvørjum økjum í landinum hetta her við frítíðartilboðum til børn við serligum tørvi verið frammi í alt summar og í vár og tað bleiv framført í miðlunum sum um at mann í hvussu er kundi fáa ta fatan at nú bleiv tað veruliga gjørt nakað og at nú varð hesin her trupulleikin loystur tað vórðu rættiliga nógv børn sum vóru á bíðilista yvir tretivu vist minnst raft fýraogtretivu ella okkurt sókurt og eg fekk eitt svar frá landsstýrismanninum so seint sum í august í ár har hann siður at almannaverki og leingi arbeitt við ítøkiligum ætlanum um at útvega frítíðardelbo frá triðja flokki og te komu væl áleiðis við arbeiðinum og mann hevur fingið eina avtalu við tórshavnar kommunu um hetta her á frúutrø í havn og mann er í ferð við at seta leiðara og so víðari og hann sigur so at tá ið heystið kemur so væntar hann at øll tey børnini í í suðurstremi hava fingið fingið pláss og hann sigur eisini nakað um í svarunum um børnini úti um landið tað komu aftur til men støðan í dag er tann at foreldrini at tað eru nógv foreldur haldi eg sum einki tilboð hav fingi og sum líkasum ikki vita nær tey kunnu fáa nakað tilboð og tað er øgiliga ørkymlandi bæði fyri foreldrini og ikki minst fyri tey børnini sum standa uttan tilboð og noyðast at verða heima meðan teirra aldrar fara í frítíðarskúla og tí havi eg sett hendan spurningin fyri at fáa uppklárað hvussu støðan nú er takk fyri harra formaður ansrmðr biði rð fær orðið ger sovæl ja øtil spurning
eitt og tvey tað eru enn fleiri børn o suðurshemi sum ikki hava fingið frítíðartilboð ítøkiligur talan um trettan børn men mett verður ati øll tey trettan børnini í eruá bíilista hava fingið tilboð fyrsta desembur tí væntandi hevur almannaverkið yvirtikið hølini á frúutrø um ja teir næstu fjúrtan dagarnar og nýggir leiðarar verður so settir tá at byrja fyrsta oktobur og eftir tá verður
vleigumáli yvirtikin verða frítíðartilboð til børn veitt á tveimum støðum tinghosvegnum og trý onnur hølir higartil athava variðbrúkt til endamálið verða so niðurløgd til spurningur fýra so erur tað fimmogtjúgu børn sum standa á bíðilistar í løtuni uttan fyri miðstaðarøkið trettan í eysturoynni fimm í vágum fýra norðstremi og trý í klaksvíkjatakk so er tað spyrjarin aftur eygun samulsen ger sovæl takk fyri harra formaður øh takk fyri svarið fyri bist frá landsstýrismanninum her eru altso tað sum eg ikki ordiliga skilji við hesum her tað er ati at tað er akkurát sum ymisk signal sum koma út landsstýrismaðurin og eg haldi eisini stjórin í almannaverkinum eru í miðlunum at nú verður loyso funnin upp á hendan her stóra trupulleikan og tað hendi so tíðliga í summar og stadvek eru foreldur sum einki svar hava fingið og tað far meg at hugsa og tey siga onkur sigur at tá i tey tosa við almannaverki so so fáa tey einki at vita og tað fær meg at hugsa um um tað er nakað við samskiftunum millum almannaverki og borgararnir tí at mann hoyrir jú stórsligu upp at hesi málini eru í ferð við at blíva loyst og so sita foreldrini nú í í septemburmánað og skúlarnir eru byrjaði aftur og hini børnini eru farin í frítíðarskúla og vita einki har trúgvi eg at sjálvt um sum landsstýrismaðurin nú sigur at fyrsta desembur verður hetta her tilboðið klárt og tað fegnist um at høvdu foreldrini fingið at vita okkurt at um ein mánað um tveir ella tríggjar mánaðar so so hava tykkara børn eitt tilboð tað hevði so í hvussuer verið frægari enn at vera í hesari óvissni og eg hugsi serliga um børnini sum hava gingið í frítíðarskúla í
í tvey ár og nú síggja teirra javnaldrar forsetufrítíðarskúla meðan tey sjálvi mugu vera heima at tann tann støðan er altð annað enn góð
um men eg skal skunda mær at siga at at tað er ómetaliga gott at hoyra at tað kemur ein loysn á máli ømen eg haldi at samskifti kundi verið munandi betur og so fái ikki tíð til beint nú at fara nærri inn á tann spurningin um børnini uttan fyri havnina tað takið í tí næsta spurninginum men eg haldi at tað er gott at tað kemur ein loysn eg vóni tað verður fyrsta desembur men tað er rættiliga leingi eitt hálvt ár hjá so smáum børnum at bíða takk fyri ja takk so er tað lanstýrsmaðurin sum far oreftur ger su væleg leingi at bíða hetta er eitt problem sum ikki er nýtt enn ikki loyst tíverri tað manglar nakað í tað skal eg viðurkenna men nú loysar so ein stóran part av tí sum er í suðurstreymi og almannaverkið er mær upplýst arbeiðir miðvíst við at gera líka tilboð sum mann nú kann veita í havn og í kommununum aðrastaðni soleiðis
eisini tá ið bílistarnir kunnu koma nógv niður so tað verður miðvíst arbeiði arbeitt við tí og væntandi um eini fjúrtan dagar
tá vita vit nógv meir um í tøkilig støðuna í havn men har eru í øllu før um ein øgiliga góð loysn funni takk fyri jatakk so fær eykun samonsen orðið eftur ger suvæl takk fyri harra formaður ja landsstýrismaður skal ikki misskilja at eg at undirritaði ikki eisini heldur av tað e ein góð loysn sum sær út til at koma í suðursemi og tað fegnist eg almikið um taðil spurningin um børnini uttan fyri havnina hvussu nógv standa á bíðilista har so fekk eg at vita eg haldi tað var í spurninginum tá ið august at tey vóru átjan børn men nú eru tey so fimmogtjúgu so at tað er bara vaksið eg legði ikki so stóran dent á tað í spurninginum tí at síðst svaraði landsstýrismaðurin at mann arbeiddi við at uppnormera stovnar kring landið mann arbeiddi við at útveða nýggju størri hølir og at mann arbeiddi eisini við at gera seravtalur við kommunur sum hava frítíðarskúla til triðja flokk øh so tí væntaði eg at tað var gongd í tí málinum og men nú nú síggi eg so at frá átjan upp til fimmogtjúgu børn og eg eg eg giti at tey foreldrini vita líka lítið um nær hetta her hen nær tað hendir nakað og nær tey fáa nakað tilboð og tí kundi eisini hugsað mær at landsstýrismaðurin kanska koma eitt sindur vist hann kann koma eitt sindur nærri inn á tað nær mann veit nú veit mann um einir fjúrtan dagar nærri her ír suðursemi og um tað ikki eisini eru eitt sindur óheppið um hann ikki kundi fyribyrst nógvum nógvari stúran og og og óvissu hjá foreldrum og hjá børnum tí hesi børnini eru ikki so lítil tey fylgja eisini væl við sjálvi tá ið tey eru eru níggju ára gomul hvat hendir og tey hava havt eitt tilboð og so ikki sleppa at halda fram og so víðari um mann ikki kundi gjørt nakað við tað samskifti so at foreldrini kundu fáa at vita at innan fyri tríggjar mánaðir ella innan fyri eitt hálvt ár sum mann hevði nakað fyri at halda seg til tað haldi eg hevði bara gjørt hetta málið enn ov betur vissi mann
kanska tók eitt sindur afturí aftur tær manna
gongdirnar tí at mann hoyrir bara frá foreldrunum at tey ringja og spyrja og tey siga bara viðvita einki og tað er ikki gott nokk takk fyri harra formaður jú tað er búðarrætt at samskiftið er lykilin í hesum her og at men hinvegin kunnu vit ikki siga foreldur geva foreldrum boð áðrenn nakað er vist men tær næstu innan fyri teir næstu fjúrtan dagarnar øll førum hava tey nógv ítøkiligari boð upp á hvørt sleppur inn í havn onkur hevur vístíðar í bíligstuni uttan fyri miðstaðarríki ber illa til at siga nakað meir ítøkiligt fyri mann hevur eina
loyst men har eru almannaverkið er í sambandi við avvarandi partar um at fáa hølir so vónandi
n kunnu vit siga nakað meir ítøkiligt eitt sindur seinni í øllum førum takk fyri ja takk so er hasin spurningurin svaraður næsti spurningur hann er eisini til sóvitt nolse lanstýrsmann í almannamálnum far tas færa ingilin strøm og tí ervivíkjandi nýggjari og modernaðari abortlond ger so væl ngin str má biða um orðið ári ta kemurtakk fyri harra formaður ja hetta eru tveir spurningar til sóvit nólsøe landsstýrismann í almannamálum tann føroyska abortlógin hon er í dag enn tann sama sum varð samtykt í nítjan hundrað og seksoghálvtrýss so vit liva eftir ásetingunum í eini lóg sum hevur væl yvir hálvt hundrað ára baki tann føroyska abortlógin er ein forbóðslóg við nøkrum undantøkum sum er einhins strangasta í europa tveir læknar skulu geva játtandi svar um viðgongutíðin skal avbrótast sambært krøvunum í lóggávuni landsstýrismaðurin í almannamálum segði samrøðu við danska miðlin d r í juni at føroyar skulu hava sína egnu nýggju abortlóg tí tann gamla er ómodernað sambært landsstýrismanninum so eiga vit at kjakast um evni og at ein nýggj lóg skal vera eftir hvønn meirilutin av føroyska fólkinum heldur og tí spyrji eg hvussu heldur landsstýrismaðurin at ein nýggj føroysk og moderna á bortslóg skal síggja út og heldur landsstýrismaðurin at tað er kvinnan ella at tað er læknin sum skal avgera nær viðgongutíðin verður avbrottin takk fyri harra formaður ja tað er landsýrsmami man tríða so slep meg at læra seg at trýsta á knappin áðrenn tey koma upp hisi fólkini sum hava biðið um at fáa spurningar svaraðir so vinarliga sroyni og trýsta á hvørja fyri titu skula ger so væl landsýrsmaðurin ja takk fyri og takk fyri spurningin ingilin shrøm

degv dr í samrøðu herfyri ella í summar at vit høvdu tørv á eini nýggjari føroyskari lóg um fosturtøku og tað sigi út frá tí sannroynd at hon er frá nítjan hundrað og seksoghálvtrýss hon er donsk og hetta er viðurskifti sum vit tá e eðu yvirtikin eiga at skipa sjálvu til yvirskipa hvussu ein føroysk fostirtøkulóg kundi satt út so haldi eg sjálvur at meginreglan í tí lógini sum er nú um at lív skal verjast skal sjálvandi vera meginreglan í eina nýggjari lóg eisini tá ið eg hugsi har ið lógin eigur at uppdatterast
har eru nøkur viðurskiftir altso millum annað málsliga eru er tann frá seksoghálvtrýss ikki hóskandi í dag har verða heitir sum ónsvak brúkt og har verður eplpci millum annað eisini brúkt sum ítøkiligt føri har ið fossitøka kann fremjast og so er tað eisini mannagongdir uttan at eg havi svar upp á akkurát nú hvussu mannagongdirnar skulu vera so eru tað mannagongdir sum
verða sum ivir verður søddur um í dag um tað riggar nóg væl har mann hoyrir ymiskt at alt eftir hvønn læknan tú fer til og so víðari so er tað ymiskt hvør hvørja tænastu mann fær og tað er eisini mannagongdin tað kann heldur ikki vera soleiðis at hugsi eg at at tar kan verða alt efir hvønn læknan tú fer fer til at at tænastan má vera javnbjóðis uttan at eg havi svar upp á hvussu tann mannagongdin skal vera tað er tað sum eg hugsi um men fyri at staðfesta ta ber einafer afturat at javit skuldu hava nýggja føroyska fostirtøkulóg við verju av lív sum í dag sum megin reglu nú tíðin farin takk fyri jtak so fær hervur polstóttir n viðmerking ger so væl takk fyri eg haldi ikki oriliga mann kann siga tað var serliga greitt tað sum landsstýrismaðurin segði um hvat hann hvussu helt at ein nýggj modernalóg skal vera og eg haldi at attað gongur nokk onógv aftur fyri tey sum siga vit kulu ikki hava frí abort men vit skulu dagføra lógina upp á onkran máta so hava tey faktisk ordiliga nakra greiðan hálning til hvat skal dagførast uttan máls also hvussu orðavaliðu lógini er e men eg haldi at tað er nokk so áhugavert v
sum hugdi eftir viku fyrra kvøldið meining tað var so var tað eini lækni sum var í dær viku sum segði at hon faktiskt var eitt sindur ótrúgv við at hon skuldi hava tað ábyrgdina at taka støðu fyri kvinnuna tí at hon faktiskt kann enda í fongsulivissum tekur eina avgerð
sum ikki er røtt heldur landsstýrismaðurin ikki er ein øgiliga stór byrða at leggja á lækna í føroyum at taka eina avgerð fyrr en at kvinnu og vit savgerðin er skeiv so kunn tað endar í fongsli ja takk so ta steffan klein poulsen fyra vimerkin ger suvæl ja harra formaður tað hevður spurt eftir einari moderna modernaðari fosturtøkulóg og eg vil siga at vit føroyingar eru øgiliga modernaðir á hesum økinum ið tann forstand at vit hava eitt rættiliga lagt fosturtøkutal har eru vit langt frammanfyri onnur lond og tað at verja lív tað at verja tað ófødda barnið tað er modernað fosturtøka er eitt øgiliga primitivt amboð sum hevur verið brúkt alttso ígjøgnum øldir men so vit fara langt aftur í søguna altso tað at tað at mann ikki verjir børn og teirra rætt t lívið altso hevur verið galdandi ígjøgnum ein stóra part av søguni so tað er øgiliga modernað at vit verja ófødda barnið og og lógin í dag vit hava fleiri ferð sagt tað og man kann iga tað einaferð afturat at lógin í dag er sum eitt elastikk og tí ynskir miðflokkurin tí ynskji at vita eisini at lógin verður broytt til tað betra til til tað at vit verja barnið enn meir og ja takk so er tað beini johannesen sum fær á viðmerking ger su væl takk fyri hara formaður tað er gott at hoyra landsýrsmaðurin sigur at mann tekur sjálvandi skal taka útgangsstøði í barninum at mann verjir lívið hjá tí ófatta barninum fyrst og fremst ein dagføring ja tað er tað kanska tørvurða fyrst ogfremst vit hava danska lóg mann burdi fingið á føroyska og tað verandi er ikki nóg greið sum tað er men tað at mann tosar um moderinisering men ein moterinsering er ikki ligvið liberalisering endiliga í hesum førinumtakk fyri harvformaðurja
takso ena bjørt samuelsen sum er viðmerking ger so væl takk fyri eg fari fyrsta
athaldi geva landsstýrismannin heraklædd fyri at hann er rættiliga sakligur í sínari tilgongd til hetta málið í mun til onnur haldi eg samgonguni sum ja eg haldi tey misbrúka málið eit sindur politisk til egna vinning og hetta er eitt trupult mál eg gangi út frá øll inni her ynskja so fáarabortir sum yvirhøvur gjørligt sus viðurkenna vit jú at vit hava tað er neyðugt at ella tað er bara kvinnan sum kann taka hesa avgerðina so tí ætlaði at spyrja landsstýrismannin um hann kann konkritisera fer tað at vera soleiðis at kvinnurnar ikki longur skulu fyri eitt ómsvald at teir sjálvar kunnu taka hesa avgerðina ella hvat liggur í tí hann sigur hann fer at broyta so fer tað blíva truplari at fáa bort í føroyum færa ataðat verða fleiri sum fara av landinum fær landsstýrismaðurin sagt eitt sindur meira um tað í viðutjenni eg haldi hetta er eitt eitt eitt trupult mál men eg hopi at vit kunnu hava eitt sakligt kjak um a bort í føroyum tí tað er neyðugt

ja takk so e tað ruttvang so ena viðmerkin ger su væl takk fyri ja eg helt tað var sera áhugavert at hoyra henda læknan í sjónvarpinum tí í veruleikanum hava vit politikarar skúgvað okkum undan tí hetta er so mikið torført mál fyri okkum og so hava vit latið tað verið upp til læknar og heilsuverkið annars at tulka og og eisini í ávísan mun menna praksis sum nokk liggur langt uttan fyri lógina og gangið út frá at orsøkin til at flestu fólk ella at politikarar velja bara at standa til er onkursvegna tí at mann heldur tað er í ordan tað er ikki rætt av okkum politikarum at leggja hasa uppgávuna á læknar vit kunnu ikki við tíðini blíva við at skúgva okkum undan støðutakan til hetta málið takk fyrija takk so e ta edva jakobsen sum vimerking ger su væl takk fyri harra formaður eg má siga eg bleiv tá mann tá ferðin spurnaðir um tað so blívi eg rættiliga kløkk av at síggja hvussu nógv ganga inn fyri fríari fostutøku tað má eg siga og og serliga kanska nógvar
venninir sum halda tað í ordan at man bara mann kann bara bestemma
m akkurát tá ið man vil nær mann tekur eitt barn eg haldi tað er eg haldi eitn nýggj foskó tað kann gott vera lt alt kann treingja til allíkasum at er uppgradera men høvuðsheitið má vera verja lív og verja tað ófødda barnið tað at mann tekur praksiskt ella mann tekur útgangsstøði í barninum ta hevur ongan annan kjans at fáa verju vist tú ikki fær verju frá vaksnum fólki og eg haldi at at tað er øgiliga álvarsligt og tað eru nógvar tað kunnu uppstanda støður sum eru
sera álvarsligar sum gera tað at ein læknavísindi
má taka eina støðu ið í í læknavísindum málum og tað haldi eg eisini má kunna bera til men men hitt haldi eg tað t at tað at mann tjatakk so er tað jógun mikkelsen sum eina viðmerking ger su væl harra formaður fólkaflokkurin er ímóti fríari fosturtøku og tað haldi eg landsstýrismaðurin gav grott til kennar og at tað kanska er neyðugt at at eftirhyggja og regulera og rætta nøkur ting sum kundu gera soleiðis at lógin blívur betri á føroyskum tað er tað men eg má siga tað at tað er ógvuliga týðandi at vit alla tíðina verja rættini hjá barnini at liva ja takk so erta ingi línnditrissen strøm sum fær orðið gersu væltakk fyri harra formaður ja við
vil líka takka
lstýrismanninum fyri tað svarið sumahann kom við sjálvt um kanska kundi ynskt mær eitt sindur greiðari svar tí at landsstýrismaðuin sigur at har eru nøkur ting sum sum skulu vera meira modernað og hevru nakrar mannagongdir sum vit eisini hava hoyrt ikki eru í lagi so hvørjar mannagongdir eru tað sum landsstýrismaðurin meinar við familjurætturin hann varð yvirtikin í tvey túsund og átjan og har hoyrir hendan lógin um at borta so við og eg haldi ikki at tann rætta loysnin er at hava eina lóg sum áleggur læknin at taka hesa avgerðina ein avgerð sum ja eisini so væl varð greitt frá í deyviku í gjárkvøldið eina avgerð sum ikki er læknafrøðilig øh og visti ikki eru læknarnir sum skulu taka hesa avgerðina
visti tann mannagongdin er tann sum er skeiv
hvør er tað so sum skal taka avgerðina í í mínari verð so er tað bara ein sum kann taka ta avgerðina og tað er tann sum er upp á vegin og vit kunnu vera ímóti abort og so ikki fáa eina og tað er eitt val men við at avmarka atgongdina til abort so fáa vit tað vísa tølini tíverri ikki færri abortir vit síggja bara tær ikki vit hoyra ikki um tær og vit fáa fleiri kvinnur sum føla seg kanska útstoyttar og skulu skjúgva sær eina rættarskipan sum faktiskt er gjørd til at tær skulu finna út av hvussu tær kunnu snúgva seg fram í hesum heiminum og tað haldi eg ikki er í lagi og eg haldi ikki at tað gevur fólki í føroyum rætt fyri lógunum takk fyri ja takk sovorðið so vit plássa sum fyrur ígjørsa

til bjørt samuelsen hon spurdi meg beinleiðis hvussu eg fór at broyta lógina til tað er at siga at at ætlandi samgongd er ikki at broyta lógina tað er heldur ikki tað sum spurningurin leggur upp til men eg altso sum eg eisini hefti meg við í spurninghugskomuni og tað var eitt sum ruttvang nevndi at tá ið manna gongdir eru ógreiðaði so kann mann enda í praksi sum liggur uttan fyri lógina og tað er har ið eg síggi størsta problem vera tað er at vissu í tað ger seg galdandi við
galdandi lóg at mann er komin har til
til at timan førir praksis sum kanska igur uttanfyri lógina so hava tað stórt problem og tað er tann mannagongdin sum so ella so má tryggjast og sovorði er spurdi um hvat er svarið tað einfalda svarið upp á tað at er tað veit eg ikki at men at at læknin ikki set seg at læknar ikki seta seg førari at vera partur av av hesum málinum ela taka avgerð í hesum málinum tað veit g ikki um eg eri heilt samdur í altso sjálvandi er tað eisini ein læknafrøðilig frøðiligur spurningur t fremmaan á fostirtøku tað sigur seg sjálvt men eg kann bara enn einaferð staðfesta at uttan at hava endaligu svarið upp á alt tað havi eg ikki tí eg viðurkenni eisini heta er etøgiliga eymt mál at í einari lóg fostirtøkulóg so skal meginreglan vera at lívið eigur at verjast tað er útgangsstøði og so haldi at restirnar eiga at arbeiðast har út frá takk fyri ja takk so er ta ingilin didisenstrøm gerso væl takk fyri harra formaður øheg vil líka venda aftur til hettaherhetta úttalisið hjá hjá landsstýrismanninum í tí danska miðlunum dr tí at har sigur landstýrismaðurin ati tann nýggja lógin hon skal vera eftir hvat meirilutin av tí føroyska fólkinum heldur øhlandstýrismaðurin sigur at hann ætlar ikki fólkaflokkurin ætlar ikki at broyta lógina hevur ongrar ætlanir um tað er sjálvt um hann dugir at síggja trupulleikar við tí lógini sum er í dag tað kann mann so halda tað sum mann vil meni er ætlanin so møguliga tað sum landstýrismaðurin leggur upp til er tað ein ein fólkaatkvøða um ábort øheg kenni kvinnur sum hava fingið eina abort og tað gera vit nokk øll vissu vit høvdu tosað upið um tað onkur tí hon ynsktir tað og onkur
av heilsuorskum og onkur av neyð og allar so hava teir verið ígjøgnum eina óneyðuga trupla viðgerð og eina til tíðer vannarandi og ómindigerandi viðgerð sum vit faktiskt ikki bjóða nøkrum øðrum í tí føroyska heilsuverkinum og tað haldi eg ikki er í lagi og eg haldi tað at vit ikki tora at nerta við hesa lógina og broytaana eftir degnum í dag ger at vit faktiskt sleppa føroyskum kvinnum upp á fjallin takk fyrijatakk so fær sólvit nolse sísta orði ger suvæl tað sum eg vísti til tá ið í samrøðuni sigi at vísi til meirilutan á føroya fólki tá tá var einasta kanning sum fyrilág og tað var tað eg snakkaði út frá ein fín kanning sum javnaðarflokkurin fólkatingið var tað nokk eg veit ku hann ger muna á jvnaðarflokkufólkatingi og hesum tað veit eg ikki men sum hevði gjørt eina kanning aftur í tvey túsund og seytjan sum vísti at ein meiriluti ynskti ateina nýggja lóg tó við verju av barninum og tað var út frá tí at eg tosaði tá ið tað verður sagt tað ati at landsstýrismaðurin heldur at lógin skal broytast men ætlar ikki at gera tað nú so er tað tí vit hava samgonguskjal sum viti øll frin eftir besta førum menu royna at halda okkum til og tað er ikki nevnt har og tí er tað ikki eitt mál sum verður raðfest í løtuni har eru onnur mál sum skulu avgreiðast og tað er tað sum vit halda okkum til tíeg liggur á arbeiði við at gera arbeiðiuppá fosttøkulógina ikki fyri nútakk fyri
ja takk so er hasin spurningur svaraður so fara vit yvir til næsta spurning hann er eisini
til sólvitt nolsøe landsstýrismann í almannamálum viðvíkjandi serflutningstænastu til borgarar undir sjeyogtrýss ár við skerdum førleika og tað er djóni nolsø joensen ger so væltakk fyri frú forkvinna ja hesin næsta spurningurin er til landstýrismannin í almannamálum sólvit nolsøe og hann handlar um serflutningstænastu til borgarar undir sjeyogtrýss ár við skerdum førleika og hann er nokk so lokalur og inni á skálafjørðinum fyrsti spurningur ljóðar hví er eingin serflutningstænasta til borgarar undir sjeyogtrýss ár við skerdum førleika á eystaraarmi á skálafjørðinum og annars spurningur er ætlanin at fáa hetta í lag og um so er nær verður tað í viðmerkingum til spurningin havi eg skrivað at sum skilst er stórur munur á hvar í landinum tú býrt og hvørjar tænastur verða veittar tær um tú hevur serdan førleika og skal flyta teg frá heimi tínum og í skúla ella til arbeiðis landsstýrismaðurin hevur hevstu ábyrgd av at tryggja at tað eru góðar umstøður hjá øllum borgarum undir sjeyogtrýss ár við skerdum førleika úti kring landið í dag hava flestu kommunur og samstørv skipað hesa tænastu við ymiskar bussveitarar og hava avtalur við hesar sum so koyra borgararnar runt til ymiskar skúlar og arbeiðspláss men dømi eru um at kommunurnar á eystararmi á skálafjørðinum ikki bjóða hesa tænastu í løtuni hetta kann vera sera hugstoykt fyri borgararnar sum hava tørv á tænastuni sum skilst hevur tænastan verið har men av onkrari
orsøk er hon ikki í dag tað hevur við sær at foreldur og avvarandi eru noydd at fara frá arbeiði og koyra síni
vaksnu børn í skúla ella til arbeiðis fyri at finna loysnir til íkomnu støðuna verður hesin fyrispurningurin settur landsstýrismanninum takk fyri frú forkvina ólvinolsyger sovæltakk fyri og takk fyri spurningin gjóni nolsø joensen til hví eingin serflutning tænasta til borgara undir og sjeyogtrýss við skjørtum førleika er á eysturormin á skálafjørðini tað er soleiðis at serflutningsskipan landsins er ein gomul skipan sum seinnu árini hevur verið virkin í tórshavn klaksvík og í eysturoynni skipanin varð eisini galdandi ella virkin í vestmanna inntil í tvey túsund og ellivu haldi eg tað var og kommunurnar í eysturoynni valdu so at uppsiga samstarvið
um serflutningsskipanina frá fyrsta januar í tvey túsund og nítjan serflutningsskipan landsins tað eru kommunurnar sum reka tað skipanina og so verður skipanin fíggjað helvt um helvt av teimum kommununum sum eru ískipanini og landinum harafturat kunnu kommunurnar so eisini krevja eitt lítið brúkaragjald frá teimum
sum brúkarnar í nýggju lógini um almannatrygdu tænastur har er so ein heimild hjá okum at veita flutningr til persónar í bera brek tað er so tænastur til sum kunnu veita sambært almannalógini tað er til dømis har til dømis ikki írokna arbeiði og skúlaflutning men til dømis umlætting endurvenjing og ymiskt annað kunngerðin er ikki gjørd sambært tí lógini har varð eisini sagt beinanvegin har vóru nakrar kunngerðir sum fóru at verða seinni men tann kunngerðin er ikki gjørd og tað arbeiðið er ikki er ikki raðfest higartil tað er tað ikki takk fyri ja takk so er tað onnur tingfólk bjarni hammer ger sovæl takk fyri frú forkvinna tað sum sagt tað vísir seg at tað eru nøkur fá fólk sum detta nir ímillum øgiliga óheppi og sum støðan er í dag sum landsstýrismaðurin vísir á so eta helt um helt har kommunurnar bera ein part av av kostnaðinum og so landsstýrismaðurin ella landsstýrið hin partin ella almannaráðið men nú eð landstýrismaðn gjørdi vart við at tað eru nøkur undir sjeyogtrýss sum eru illa fyri sum detta veruliga niður í millum landsstýrismaðurin vísir á at kunngerðin er ikki gjørdir akkurát her so vóna okur løgtinginum at landsstýrismaðurin sum fer út í loftarisína skjótast gjørligt g um ikki annað tekur uppi samskiftir við kommunurnar hvussu mann kann fáa seg her tí hesi fólkini við skerdum førleika
altso hetta er tað veikasta fólkin í føroyska samfelagnum sum eru undir sjeyogtrýss og ofta heilt ung tí vónøkur av landsverkmaðurum fer út og ger ein innsats fyri at fáa
sipa pláss o tað vísir at tað eri kanska bara hesig her í føroyum í løtuni takk fyri vónandi ja takk so er a spyrjarin aftur djóni nolsø joensen gersvætakk fyri frú forkvinna og takk til landssmaðurin fyri svarið sum forklárar hví so er og tað er øgiliga spell at hoyra ati eg haldi at hetta er øgiliga smábeløpur vit snakka um sum sum kommunurnar haldi eg sum hava valt at siga uppsiga samstarvið tí tí tað er haldi eg øgiliga óvirðiligt fyri serliga foreldur at vaksnu børnum skulu burtur frá arbeiði mittu altso kanska opnar eitt arbeiðstilboð til tey klokkan níggju har sum har tey mugu fara frá arbeiði og koyra koyra børnini lla og tey vaksnu børnini og og tey fáa frí kanska fyrr upp á dagin og som skuldi aftur frá arbeiði tað tað forstýra øgiliga nógv ein ein ein daglig dag og og tað er óvirðiligt fyri allar partar bæði fyri foreldrini og ikki minst fyri fyri borgararnar sum har tðeg haldi er ein ein sjálvsagdur rættur at ati at tey fáa hesa tænastuna og um tað eru hundrað ella tvey hundrað túsund skulu játta ðear á fíggjarlógini komandi til til so haldi eg tað tað sum landstýrismaðurin eigur at gera ella streingi á fyri í teimum umráðunum sum hetta her manglar og tað er tað er tað kanska ikki talan um um so øgiliga nógvar borgarar so tað er kanska talan bara u um um um nakrar heilt fáar sum vit tosa um og men men tað rakar øgiliga hart úti í hjá teimum og tí fari egat heita á ella landstýrismannin ati at at kanska at hyggja nærri at kunngerðini og og kanska fáa tað sett í gongd sum skjótast í í politsku skipanini so at vit fáa eg veit ikki hvussuman akurát ger tað roynt teknisktmenn men men kanska fáa harsum harsum kommunurnar ikki samstarv ella hava sagt upp
at tær at at landsstýrismaðurin ella upá onkra máta í kunngerðini fer inn um kompen
sera ella við tí tí partin sum landinum landið eigur at at so at vit tryggja okkum at hesir borgararnir fáa hesa tænastuna tí tí tað tí ag eru øgiliga vit tosa ikki um nógvar pengar men vit tosa um tað bettía øgiliga ógvar hesar familjurnar so vónandi fer landstýrismaðrin at taka taka fatt í dag og raðfesta tað takk fyri frú forkvinna jtakk so er tað rja takk fyri tað er rætt sum bæði bjarni hammer og gjónu nols joensen vóru inni á atitá ið ein tænasta av hesum slag verður skerd ella ávirkað negativt pág ein annan máta so raka tað øgiótrúliga hart tey fólkini sum tað tað rakar orsaka tí at tænastan hevur so ja í summu førðum avgerandi týdning fyri teirra vælferð at tað tað kundi eg kanska verið glaðari um tay verður uppi fyrru ferð at raðfesta tað arbeiðið er nakað
sum eg ætli mær at fara undir tí at vit hava
ja vit hava bundið okum til hetta her í lógini og hetta her vit brúka øgiliga nógvar pengar upp á eila nakað annað og hetta her er kanska ikki tað økið sum er verður dýrast at reka hóast tað fara at kosta nakað meira enn bara nakrar hundrað túsund so ætli eg mær øll farn at royna at at hetta skal raðfestast nú og at kunngerðin skal gerast soleiðs at tey fólkini sum veruliga hava tørv á hosum og sum kanska nú ikki fáa eina tænastu sum tey eru so ella so at hagav at tey skulu fáa hana so tað ætlir mær í øllm førum at arbeiða fyri tað sum eg kann takk fyri ja takk fyri frú forkvina og málið hjá mær var jú eisini við hesum fyrispurningin at fáa sett líkasum sjóneykuna á og kanska leggja ett ávís trýst á so at tað verður visti tað ikki er ta ella visti t tænastan ikki er at so at landsýrismaðurin tekur ábyrgd av tí og tað ljóðar so at hann ætlar at gera tað tí haldi eg jaligt og til rósulandsrsmann fyri tað at hann ætlar at raðfesta tað og fáa ta kunngerðina at soleiðisnar ati í lag soleiðisnar at vit kunnu veita hesum borgaranum hesa tænastuna sum er ein haldi eg ein mannarættindur í dag at at kunna fara til arbeiðis uttan at skula hava klsu meg siga at at at belembra foreldrini tí at tey hava tey hava sínir arbeiðir og heta er hetta er kanska eitt mál og ein ein orsøk til at kanska nógvr foreldur síggja vit tey ikki fáa hesa tænastuna ella sum er ein ein púra natúrligt í í grannalondunum hjá okkum attey so kanska síggja seg noyddan at flyta av landinum og hvørt á sínum og vit hava brúk fyri øllum føroyingum vit hava brúk fyri øllum eisini teimum foreldrunum sum sum vara av hesum børnunum og og tí er tað ein ein mis resursu visu vit visu foreldrini skulu til at umhugsa at at at flyta av landinum kanska hava tey verið og hava fingið hesa tænastuna uttanlanda o koma heim aftur og fáa hann ikki á føroyum og tí tí er tað eitt eitt øgiliga veri øgiliga spell at atvit
ikki kunnu gera tað síðsta sum skal til fyri at
at vit tryggja okkum at øll at øll foreldur og allir borgarar fáa hesa her tænastuna tí at tey hava nokk at stríðast við í í daglidegnum og og og tað skulu hava tað sum eitt eitt keðiligt mument ervitaimn e ikki at kunna og eisini yvir fyri sínum har sum tey arbeiða í sínum kolegum sínummedmenniskjum har sum tey eru saman við og sínar familju har tað betíðir nakað t at at líkasum at tar var stoltur av tí at eg kann koma til arbeiðis uttan at foreldrini hjá mær skulu bolembast hvørja ferð tað er tað hevur nógv størri týdning enn enn vit geva okum far um og tí er tað gott at hoyra at landstýrismaðurin tekur tað upp og vónandi fáa vit eina loysn á hesum málum takk fyri frú forkvinaja takk so var hasin spurningurin svaraður vit fara so yvir til spurningurn nummar tíggju sum eisini er til sólvít nolsøe landsstýrismann í almannamálum viðvíkjandi avgerðina um at steðga uppjalsveiting og spyrjari er bjarni hammer ger so vælja takk fyri frú forkvinna og hesin spurningurin er sum sagt til sólvitt nolsøe og tað er um avgerðir um at steðga uppihaldsveitingum spurningarnir soljóðandi hvussu nógvir borgarar hava fingið sína up
bíhaldsveiting støðgaða frá degi til dags áðrenn í tvey túsund og tjúgu
uð tvey túsund og einogtjúgu og higartil í tvey túsund og tveyogtjúgu spurninguri nummar tvey í hvussu nógvum á hesum førum hevur borgarun ikki fingið eina avgerð fráboða fráboðaða sambært fyrisitingarreglunum við grundgeving kærvavlaging og við eini freist um næruppihaldsveitingin støðgar uppihaldsveiting tað er seinasta átak at lata fíggjarliga sperdum borgarum ið ongan annan møguleika hava fyri at uppihalda sær og familjuni eina veiting til lýsins uppihald borgarar ið móttaka uppialsveiting hava ikki møguleika at forsyrgja ser á annan hátt til dømis grunda á sjúku tá almannaverkið støðga veiting hjá hesum borgarum hava tey hervið ikki pening til at forsyrgja seg sjálvan til mat til aðrar útreiðslur at støðga eina uppijalsveiting er tí eitt sera álvarsligt og ógvusligt inntriv ið skal viðgerast sambært galdandi fyrisitingarreglum og fráboðas borgara áðrenn avgerðin verður sett í verk altso áðrenn avgerðin verður sett í verk um at støðga um at støðga veitingini borgari eigur tí at fáa fráboðan el at fáa fráboðan ætlanarskriv um at ætlanin er at steðga veitingini frá ávísum degi við einari hoyringsreist ein møgulig avgerð eigur at verða fráboðað við kæru vegleiðing soleiðis at borgarin fær møguleika at royna málið altso fyrisitingarliga fyri at fáa greiða á hvussu slíkar avgerðir verða viðgjørdar verður hesin fyrispurningurin settur landsstýrismanninum takk fyri frú forkinj takk so er tað landsstýrismaðurin sólvit nolsøeger so væl
ja til takk fyri spurningarbeintámar og til fyrsta spurningin hvussu nógvur borgar hava fingið sína upphaldsveiting steðgaða frá degi til dagss í tjúgu einogtjúgu og tveyogtjúgu til tað er at svara at tað er ikki eitt yvirlit sum almanverkið førir nær ein játtan um upphaldsveiting verður tikin aftur ella
hvussu nógv fólk hava fingið l hava fingið sína uppjalsveiting steðgaði frá dagin til dags tað er ikki hagtøl sum almannaverkið hevur tað kemur javnan fyri at broytingar koma henda sum ger at borgarin framhaldandi ikki lýkur treytirnar fyri at fáa uppjalsveiting og tá eg liggur so eisini ein fráboðanar skylda sambært lógini at fráboða tær broytingarnar til almanaverkið og tað hendir eisini sum eg skilji í allarflestu førum men sambært teimum upplýsingunu sum vit hava fingið so kemur tað ikki ofta uttan at hagtølini aftur har eru til taks tað burdi tey kanska verið at uppijaldshjálp verður tikin aftur tí at borgarin ikki heldur sína skyldur tað hendir næstan ikki til nummar tvey í hvussu nógvum av hesum førum hevur borgarin ikki fingið avgerð fráboðaða sambært fyrisitandga reglunum so er tað í grundini sama svar sum í til nummar eitt at almanaverkið førir ikki yvirlit yvir hvussu ofta borgarar ikki hava fingið eina avgerð fráboðaða sambært fyrisitingarreglunum og men sjálvandi leggur øll skipanin seg eftir at avgreiða øll mál á rættan hátt og sambært teimum reglunum sum sum fyriliggja á økinum takk fyri ja takk so er tað onnur tingfólk sum kunnu fáa orðið edva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja nú verur tað spurt inn til tað við uppialdsveiting og sjálvundi tað stendur ikki nøkra ordliga forkláring um eg hugsi hvat hvat er tað sum sum er nakrar tankar aftanfyri tað sum spyrjarin spyr inn á hvat er tað sum kann gera at ein uppijalsveiting steðgar kriteriin fyri tað akkurát tá ð tað kemur inn í tær ymisku veitingarnar so eg má kann ikki altíð nóg væl inn men kvann gott skilja avbjóðingarnir sum
støður sum sum borgarar kunnu koma í hvussu mann hevur eina veiting sum sum steðgar frá degi til dags ofta hevur tað møguliga eina eina forkláring hvat grundgevingin er
men men kanska vit koma hoyra eitt sindur meira um tað nú í í næsta teimum næstu umfarinum tí at tað er tað hevur mann mann hevur nøkrum mið at passa so tað kann vera ein stór avbjóðing í familjuni og serliga visti er sjúka sum er uppií at mann ikki hevur tørv ella ikki hevur møguleija takk so er tað høgni hoydal eina viðmerkingffrú forkvinna eg haldi at um hesi hagtølini ikki finnas sum lanstýrsmaðurin upplýsir so haldi eg at fer heitan um at um at útvega tey og serliga tann partin sum snýr seg eisini um at fáa eina fráboðan og at fáa kæruvegleiðing har ivist eg onga løtu í bara við teimum teimum tí innliti eg havi at tað er kansta tanntruplasta parturin hjá fólki sum eru ein trupularastøðug endamálið við einari uppjavsveitin májeg vera tað at fólkini fáa fáa fáa liva at gerandslívi kunnu menna seg aftur at at hvør hevur orkuna til at fara í holt við at at fáa gjørt eina kæru g framt eina kæru og tílíkt og et hugsaðum at landstýrsmaðurin segði meira um tað altso hvør hvussu hvussu hvussu er tað við fáa fáa fólk altíð eina kæruvegleiðing og fáa tey møguleikan fyri at fáa ein n ein sum umboðar seg í tí kæruni soleiðis at soleiðis at tað ikki verður tillildarligt hvør hvør hvør dugir best at at at gjøgnumskoða systemið sum sum sum ikki missa støðuna ja takk før fyri frú forkvinna ja landsstýrismaðurin hahann segði sjálvandi ikki so nógv men hann segði eisini nokk so nógv haldi eg við ikki at siga nøkur ting tað er einki yvirlit og eingi hagtøl uttan iva passa tað men men tað trúgvi eg er ikki so leingi at finna fram og g tað kann mann altíð fara senda kanska ein skrivligan spurning so vil almannaráðið finna tey hagtølini fram landsstýrismaðurin tá sum hnn er øgiliga
breiður í hann segði tað er ein fráboðana skylda í fylgilóg tað er viktigt at hoyra og so segði landsstýrismaðurin tað
at tað hendir næstan ikki hendir næstan ikki at tey fáa at fráboðanarskyldan er altso landsstýrismaðuri sigur at tað kemur fyri men tað kemur ikki ofta fyri men tað sum okur nokk blevur samd um gangið út frá at á ið tá ið tað mann ikki fylgir lógini fyrisitingarlógini frvið at boða við at fráboða so er tað ein feilur í hesum førium frá almannaverkinum so kann mann siga hví er hesin spurningurin settur tað er tí at tað eru dømi um at veikfólk sum sum tey eru oftani hetta r tann síðsta veitingin sum tú fer hon er ikki høg og tað er altso við uppiðjalsveiting og tað er at hað eru veik fólk sum kanska eru sálarliga veik sum hava fingið uppijaldsveitingina tikna frá teimum uttan at færa at fáa eina fráboðan um tað simpilima steðga frá degi til dags og so rykkir mann eftir tíð og so víðari og so aftaná kanska meir en en heilan mánað
tá fær mann tá fær mann fráboða skrivliga at veitingin
min e støðga men hon er ikki støðga tá hon er støðgað við alturviskandi kvast og flolforkvinna tað er ikki í lagi at menn ger tað og tag haldi eisini tað r í lagi tað skal hava loyvi til at gera ein feil men so haldi eg mann eisini skal hava loyvi til eitt rættana aftur tí tað er eitt te er tann besta eginleikin hjá landstýrismanni og hjá serliga fyrisitingini sum hevur eina øgiliga stóra makt at mann rættar teirman hevur gjørt tað ein feil og so landsskúmaðarin sigur tað kemur fyri ikki ofta at mann ger tí líka feilur men tað kemur fyri og har kann jú so eisini vísa á at tað eru dømi nýliga har ið tað her er komið fyri har sum fólk veruligu dóttirnir millum niður millum veikfólk tí at tit gjørdu ein feilur og tí haldi mann eigurit at fóra efta han aftur takkfyri ja akk so er tað landsstýrismaðu so væl takk fyri ja at mistøk koma fyri
har ið fólk arbeiða tað kemur í dag tað vita vit
og eisini íeg var eg av koma feilir fyri viðvíkjandi einstøkum málum so málsviðgera vit ikki her so tað fari eg ikki at viðmerkja annað enn at siga at skipanin almennu skipaninir kunnu vera tungar og til spurningin hjá høgni hoydal um kæru vegleiðing so veit eg ikki í hvørjum í einstøkum førum hvørjum einstøkum føri um kæruvegleiðing verður framd tað veit ikki tað eru so málsviðgerðar sum sita hvørjum einstøkum máli men kæru møguleikar eru har og eg veit eisini í summu førum eru at fólk sum ikki hava orku til at gera tað og vissu skipanin ikki livir upp til tað at mann ikki í at at fólk sum hava tørv á almanaverkinum so erla so ikki verða kunnaður nóg væl jamen so er tað absolutt nakað sum vit skulu seta inn um tað at tað er ein generellur trupulleiki av i ikki varhugan av tað kann sjálvandi kannast betur tað kann tað gott men eg havi ikki varhugan av at tað er ein generellur trupulleiki men sjálvandi eitt ein sak er ein sak for nógv tað kunni sjálvt blíva samd um menmekæru møguleikar fyriliggja so og og tann skipanin sum er uppsett verður hon fylgt hon er góð í øllum førum tað er hon og tað týdningarmesta í hesum her sjálvandi er tað at vist eru at rættartrygdin hjá fólki eisini tá ið tað eru íholt in almannaskipan hon skal sjálvandi vera í lagi og og vistihoni ikki er tað so er tað í sær sjálvum ein trupulleiki men eg havi ikki varhugan av sum sagt tat tað e eitt generelt problem og teir kæru møguleikar sum fyriliggja haldi eg eru fínur tað kann eg endurtaka men vegleiðing eigur sjálvandi at verða givin har sum hon er neyðug tað er sjálvsagt havi gógman siga takk fyri jatakk so fær bjarni hammer orðið afturtakk fyri frú forkvina tað sum er øgiliga gott her band her mann hoyrir ú tað er tað landstýrismannin sið hetta eru ikki eitt generelt problem tað betýðir at tað er nakrar heilt fá sum dettarnar ímillum ta er nakrar heilt fáir feilir sum verða gjørdir tí eigur tað so samstundis at verða heilt nevnt hjá landsstýrismanni at fáa rætt hesum feilina ikki rætta feilina frameftir men rætta eisini feilirnir at teimum sum hava funngið eina skeiva viðr
ir og sum hava verið fyri mismunni aftureftir tí tey sita og bíða eftir hesum veitingunum sum eru hildnar aftur har sum tað er eitt landastað ikki
loyvi til at eg hildu hesar veitingarnar aftur tí tað er øgiliga greitt í lógini at tú kann ikki steðga einari veiting afturvirkandi uttan at tú fer at vita at tín veiting fer at tú fer at missa tína einastu inntøku um fjúrtan dagar ellan mánað men tú fer at vita at tú hevur mist hana bara og tú heu mist hanna aftureftir uttan át fungið heni ti er tað góðar við hesum her tað er iker geneproblem tí er tað mín vón at landsstýrismaðurin fer heim ella heim úti í almannaráðið og prøvar at rætta hesir skeivleikarnir sum eru so fáir sum hann sjálvur málber seg og tað er gott at hoyra at tað kemur sjáldan fyri men okur hava fingið at vita her frá tekstus vøðurðarpalli at teir verða gjørdur feilir har sum fólk eru verða gjørdir feilr men fáir tí er at fara í rætta teir tí at sum landsstýrsmaðurin eisini segði hetta er ikki nógvur feilur men tað rakar ikki nógv fólk men tær rakar óalmindiliga hart hjá teimum sum tær rakar tí tey missa altso ikki eitt sindur men missa alt teirra livirgrundarlag og tað er tíðin fer skjótt men tað er so okra vón ug míni vón í hesum førum at settahann á spurninginum at at bíða eina bíða eitt sindur og vónandi fer landsstýrismaðurin at rætta hesar feilarnar ruddu upp í hesum fái feilunum sum verða gjørdur og syrgja fyri at tey sum hava mista samsýninguna órættrvíst fáa hana aftur ella fáa hanaakað sum tey eiga og so kann mann kanska fáa ein skrivligan spurning seinni um vit um mann kann fáa nøkur hagtøl yvir yvir yvir hesi her tingini har sum mann ger nakar feilir tí tær eru ikmsum ikur skilja men takk fyri frú forkvinna j takk so er tað ndsstýrismaðurin sólvit nolsøey gersæja takk fyri øeg viðmerki ikki ítøkiligt mál tað ger eg ikki eg vil bara siga tað at ati tað avgerandi tá ið mál av teimum
slagið sum bjarni hammar lýsir íkoma so er tað týdningarmikið at vit hava kæru møguleikar og vit hava møguleikar at fara víðari við málum sum kanska av av eru
skeivt viðfarin og teir kærmøguleikarnar meti eg eru til staðar og eisini fyri at tryggja at er tað ein borgara sum er órættaður jame so hevur hon onkustaðni at fara tað vil eg øgiliga generellu viðmerking tað veit eg men tað tí at eg fari ikki inn í einstøku mál at at viðmerkja tey her at kærmøgulikar fyriliggja og at endiliga er er tað borgara sum felag se órættaður um at brúka tað men aftur har kemur tað kanska til vegleiðingina tað er kanska ikki øll sum vita tana væl og um tað er eitt problem so er tað tað problemið vit eisini kunnu taka upp takk fyri ja takk so er hasin spurningurin svaraður so fara vit nummar ellivu til sólvit nolsøe landsstýrismann í almannamálum viðvíkjandi giftum og sambúgvandi pensjonistum og spyrjarin er rutt vang ger so væltakk fyri frú forkvinna hetta er eitt mál sum við millum bilum hevur verið uppi og vent og eg haldi meg kunna siga at fleiri landsstýrið hava ætlað at gjørt nakað við hetta og tað er hetta her við at mann javnstillar giftar og samlivandi pensjonistar tað er nemliga soleiðis at pensjónin er roknað út eftir tørvinum um um fólk búgva saman ella ikki og tað sigur seg sjálvt at tann økonomiski tørvurin er tann sami óansaman er giftur ella sambúgvandi men allíkavæl fær mann pensjón sum stakur tá mann ikki er giftur og tískil fær mann nógv meira og og tað eru tað fleiri sum hava undrast yvir og tá ið mann fer at broyta hetta ella um mann fer at broyta tað so fer mann sjálvandi ikki at broyta tað fyri tey sum eru í skipanini men men fyri komandi pensjonistar taki eg fyri givið ná men spurningurin ljóðar ítøkiliga so hóast fleiri landsstýrið hava vilja fingið hetta broytt so er tað framhaldandi soleiðis at tað verður gjørdur munur á
sambúgvandi og giftum pensjonistum sambúgvandi pensjonistar fáa pensjón sum stakir hóast fíggjarligu umstøðurnar hjá teimum alt annað líka eru tær somu
ogsum hjá giftum pensjonistum hetta kann sýnast órættvíst men sum skilst eru viðurskifti sum forða javnsetingini av hesum annars líka stillaðu pensjonistum eitt hvørjar eru orsøkirnar til at giftir og sambúgvandi pensjonistar ikki javnsettir tvey ber til at rudda av vegnum forðingar fyri at gift og sambúgvandi verða javnsett og trý arbeiðir landsstýrismaðurin við at javnseta giftar og sambógvandi pensjonistar takk fyri ja takk so er tað landsstýrismaðurin sólvit nolsoy ger sovæltakk fyri til svarð upp á baði nummar eitt og tvey hvørjar orsøki eru til at giftir og sambigna pensjonistar ikki javnsettir um tað ber til at rudda forðingarnar av vegnum fyri at javnseta tey blóggávan har tað er munur á giftum samlivandi er upprunaliga frá einari tíð har ið mynstrini vóru øðrvísi enda er
eru í dag men samfelagið hevur flutt seg rættiliga nógv síðani tá og tað eru nógv fleiri sum í dag eru samlivandi heldur enn gift lóggávan tann føroyska almenna lógan hevur flutt seg men kanska ikki justerað seg nóg nógv til ta nýggju støðuna sum sum hendan seinnu árini eru fleiri broytingar
gjørdar í lóggávunim sum tekur skilnaðin millum gift og samlivandi burtur og seinastu nógvu árini hevur mann miðvíst roynt at gjørt tar broytingarnar broyta lóggávuna soleiðis at gift og samlivandi ikki verða viðgjørdøðrvísi men javnsett skipanir eru settar á stovn men mann er tí at eg ikki komin á málið enn tí atsamlivandi pensjonistur fær enn í summum førum hægri veiting enn gifti pensjonistur tí um í teimum førum til dømis har í tvey sum eru skrásett at vera støk búgva saman er kanska grannar hjá einum giftum pensjonistafari har fáa tey ja sjávandi alstanda á støðuna eftir øgiliga innvikla pensjónslóggávan hjá okum men kanska eini trý túsund krónur meira um mánaðin kunnu tey hava sum samlivandi støk men samlivandi heldur enn gift øog so til svarið ætlar mann at gera nakað við tað aso tað er ikki soleiðis at hetta er eitt mál sum stendur í aftur hesum her samgonguskjalinum so tað e ikki eitt mál sum er raðfest higartil í almannamálaráðnum tí tað ger mann sjávandi út frá samgonguskjalinum tí hava vit ikki ítøkiliga arbeitt við hesum málinum eftir ráðnum enn tað hava vit ikki gjørt nú tíum farin konnur kunnu fáa vimerkidvacobsen ger sovæl frú forkvinna hetta hevur veriðí jøvn ímillumkini spurningurin sum rutvang akkurát setir nú hevur av og ávirka vend í tí politisku skipanini og tað evur kanska ofta botn ítí at tá ið mann skal líkastilla hvønn veg líka stilla mann so tí at tú hevur akkurát somu útreiðslur visti tvey búgva saman grundin til at mann hevur eina t sindur lægri bensjón tá er tí at mann er við at mann er við til at deila sína útreiðslur
og tá ið mann er blívur stakur so fær mann nakað hægri tí mann
mon hevur ofta lutfralsliga nógvar fastu útrerslur sjálvt um mann blívur stakur eg havi ofta hildið kanska tað at avbjóðingin onkuntíð í sambandi við tei massunani veruliga er stakur at at hon kanska er ein sindur lítil munur á tí mann mann mann brendi somu oljuna fyri tað um ein pensjonistur blívur einsamallur so tað er kanska tað togaríið um men men mann kann gott skilja at tvey fá sum støkja takk bjørt samuelsen eina viðmerkinggersovæl takk fyri eg haldi at heta ar ein øgiliga viðkomandi fyrispurningi sum rutt vang hevur sett men eg kundi hugsað mær at landsstýrismaðurin upplýsti eitt sindur tí heta hevur nakað vit hava umrøtt ofta tá tað snýr seg um aðrar almennar skipanir altso almennar veitingar har taðvar hvussu fyrr var soleiðis at tað var munur ávíst gift ella sambúgvandi í mun til um tú kundi fáa ymisk sgjøld kann lansstýrismaðurin upplýsa í mun í hvønn mun hetta við forsyrgjaraskyldini er javnsett í mun til aðrar almannaveitingar ella um tað eisini har er stórur munur á hvat ið gift og sambúgvandi kunnu fáa útgoldið ja takk so er tað ruttvang ger sovæltakk fyri ja hetta er sikkurt í nógv meira kompliserað enn bara kann at tað kann svarast upp á nakrar minuttir her var tað ein borgari sum vendi sær til mín við hesum her spurninginum og tí hugsaði eg nevniliga at taka tað upp g vsti eg misti eg minnist rætt og nú var tað forkvinnan sum situr í stólinum her sum var við til at gera ta pensjónsnýskipanina som var tað ætlanin at fáa tað gjørt í sambandi við pensjónsnýskipanina men av einaðr praktiskari orsøk bleiv tað ov trupult at fáa tað broytt í minnist ikki ordiliga hvør grundgevingin var men taðhevur nemliga undrað meg tí at mann annars í almanna lóggávu hevur í hvussuer í rættiliga stóran mun javn
sett gift og samlivandi eitt nú í mun til barnapengar og annað altso har ger mann ikki
mun á hvørt fólk eru gift ella tey eru sambúgvandi vist tey hava felags bústað jamen so eru tey eitt par so so vissi landsstýrismaðurin hevði kunnað víst á um tað eru serliga plaktiskar avbjóðingar mun til pensjonistar takk fyri ja takk so er tað landsstýrismaðurin aftur sólvitt nolæø ja takk fyri ø praktiskar forðingar ella skipanarligur forðingar ella hvalla hvat tú vil eru ikki altso um mann hevur hug ella hug altso um at seta sær tað um mann setir sær tað fyri politiskt at broyta hesi viðurskiftini so ber tað til akkurátakkurát hví mann fyrr ikki hevur gjørt tað tað tað eri eg sara skildur tað veit eg ikki men tað sum hevur kanska týdning í hesum tað er tað at velur mann at gera nakað so er tað ein
broyting sum tú más gera frameftir altso var tað at tað skal
fyri tey sum seinni komu upp í skipanina tí at tað kann raka og tað kann eisini vera tí at tað kann eisini vera norsktur til at at mann ikki hevur gjørt tað enn tað kann raka pensjonistar sum nú eru í skipanini nokk so meint at fáa nakrar túsund og mánan gera stóran mun hjá pensjonistum so skal mann gera eina broytingu í hesum her so eigur mann at hyggja frameftir so vil eg eisini siga tað at í grundini átti mann gjørt tað nógv størri arbeiði enn bara hetta her eina við at hyggja eftir teimum almennu skipanum sum vit hava tað verður kanska í als ov stóran mun stýrt av tilvild hvør
verður hvussu almenna skipanir so djútu sovorðnaðka og mann hevur gjørt ov lítið við at
tryggja ein samanhang millum allar møguligar skipanir so tað er ein nógv størri arbeiðsjóvan sum skal gerast men tað er absolutt nakað sum eg haldi at mann átti einaferð at gjørt og havi hetta kanska eisini ein partur av tír takk fyri eg fari at takka landsstýrismannin fyri svarið og tað er áhugavert at tað er ikki tí at tað er nøkur praktisk forðing fyri at fáa hetta gjørt og sjálvandi hevur tað eisini nakað við at gera at at sum landsstýrismaðurin vísti á í fyrsta svarunum at tað hava kanska ikki verið so nógvir pensjonistar sum hava búð saman ógiftir og tí hevur kanska ikki spurningurin fylt so nógv eg fari eina ferð at takka landsstýrismanninum fyri svarið ja takk so er hasin spurningurin avgreiddur vit fara so til spurning nummar tólv til sólvit nolsø landsstýrismann í almannamálum viðvíkjandi ógvusligum hækkingum í orkuprísum og livikostnaðin hjá húsarhaldinum og spyrjari er bjørt samuelsengrsæfrú forkvinna
spurningarnir ljóða soleiðis hvussu nógv meira væntast at eitt húsarhald skal gjalda fyri at hita sær húsini í vetur og komandi ár hvussu nógv verður væntað at streymprísin hækkar hetta
tíðarskeiði hvussu nógvir vænta at samlaði livirkostnaðirn hjá húsarhaldum hækkar orsakað av hækkandi orkuprísum hvussu nógv er hetta í mun til tann stuðul í ætlanin er at lata húsarhaldið teir skjótt hækkandi prísirnir á brennievni matvørum og øðrum neysini á vørum rakar nógvar familjur sera meint í hesum døgum neyðugt er við greiðum metingum og framrokningum av hvussu hetta fer at ávirka fíggjaorkuna hjá føroysku húsarhaldinum komandi tíðina og harvið møguleikarnar at fáa endarnar at røkka saman landsstýrið hevur avgjørt at ein oljustuðul skal latast húsarhaldin sum hita húsini við olju sambært uppskotinum verður hesin stuðul ein eingangsupphædd upp á sjey túsund krónur til familju ið lúka ásettar treytir stórur partur av heiminum er á markinum til eina orkukreppu sum vit hava hoyrt nógv um seinastu tíðina og sambært altjóða miðlum er væntandi at prístøðið verður so høgt at nógvar familjur ikki fara at hava ráð til at hita sær húsini strframleiðslan í føroyum er framvegis í stóran mun teknd at olju tí kann eisini væntast at streymprísirnir hækkað og tá verður sjávandi hugsað um tey sum hita sær húsini við ymiskum streymbundnum hitaskipanum men hesi eru so ikki fevnd av av stuðulsuppskotunum hjá landsstýrinum í uppskotinum til oljustuðul verður víst á at hækkingin í prístalinum hevur verið óvanliga stór fyrsta og annan ársfjórðing í tjúgu tveyogtjúgu spurningarnir verða settir fyri millum annað at fáa fram hvørjar metingar av prísvøkstri og útreiðsluvøkstri í komandi ársfjórðingum liggja handan valið at áset
á stuðulin til sjey túsund krónur til húsarhald sum
hita bílið við olju og sum hava lutfalsliga lágar inntøkur tað er tey sum kunnu fáa henda stuðulin takk fyri ja takk so er tað landsstýrismaðurin sólvit nolsøe gersovæl takk fyri og takk fyri spurningin bjørt samuelsen til nummar eitt og nummar trý hvussu nógv meiri væntansti húsaræ skal gjalda fyri hita
hasæar húsini og samlað livirkostnaðurin er samlaði livirkostarin hjá húsarhaldinum hækkar orsakað og hækkandi orkuprísum so er tað akkurát avbjóðingin sum vit hava havt tá ið vit hava arbeitt upp á tann tað oljuískoytið sum nú skjótt verður lagt fram tað er tað at tað er ótrúliga torført at siga nakað um hvussu tølini frameftir fara
ba at síggja út og millum annað tí oljuprísirinir hækkað øgiliga svinga varierað øgiliga nógv øgiliga drastiskt og frá einum degi til ein annan í mun til spurning nummar tvey hvussu nógvir vænta streymprísurin hækkar hetta tíðarskeiðið har hava vit spurt omafyri úti á umhvørvisstovuni sum sigu víðari frá sev ati enn er eingin avgerð tikin um streymprísin um hann fer ati hvussu hann fer atum at fer at broytast annað enn at hann fer ikki at hækka munandi er svarið sum ter hava fingið mentað er sjálvandi nakað sum sev skal tosa um nærri um hjá innií felagsskapinum og saman við teimum sónum sum eiga sev men har er svarið í øllum førum at tað fer ikk at kka munandi og tað er eisini aftur hendan óvissan sum við blíva við á rena inkun í tá vitarbeitt við hesum uppskotunu um oljuískoytið tað er tað at tað er øgiliga torført og næstan ógjørligt at siga nakað hvussu tað fera at síggja út frameftir tí hava vit valt íoljuískoytinum at arbeiða aftureftir har kunnu vit í øllum førnum staðfesta hvat ið hevur verið og atleggja at t veita stuðul til teirra sum eru harðast ragt seinast u sjey mánaðirnar av oljuni har ið ein oljutangi er hækkaður í miðal túsund krónur um mánaðin síðani síðan febramánað tí at har kunnu vit kompensera fyri tær eykaútreiðslur sum tey hava havt í øllum førum takk fyri ja takk so er tað onnur tingfólk høgni hoydal ger sovælja frú forkvinan lanan við reistu henda spurningin um tað tað økjandi kostnaðarstøðið sum rakar ja sjálvandi serliga tey sum hava minst sera meint og landsstýrið tosar enn bara um oljuna oljan er ein stórur partur av tí men eg havi sagt landsýrsmannin fyrr at eg haldi tey á skeivari leið við teirri við tí uppskotim tey hava gjørt tí tað er eisini gerandiskostnaður sum heild og eg rokni við at løgtingsfólk ini her munnu vita
hvussut er hjá einar familju bara at fáa tær vanligu útreiðslurnar at hanga saman í dag í í gerandiskostnaðinum og tí fara bara staðiliga at heita á landssýrsmanninum um at taka sær taka
aðrar mynd av hesum her og ikki bara at tosa um eitt eina eitt oljuískoyti sum í roynd og verður kanska bara verður verður verða stuðul til oljufeløgini sum ikki verða trýst til at lækka sínar prísir í eina slíkar krepstøð ja takk so er tað hendrigold gersvæja takk frú forkvinna nú hevu okur so heldier útnorðaráðnum hok har aktat verið í grønlandi í nouk og stutt frá hotellinum so var ein bensinstør so gekk eg for bíi við eiparnin sum eg jú kann jeg brúkast til alt og har var prísurin á dysil tann dagin fýra krónur og fimmoghálvtrýss fyri liturin og bensinprísurin fýra krónur og rti fýra krónur og fjøruti bensinprísur og fýra fimmoghálvtrýss já har er eingin far eingin avgjald á tað er ein vesiligur munur á okra prísirnm áog tí og tá tá hava teir tryggjað næsta ár út roknaði tað við næsta árið út ja takk so er tað jóhannus joensen gersæy forkvinna ja kostnaðurin hjá húsarhaldinumm í í føroyum og øllum norðralondunum um mann kan iga øllu europa er hækkaður rættiliga nógv seinastuni og tað verður sagt at øll lond í europa hava avbjóðingar við hesum her um mann snakkar um tað tann størsta avbjóðingin sum er beint her fyri framman og tí hugsi um mann ikki eigur eisini at umhugsa at mann eisini lækkar avgjøldini á hesar at landið lækkar avgjøldini á hesar vørurnar sum eru so neyðugar millum annað matvørur neyðugar matvørur og og tað kann eisini vera á á bensinum disalom tað skal vera t tíðarskeið so meðan mann hevur hesa kreppuna har á infilatiónin so høg so kann tað hjálpa húsarhaldinum her og nú so tað hevði verið skilagott at hugt eftir tí eisini takk fyri ja takk so er tað nei spyrjarin aftur orsaka bjørt samuelsen gesætakk fyri ø vit fari at taka landsstýrismannin fyri svarið nú á middeygam
tet so komið omanbært tíðindir um at sevi hevur gjørtna meting av at
prísin streymprísirni fara at hækka næsta ár men ikki serliga nógv g vit skulu kanska vera ótrúliga takksom fyri at vit hava sev at vit ikki hava privatiserað streymøki tí at tað vit síggja okkara grannalondum tað er att annað vit skulu vera ófatiliga takksom fyri tað er at vit hava veðlóg staðfest fyri nógvum hairaðs árum síðani at tað er eindarprísur í føroyum man betala tað sama um mann býr í fugloy ella um mann býr í tórshavn og og og tað er ikki støðan í nógvum okkara grannalondum har ið streymprísurin er sera ymisk er alt eftir hvar í landinum tú býrt og har ið streymprísirnir eru óhugnaliga høgir ikki minst tí mann hevur ikki minst tí mann hevur privatiserað altso tað er so einfalt sum tað men grundarliga spyrji landsstýrismaðurin hann sigur tað er torført at greina og tað hevur verið teirra stóra stóra avbjóðingu nú eisini í mun til hetta her ískoytið at koma við

kanska eisini fyri atey royna at fáa fokus á hettar at vit mugu at duga at gera soornar greiningar altso vistu vit lurta eftirtíðindum úr grannalondunum eg lurtaðif til dømis eftir bibeci í gjár hvar tey høvdu gjørt greiningar myndgleikarnar gjørt greiningar av hvat tað kemur at kosta meira fyri at húsarhald komandi ár bæði orsakað av hækkanum matvørprísum men ikki minst orsakað at hækkaða oljuprísinum og gassprísinum so var so kundu tey siga á leið hvat tá húsarhald kundi vænta at skula gjalda meir og tað var øgiliga øgiliga stórar upphæddir oljuprísurin her fer væl at hækka upp á sama máta sum altso tað vera somu metingar fyri oljuni í føroyum
sum fyri prísin fyri olju í
okkara grannalondum og sum jóns joensen vísti á so kundi mann kann mann skrúpa av gjøldini men eg haldi nokk so umráðandi at myndugleikarnir onkursvegna duga at framrokna nøkulunda hvat kemur at tað merkja fyri húsahaldið tað haldi eg neyðugt at mann onkursvegna hevur eina meting av so eg veit sum landsstýrismaðurin hevur boðað upp á hvussu mann kann koma nærri tíð takk fyri tað ja takk so er tað landsstýrismaðurin ger so væl takk fyri eg má siga at tað er púra samd við tí sum bjørt samuelsen sigur at tað hevði gjørt millum annað hetta arbeiðið øgiliga øgiliga nógv lættari og mann kundi verið nógvar málrættaður og mann visti
og mann kundi fáa greiningar sum vístu avleiðingar øll fyri væntaðar avleiðingar frameftir og har kom mann tikið allar møguligar variablar upp í matvørukostuna og brennievendingskostuna og alt annað tað hevði gjørt tað sjálvandi muna lættari
so har eri púra samdur bjørt samelsen akkurát hvat skal til tað fái eg illa svara upp á her nú eg ganga út frá hatta er nakað sum stovnar sum hagstovan og fíggjarmálaráðið til dømis og landsbankin og onnur sum taka sær av tí skervinum kunnu svara u nógv betur upp á enn eg men í øllum førum er hatta nakað sum absolutt skuldi verið sett í system system sum hevði gjørt eina glættr hjá politisku skipani at arbeitt frameftir heldur enn sum vit gera nú at kompensera fyri tað sum farið er at arbeitt frameftir til hittir at siga eg havi ikki viðmerkingar til hvørji onnur átøk mann kann gera annaðenn tað sum eg sjálvur havi gjørt tí so flyti eg meg inn á málsøkir sum aðrir landsstýrismenn umsita og tað haldi eg teir kundu svara upp á sjálvir men til tað sum høgni hoydal var inni á at mann hevur valt skeivt við oljuískoytinum sum vit gera at veita tað í staðin fyri gerandiskostinað og vørur annars so vil eg siga tað at að tað tilmæli tann rái tey ráðin vit hava fingið eru í øllu førum t hjálpin skal vera so málrætta sum gjørligt og har tað í stóran mun ikki er gjørligt at innrætta seg til ta broyttu umstøðurnar viðurkenni sjálvandi at prísurin á vørum er hækkaður nógv og tað raka fólk hart men har er í øllum førum lættari og ein møguleiki at tillaga seg til tann nýggja veruleikan tey ið hava brúka olju sum statvek er tann størsti parturin hava ikki øllu førum ikki í nóg tóran líka ein stóran mun møguleika at tillaga seg til nýggja veruleikan og tí hava vit valt at brúka tað sum útgangsstøði og at fyrst og fremst veita hjálp til tey í lægstu inntøkubotninum sum eru harðast rakt takk fyri ja takk so er tað bjrt samuelsen gersovæltakk frú forkvinna hesin spurningurin hongur eitt lítiðsindur saman við einum spurningi einum skrivligan spurningi sum eg setti landsstýrismannin ein grein tveyoghálvtrýss á fyrispurningi eg setti on í junimánað landstýrismaður minnist tað kanska tað var ein p
purningur um hvussu nógv fólk í føroyum í løtuni liva í fadrakavága
pá ella ella í fátækt og landsstýrismaðurin svaraði tá at at tað ber ikki til at siga hvussu nógv fólk í løtuni liva í fátækavága ella í fátækt men hann vísti so til tá var seinasta greiningin eg haldi at níggi komi men tá var seinasta greiningin at frá tvey túsund og nítjan at í tvey túsun og nítjan tá vóru tað sjey komma níggju prosent av børnum í føroyum tað eru gott túsund børn yvir túsund børn í føroyum sum livdu í fátækt ella fátækavága og eg haldi at tað er nokk so viðkomandi at at royna at finna útav øeg skilji eg skilji væl tá ið landsstýrismaðurin sigur hetta er ikki so einfalt at greina greitt men onkursvegna haldi t vit sum politisk skipan mugu at fara at royna at finna út av hvussu kann eitt almannaráð hava hava hesa vitanina tí tað er gott at mann kemur meg ein stuðli og eg eg kann gott fylgja tí at mnn má mann verðu noyddur so at tangja tað at inntøkunum tí mann mann hevur ikki sonógv annað arbeiða út frá men tað er nokk so ergiligt visti mann fer nú at geva ein stuðul til nakrar familjur og so ikki fær tær sum eru ringast fyri við av ein laðari orsøk so ja eg eg hopi at hóast landsstýrsmaðurin kanska tað er ikki so einfalt kanska svar upp á standandi fóta her men hann tekur tað upp í sínum ráði hvussu kundi mann bøtt um og tikun upp í landsstýrinum hvussu kundi mann bøtt um hesa vitanina hjá ráðnum soleiðis at mann fær betri arbeitt yvir túsund børn í føroyum í fátrækavága í tvey túsund og nítjan mest sannlíkt í tað talið hækkað rættiliga nógv nú prísirnir hækkað so nógv sum tey gera tað kann mann hvussur taka sum rímiliga givið takk fyri ja takk fyri ja at at fingið greiningar úti millum annað út í einum ráði sum í almannamálaráðnum greiningar frameftir hevði verið eitt øgiliga øgiliga hent amboð at havt eisini annars hjá politisku skipanini og tá kom hatt inn á eitt kanska itt sindra tað sama sum øsum spurningur hjá ruttvang er inni á í mun til samanhangin av almennum veitingum hvussu hvat er hvussur
tað broytast hvussu fyri samansetingin av fólki at broytast hvat siga forsagnirnar til tað og hvussu skulu almennu veitingarnar og almennu skipanir lagast til tað absolutt hevði tað verið ein tað hevði verið ein stórur vinningur í at fingi tað
og tað skuldi verið sett í skipan tað eri eg sannførdur um tí sum sagt tað hevur víst seg við avbjóðingin tá vit hava arbeitt olju ískoytini tað er tað at ateingin dugir ordiligast at spáa um framtíðina men at tað er øgiliga torført bara at spáða framtíðina eitt lítið sindur tí havi vit arbeitt aftureftir og sum sagt kompenserað teimum sum hava havt ein øgiliga stórar útreiðsluvøkstur av í hesum førnum oljuni menja bara enn einaferð staðfest at egeri samdur við tí sum bjørt samulsen sigur tað heurveriein tórur vinningur fyri allar politisku skipanina um tað bleiv sett í skipanin takk fyri ja takk so varð hesin spurningurin svaraður ja og vit fara nú yvir til spurningar til kali joholm johannesen landsstýrismann tann fyrsti hann er viðvíkjandi apoteksdeild í vágum og tað er jóhannus joensen sum spyrger so væltakk fyri frú forkvina ja hetta ei munnligur fyrispurningur til landstýrismannin í heilsumálunum kalio holm johannesen og nú er yvirskriftin á apoteksteildi í vágum men hon er eisini í sambandi við arbeiðið hjá apoteksverkinum og postaog samstarvið har ímillum egspurningarnir tveir í tali tann fyrsti er kann landsstýrismaðurn upplýsa hvørjar ætlanir posta og apoapoteksverkið hava fyri at betra um útberingarleistin av heilivági um alt landið gnummar tvey eru ella hava verið ætlanir um at lata upp eina apoteksdeild í vágum í viðmerki kann nevna at tíðirnar broytast og tað ger livihátturin og arbeiðslívið hjá vanliga borgarunum í føroyum eisini útberingartænasturnar hjá apoteksverkinum gerast smidligari fyri hvørt ár fyri at veita bestu tænastuna
apotek er í havnini klaksvík runavík og í suðuroy
boynni økini vágar norðurstreymoy sandoy og onnur øki í føroyum smærri eru tí bundin at skipanum har posta og apotekið gera útberingaravtalur sum tænastu til borgaran hetta merkir at borgararnir fáa stóran part av heilivágnum við postinum í staðin fyri einum av apotekunum skipanin er soleiðis at um borgarin er til arbeiðis á degi og tí ikki her heima verða ein kvittan løgdur postkassa har borgarin skal avheinta pakkan á nærmasta posthilsi trupulleikin bara at til dømis í vágum er bert eitt posttús og sum er opið kanska tríggjar til fimm tímar um dagin nei um vikuna orsaka vikuna hetta merkir at borgarin má burtur frá arbeiði fyri at heinta heilivágin ella ber ikki til at heinta heilivágin tí at posturikið er stongt hetta r ikki serliga smidligt og tí kundi hugsast at onkur skipan í samráð við handlar ella onnur í økinum hevði givið borgaranum eina betri tænastu alt sandogrið hetta verður roynt við pakkastøðum í handlum og bensinstøðum men kundi verið útbygt ein minutt eyka í kundi eg fingið taspurningarnir er umfarið er

takk fyri frú forkvinna eg hui umumjóhannes he froytta eitt sindur um at kanska okkurt gott ein góð søgur á veg har við vágunum í løtuni og akkurát um tann spurningin sum mann setir tí at tað er nógva góðar søgur í heilsuverkinum í løtuni msgógu søgurnar og tað kemur eisini ein góð søgu har í vágunum tað er soleiðis sum spyrjarin sigur at tað eru fýra apotet runt í føroyum og hvussu sær ma tað so betur hvussu fær mann tað smidligari og tað er øiliga viktigt haldi eg at netupp sum spyrjarin sigur at tað mar er til arbeiðis altso mann arbeiðir man kann ikki fara ha so vit hava vit vit ætlað t seta n nýggja skipan í verk við einum avtalu við posta at vit koma at hava heilivágskassar heilivágspostkassar í vágunum og so kann mann fara eftir tí sjálvir altso taðvil siga tú kanst eisini fara um kvøldið um náttuna um morgunin altso tað vil siga tað verður ein total fleksibul skipan og tað var ein royndir gjørdar við tí og visti tað fungerar so væl sum mann heldur so ætlar mann at fara at gera somu skipan runt um í øllum landinum soleiðis at tú altíð fært atgongd til títt medisin og tað haldi eg er ein ein ein spennandi roynd at gera tað tí at tað er itað er ikki ætlanin at lata fleiri fleiri apotek upp í løtuni tað er tað ikki so vit eru egiliga spent upp á um henda skipanin fer at virka so væl sum mann heldur tað vil siga tú fært bara eftireftir hesum her heilivágnum í einum kassatú fært berc akkurát tum tú fært í dag við einum einum seli ella hvat tann tekniska loysnin verður og so verður ein total fleksibilitetur á at tú kanst fara eftir tí døgni runt eftir heilivág taðvil siga tú sleppur frá at hugsa um at tú ert til arbeiðis ella tú ert ongra aðrustaðni sovorð nakað so tað var faktiskt eintan mest atkomliga skipanin í føroyum og vist tað riggar væl í í vágunum so fara vit víðari
ja takk tað eru bara tveir minuttir til hvørt umfar og báðir eru farnir væl tum so nú er tað onnur tingfólk sum kunnu fáa eina viðmerking hendrik og áldur ger so væl takk fyri fólk meðan okur hevði eina fína skipan á suðuroynni hvar ið ein kom í hurðina við tí men tað varð opinbart fornevnt so so tað bleiv bombað fyrr enn tveim mánaðir síðan men eða nú eru nøkur onnur eisini ting við viðurskiftir altso tað eru nógv medisin sum fólk ikki
bórasær resept til og har eru í handlar í suðurelli sum hava eisini til tøimus verru bygdin sum serliga tey gott nógv avstongt vstongt om amann má biðið um tað men men tú ferur tað í handlini porturið og hvalbaðu tær tær tær vørurnar sum ikki eru septskildigar so tað er eit øgiliga stór hjálp hjá fólki at í eini bygd el at fáa fatur í tí vanliga so tað ber eisini til hitt visti at fara yvir tí at eg veit ikkihvussu tað er ætlað við og tað vera so nor sum ifimn man at síggja ja takk rósa samvelsen eina viðmerking takk fyri forkvínna tað er ávert at hoyra nans stýrisimannin greiða frá eina nýggja skipan tað e einki ivas í tann skipai vit hava í dag við at postakoyrir er ómetaliga góð tá mann er heima problemið eg og avbjóðingin er tað tá ið mann ikki er heima tú skalt bið tala fyri tann heiliveindi fært og mása út á flogvøllin ein ávís tíðarskeið sum tú ert til arbeiðis í men eg hati hugsi mær spurt sindur nærri eunná fta her at umeghn onkur tosar við teg um áteimum arbeiðatekin um at ta er um tú ikki ber til at at gjalda fyri heilivágin áðrenn tú fært hann soleiðis tað at tá ið han var alvern av posta so kann hann bara avlveraan í eitt trygd stað tað kann vera ein son kassað sum eitt har ella við hús men eg veit eisini at gera tað viðsum mann er á arbeiði g at teir so koma tað eitt arbeiðsplássi og alvera so havtað men hatta er eitt gotttiltak hjá landstíkis manni ja takk so er tað spyrjarin aftur jóhannes joensen ger so væl takk fyri frá forskúðina ja nú so ogiliga strang við tíðin er so eg royni at lsa restina av spurninginum tað kláraði eg so ikki eg veit tað verða roynt við pakkastøðum í handlinum og bensinstøðum men tað kundi veið útbygt og tað verður tað sum tú sum eg hoyri í útlanduin veit eg má skiparar eina skipandi leilvá summastaðni sum skuldi halda ein ávísan hita hetta kundi verið roynt og ein framtíða skipan og sum eg skiljat læna so ætlar mann at gera tað ein annar spurningur er so meiralokalt kanska
sun grundarlag ikki eru fyri at opna eina apoteksdeild í vágunum tá tað er umleið mann snakkar um fýra fimm túsund fólk per apoteksdeild í vágunam eru vit trýo fýra túsund umleið og har koma rættiliga nógv ferðafólk eisini sum búgva har um summar
og er um summarið og tað standa rættiliga nógv ferðafólk eisini uppi í í apoapotekinum í havnini tað veit eg í køvunum har so tað er eit serligt krav til at tá vit verða fleiri fleiri í føroyum og fleiri leiri ferðafólk so var tað eisini meira at gera á apotekinum so mann mándi hugsa tað eisini sum eina góða tænastu so eg men sum eg skilji lagnum so ætlar mann ikki at opna eina apotekdeildvágum enn men tað kann gott fera í framtíðini at tað verður ein skilagóð loysn men tað sum eg hugsi tað er tá vit snakka um hesa her hesa tænastuna sum mann ætlar at fáa í lag sum eg skilji landstýrismann í heilsumálnum so so gangi eg út frá at at tað verður um alt landið soleiðis at allir borgarar nú veit eg norðurstreymoy og og sandoyggin og og onnur økir í eysturoyni kanska aðrastaðni hava ikki tann sama møguleikan og so útoyggjar sjálvandi hava ena heilt eserliga skipan men men eg hugsi at tað má vera so gott og smillig
sum møguligt hjá borgarum at heinta síni midisin tað er øgiliga vikt
kjótt tí tað at standa í eini kø í havnini til dømis ella onkura aðrastaðni í langa tíð tá tú hevur sjúk smábørn og annað og eisini eldri fólk tað er ikki tann smitliasta loysnin vit eiga at kuna gera tað betri so eg vóni at at henda loysnin fer at verða góð fyri borgararnar um alt landið og sjálvandi eisini í vágunum so eg vóni at tann eftir eftirmetingin verður eg veitk nær hon verður eg hopi at hon verður rætiliga skjótt av skipanini og at skipanin kemur at virka rætiliga skjótt takk fyri ja takk so er tað landsstýrismaðurin rgesækeiliholm johannesenjatakk fyri frú forkvina atso ite ska hava heilivági í havnini so skalt tú oman bíða ofta nú kvøldarnir so oman av at siga hetta virkar so øgiliga fleksibult altso uttan fyri havnina og visti teg t fáa hett her at rigga so verður tay enn nov betur at koma frá
bæt men sum hennara gold var inni á eisini tað er eisini munur á hvat slag av heilivági vit tosa um undir skantanarheilivágur er
vikgjaa og tað skal eisini vera ein víst ein tryggleiki í tí at at tað er undir tryggum umstøðum tað verður goymt so tað er at heilivágurin kemur væl fram til brúkaran a og tað sum vit uppliva eisini tð er eitt kolusalt størri trýst á eisini appoteksverki hetta her við ferðavinnuni tá ið vit eru so lítið land at tinvag nógvar útlendingarnir sum sum brúka tænasturnar at fáa og og tað er ikki tað er ikki bara her tað tað er eisini útí a á sjúkrahúsinum sovorð nakað tað vil siga at at tað má hugsast væl ígjøgnum hvussu vit gera soleiðis at tað ikki gangur ov neyðugan útyvir tann føroyska borgarin til at fáa so góðar tænastur sum mann yvirhøvur kann geva tí eru rættiliga spentur upp á hetta her h eg eri akkurát særa skylda upp á tað tekniska í hvussu heta her við betaling um koyrti forútbetaling ella tá tú farta tað tað tað má apoteksverkið meira koma inn á tann reint teknisku loysni í tí men mentað skal eina útbygging til og eg ivist ikki í at mann mann uppá eitt týspunkt at mann so kanska ferð á opna eina deild illa um mann finnur út av tí at kanska lat mann kann læra harfrá og gera nakað heilt onnur ting sum e kopiera váðarnir til restina av landinum sum mann ætlar visti at far at rigga so væl sum hann sigur so frú forkvinna nú hevði sjey ekundi eftir nú fari e takk fyri takk fyri og takk fyri at landsstýrismaðurin heldur tíðina næstur er jóhannes joensen enda hetta umfarið ger sovæltakk fyri forkvinna ja at eg gleðiligt a hoyra at vit fáa eina skipan men tá eg hugsaði tá i eg segði tað at at vit sentralisera tingini á á fáum støðum sum meini eg eisini efta er heldurikki gott hjá borgarum í havnini at standa í eini kø og jú færri við vera íð tí køini jú betri er tað so tað má vævera soleiðis at vit havat so góða tænastu runt alt landið so at køirnar eru ongastaðni ella hvussu eru so smáar sum møguligt so tað at vit fáa eina betri tænastu runt landi gera eisini tað at tað vera færri sum koma at standa í tí køini í havn og eisini havnarfólk ella tey sum búgva lokalt
tað má var ein áhugi hjá okkum øllum eg hugsi bara eg hevði fyristillað mær at
at mann mann er á markinum til at hava eina aapoteksdeild í í vágunum tá ið fólkatalið e vaksi tað sum tað er og mann hevur so stóra vøkstur í í í ferðafólkatali eisini staðbóndi í vágum so har har nærkastan okk ein um summar íð eini eini fimm túsund fólk sum sum búleikastær so tað skuldi verið grundarlag fyri at opna eina eina lítla apoteksdeild vstivág tað tað hugsi eg men tað kemur so kanska einaferð í framtíðini eg gleði meg til at síggja skipanina og eg vóni at tað ver arbeitt skjótt og eg ætli mær líkasum at at tosa við landsstýrismannin um hvussu tann skipanin fer at virka um um mann ætlar at at implementera hana ella fáa haina í gildi og setandi gildi runt allar føroyar har sum tørvurin er so tað er gleðilig at hoyra vit vit eru spent pp á tað takk fyri takk fyri landsstýrismaðurinum landstýrismaðurin ynskir ikki síðsta orðið so vit fara víðari til næsta spurning og tað er ein spurningur sum eisini er til sum somuleiðis er til kaile jo holm johannesen landsstýrismannin í heilsumálum og hesaferð er tað viðvíkjandi gagnnýtslu og samskipan í sjúkrahúsverkinum og tað er rutt vang sum spyr ruttvang fær orðið ger so væltakk fyri eg byrji við viðmerkingunum greiðar ábendingar eru um at trýstið á okkara heilsuverk fer at vaksa komandi árini her ímillum okkara sjúkrahúsverk tað kemur lutvíst av øktum viðgerðarmøguleikum men eisini tí at samansetingin av fólki verður broytt tað verða fleiri eldri hóast vit í eitt áramál hava havt eitt felags sjúkrahúsverk so sýnist tað sum um at tey trý sjúkrahúsini í stóran mun enn koyra sum tríggjar sjálvstøðugar eindir uttan nakra serliga samskipan tað kann samtíðis tykjast sum at trýs
visti arbeiðsbyrðan á teimum trimum sjúkrahúsunum er sera ymisk eg sá fyri mær at tá ið vit nú tóku stigið um at vit skuldu hava eitt sjúkrahúsverk
á trimum matrikklum at mann so kanska fór at síggja at virksemi bleiv meira meira javnt eg haldi at nøkur ting eru hend og eg veit at nøkur ting eru í gongd sum eru ordiliga góð altso hetta her við at mann mann hevur sett í verk nakrar funktiónir bæði í suðuroy og klaksvík og eg trúgvi tað er tað er handan vegin vit skulu men tá ið eg tosi við fólk innan heilsuverkið og tað er bæði frá landssjúkrahúsinum men eisini frá minni sjúkrahúsinum so heldur mann at tað tað kundi verið gjørt nógv meira tað er ymiskt hvat ið fólk halda a mann skal gera og eisini hvat mann absolutt ikki skal gera og eg trúgvi sletkiki at tann uppgávan er so øgiliga løtt men spurningarnir hjá mær eru tær tríggir eitt verða tey trý sjúkrahúsini gagnnýtt og javnt nøktandi mun tvey eru virksemi á teimum trimum sjúkrahúsunum samskipað í nóg stóran mu og trý verður arbeitt við at gagnnýta og samskipa orkuna betur í sjúkrahúsverkinum takk fyritakk fyri síðani er tað landsstýrismaðurin kailio holm johannesen gersovæl ja takk fyri frú forkvina øh tað er púra rætt sum ruttvang sigur at eg haldi at vit hava havt ein øliga breiðan meiriluta um at fáa eina felags leiðslu fyri okkara sjúkru
pús og eg haldi veruliga at tey hava altso tað manglar nógv púra rætt tað manglar nógv enn men tey koyra øgiligani nógv at fáa alt sama sjáva við einari felags leiðslu og við at brúka resursuri hjá hvørjm øðrum og tað sum eg fari at vita í hvussur tað er tað at við tí vøkstrinum sum hevur verið altso viðgerðirnar fyri eitt ár altsur tð tað er váksið við ein sjey til átta prosentum í
við handlingum generelt so tað er vergaði eitt kolosalt trýst á sjúkrahúsverki eisini tað fólkavøksturinum bara tað er s tað er verið so kolosalir fólkavøkstur heilt aftur ífrá at hann byrjaði tvey túsund og trettan og hann hevur verið alla somlu tíðina so at vistu tey ikki arbeiddu so væl saman sm tað gera í dag so at teð ikki megna ttey havd ikki megnað tikið hetta er eyka trýstið sum hevur verið og tey hava sitið øll og arbeitt saman í einum altso við við sjónsbólki og við virkisætlanum állsjúkrahúsini ikki bara øllum løgum er eftir hvar ið mann prøvar at impleimentera teir ymisku mentanirnar eisini og tað hevur verið eitt sindur av muni á tað hevur eydnast øgiliga væl ogíí vár kom ein nýggj ætlan við trýogfjøruti ymiskum punktum hvussu vit útnyta resursurnar enn ov betur í einari felags við einari felags linjua so at at vit royna alla tíðina at trekkja upp á og brúka resurturar hvønn øðrum eisini við tá ið vit útbyggja til dømis at vit kunnu avlasta eisini landssjúkrahúsið at at sjúklingar kunnu fara har norður ella fara til suðuroyar so so so samstarv við løtuni soleiðis sum eg føli tað eisini á teimum nýggju stjórunum tað er cektantúnánn altso tað tað tey royna virkuligani og har eru eg eisini sjálvandi nakrar altso tað tekur eina tíð at broyta líkasum mentanir at fáa altjóða saman ha so ein bíðilista fyri alt tá eg egtá eri eg ordiliga nøgd tá tað verða ein bílistir fyri hvørja sergrein altso takk fyri frú forkvina uvangja nú kom ein viðmerking og tað eru sjálvandi onnur tingfólk ímillum her vist tey vilja tað og tað er edva jacobsen sum fær eina viðmerking ger so vælger so
bork kvinna at tað í sambandi við nú nú er spurningurin koyrir út upp á samskipan millum sjúkrahúsini fyri at brúka tey optimalt samskipan
í síni heild tá ið tað kemur innan fyri heilsuverk og almannaverk er so sera týdningarmikið bæði fyri at tú sleppur skjótt framat og tað at tú sum sjúklingur avvarandi veitst hvat tín planur er frameftir so tann yvirskipaða lógin sum vit hava tosað nógv um eg hugsi bara at nevna tað aftur eg hopið og ynski eftir at landsstýrismaðurin sum ofta er øgiliga konsekventur í tí sum hann ætlar at seta sær fyri kemur við eina yvirskiparalóg so sigur hvat fyri rættindi ein sjúklingur hevur annars haldi at samskipanin fæst ikki at koyra sum hon skal men at brúka sjúkahúsin optimalt tað má vera endamálien góður spurningur takk fyri frú forkvinna takkso er tað ruttvang gersuvæltakk fyri ja eg havi fulla virðing fyri at hattað kanska slekkik er ein so løtt uppgáva tað er nógvar meiningar um hvat skal gerast og hvat ikki skal gerast men trúgvi at tað er viktigt at viti trýsta á og at vit vit eisini eru sera greið um at vit vilja hava eitt sjúkrahúsverk og vit vilja eisini varðveita tað tey tey trý sjúkrahúsini tí øgiliga nógv innanhýsisstríð kemsta av at mann mann kennist hóttanin av onkrum øðrum altso og og og har haldi eg tað er viktigt at vit eru púra greið í hvørjum vit vilja politiskt tað er stadvek soleiðis at mann kann saktans uppliva sum álvarsligar sjúkur at liggja á gongini til dømis á landssjúkrahúsunum og tað er óviriligt tað tað tað er ikki gott nokk meðan samtíðis hevur mann øgiliga nógva orku áv teimum smáu sjúkrahúsunum og sjálvandi er tað at gleðast um at mann hevur yvirskot til at veita góða tænastur av teimum smærri sjúkrahúsunum men men eg haldi at so leingi sum altso visti mann ikki klárar at geva eina nøktandi tænastu á á á landssjúkrahúsunum so eigur mann at hyggja eftir kundi mann flutt okkurt ella ella deilt virksemi betur ímillum sjúkrahúsini til gagns og gleði fyri øll bæði bæði altso fyrst og fremst sjúklingar men eisini fyri fyri starvsfólkið hugsi eg
takk fyri takk fyri síðani er tað landsstýrismaðurin karlioholnm johannesen ger so væl takk fyri frú forkvina
so sjúkrahúsni í suðuroynni og sjúkrahúsi o klaksvík gera eitt kenti arbeiði oftani við teimum meira einklu tá ið tað blívur tá ið tað blívur komplekst kompeksa viðgerð so so flyta mann oftani á landssjúkrahúsis og so eisini niður eisini vvistu tað blívur forforinnvikla tað heila ha og eg trúgvi at tað sum eitur samskipan vit snakka øll um leiðararleiðslur samskipan eg trúgvi virkligan vit kundu gera tað betur eg eg tryggi at peika eftir einkultum men okkara skipanir og tey menniskjur sum eru í eg upplivaði so fræoftani haldi eg sjúklingar sum liggja lágt sum fáa eina kenslu av røttum ella órøttum at tey kundu dettarnar ímillum skipanir altso hvør hevur ábyrgdin av mær og nær fái tað næstu
nærfeidda næstu viðgerðina og har haldi eg vit eiga at seta
øgiliga nógv meira inn og tað er eisini líkasum tað er so ymiskt hvussu robuskt menniskjur eru hvat tey tola tá i tey eru í einum edlorðuna so tey sum likkja lágt pakkaforlopið ina fyri krabbameistarverkætlaninir niðri til dømis altso at mann hevur eina plan fyri hvørjum einkult sjúklingi hvar sjúklingurin følir seg tryggan í allari prosessuni tað trúgvi eg er øgiliga viktut at vit arbeiða við tí alla tíðina og gera tað betri betur men eg upplivi bara tar nýggju leiðslurnar sum óalmindiliga tey vilja so gjarna at vit brúka resursurnar hjá hvørjum øðrum men enn tað skal arbeiðast etta er hetta er ordiligt beinarbeiði at broyta vas mentanir tað er tað takk fyri frú forkvinna takk fyriso fara vit til seinasta umfar tað er spyrjarinja eg fari at takka landsstýrismanninum fyri svara eg glað at hoyra t hann hevur fokus á hetta her og t tað verður arbeitt við tí og hugsi eisini at vit politiskt skulu hugsa um eisini at gera okkara til eg haldi viðhvørt at tað orðaskifti sum er her tá ið tað kemur til sjúkrahúsverkið kann virka sklaðandi meira enn tað enn enn savnandi í mun til at fáa samskipað sjúkrahúsverkið so vit skulu eisini taka okkara ábyrgd takk fyri
takk fyri so var hasin fyrispurningurin svaraður og vit fara víðari í skránni sum er spurnin
fyngrinummar fimtan hesi ferð er tað landsstýrismaðurin magnus rasmussen landssýrismaðuin umhvørvis og vinnumálin sum skal svara og tí viðvíkjandi tryggj at tryggja kapping millum oljufeløg og tað er beinta løgi jacobsen sum spyr ger so vælja takk fyri frú forkvinna hetta er ein fyrispurningur til landsstýrismannin í umhvørvisog vinnumálum og tað snýr seg um at tryggja kapping millum oljufeløgini spurningurin hann er soljóðandi hvat ætlar landsstýrismaðurin at gera fyri at tryggja at tað er verulig kapping millum oljufeløgini í føroyum tá tað raður um prísin á brennievni og viðmerkingarnar til spurningin eri prísurin á brennievni er hækkaður nógv seinastu tíðina og í miðlunum hevur verið ført fram at talan er ikki um veruliga kapping millum oljufeløgini sum nær um altíð hava sama prís á brennievni eisini kappingaráið hevurið verið frammi um hetta prísurin á brennievni er ein útreiðsla í tingi í føroysku húsarhaldini sera nógv og tí verður spurt hvat landsstýrismaðurin ætlar at gera fyri at tryggja at talan er um veruliga kapping tá tað ræður um prísin á brennievni takk fyri frú forkvina takk fyri síðani er tað landsstýrismaðuin magnus rasmussen sum svarar ger sovæl takk fyri ja frú forkvina avbjóðingin á føroyska oljumarknaðinum er at tað bara eru tvey oljufeløg vit hava eitt dugulpol kappingareftirlitið hevur víst á at ein avleiðing av hesum er ov lítil kapping og at føroyski brúkarin
tí betalir ov nógv fyri oljuna flestu serfrøðingar eisini kappingareftirlitið mæla tó frá at
prísregulera á oljumarknaðinum heldur mælir kappingareftirlitið til at vit gera tað lættari hjá nýggjum feløgum at koma inn á marknaðin og á tann hátt stimbra kappingin ítøkiliga verður víst á dlsskyldu sum eina møguliga loysn við handilsskyldu verður álagt oljufeløgunum til eina og hvørja tíð at veita øðrum og nýggjum feløgum brennievni til ein rímiligan kostgrundajann orsaka
prís samhaldsskylda kann skipast við lóg ella sum álegging hjá kappingareftirlitinum í einum ítøkiligum máli kann líka nevna at hetta her við samhandilsskyldu tað er atgongd til infrastrukturu soleiðsnar kann tað eisini skiljast fleiri ivamál knýta seg tó til eina slíka skipan tað er millum annað ikki greitt hvussu nøktandi atgongd verður tryggjað og hvussu eitt rímiligt prísstøði verður ásett og handtevja eg ætli mær í næstum at viðgera hesar møguleikar neyvari saman við kappingareftirlitinum men yvirskipað
dugu vit ásanna at høguoljuprísirnir sum vit liva í løtuni skyldast ótryggleika og óvissni um olju og gassveitingar úti í heimi harav standa stórar prísarhækkingar sum føroyskir veitarar og føroyskir myndugleikar bara hava marginala ávirkan á tískil er alneyðugt at vit fremja grøna orkuskifti og gera okkum minni heft at oljuítróttum takk fyri akk fyri so er tað onnur tingfólk kunnu fáa orðið ottann fyrsti at gera viðmerking er hennriod gersja takk frú forkvinna nú nú sígja okur tað at okur eru tí heldi er søgu tá ið tað kemur til til ælveitingina at okur hava sama oljuprís og nakað úti komandi ár og eg nevndi í áðni at eg ovór í grønlandi har fingu okur at vita tað at teir hevði sama prís so gott sum alt næsta ár nú cv boðað frá sasíljuvísi fekk prísurin uppeftir nú nú hevur mann politiskt
orðna fyri at føroyingar skulu keypa vindur íslandi staðin fyri vindfróðsev
og tað skulu okur so betala fyri húsarhaldini betala fyri í komandi ári sjálvandi sjálvandi veð ei hækkandi si tað er so ein politiskt stig sum hann hevur tikið øh í suðuroynni koyra okur rýmiliga leingi við grønari orku eg sá nú ein dagin at okur koyrdi eitt døgn við grønari orku so gott sum alt døgni sjálvt um um virkið er í gongd í mun til fólkadalið r munandi meir er nógv arastatakk fyri so er tað bjarni hammer ger sovæla takk fyri frú forkvinna ja púra samdur við hennicjoad tað líkist longum h ein spurninur ti landsstýrismannin eisini nú fóru prísirnir øgiliga høgt upp oljuprísirnir bæði á á oljuprísinar gassprísirnir og kanska eisini bensinprísirnar ar mann hevur sæð hvussu nógv høgt tær fóru upp men tað er ikki langt síðani at prísirnir komu faktiskt niður aftur eina periodu á næstan sama støði srnar vóru áðrenn kríggið men allíkavæl so virkar tað sum at tey hava øgiligani oljufeløgini ringt við at lækka prísin aftur samsvarandi við hvussu skjóttar hekkaprísinum okur hava kappingareftirlit sum eigur at hava eftirlit við tí men ætlan landsstýrismaðurin ikki at fara inn og hyggja eftir at hvussu ber tað til at mann kann hækka prísirnar so skjótt um mann eittanastað letur vera við at lekka tær aftur samsvarandi við tí lekkingina sum er á heimsmarknaðin takk fyri frú forkvina elgibransen gersovæfrú forkvina ja eg má svara hennikold aftur hann bleiv við og blíva við og blíva við at siga at prísurin hann fer upp orsakað av av mann færa vindmyllu altso at framleiða ein kilo av tíma á verkinum á sundi kosta millum fýrs og hundrað oyru per kilo a tína tað sum vindmyllurnar fara t framleiða nú kostar tveyogtjúgu oyru og hvussu hendikold fær tveyogtjúgur il vera meira unn fýrs il hundrað oyru tað veit eg ikki men hann sigur tað umaftur
umaftur og tað blívur ikki sannan av tí tað at vit fara at at at
leggja um til grøna orku nú við vindframstru tað fer at gera tað bíligari gjøgnu undan takk fyritakk fyri eg skalt líka gera vart við at tað er trupult at tað skal tosast gjøgnum forkvinnuna og tað er eisini et sindur trupult visti mann leggur upp til ett kjak við ein tingmann sum ikki fær svarað aftur tí nú fara vit til seinasta umfari sum er spyrjarin og svararin sum fær høvið beintá løvi jacobsen gersovæl ja takk fyri frú forkvinna eg hugsaði við forkvinnunar loyvi um eg hevði kunnað líka at lisið upp hvatið nakr av orkuprísinum eru í dag hjá oljufeløgunum gersovælja takk fyri um vit hyggja heimasíðuna hjá øðrum oljufelagnum so er blívbrennievni trettan krónur og trýss disil tólv krónur og fýraogtrýss og gassolja tað eru næstan tólv túsund krónur fyri túsund litrar ellivu túsund og níggju hundrað og fara vit so á heimasíðuna hjá hinum felagnum so eru tað sama altso so er blívsrítt tað er trettan krónur og trýss disil tð er tólv krónur og fýraogtrýss og pær túsund litrar av gassolju eisini ellivu túsund og níggju hundrað so eg haldi tað eru rættiliga rættiliga nógvir pengar fyri føroyska húsarhaldið og eg veit tað væl tað kann vera rættiliga trupult hjá landsstýrismannunum at gera okkurt meni út frá tí sum hann segði so skilt eg á lanum at hann einki ætlaði at gera her og nú fyri at hjálpa ella fyri at tryggja
størri kapping millum tey bæði feløgini sum eru tí sum onkur sigur at monopolitering
pint men dwupol tað er kanska uppaftur verri o annars e eg sjamlig landstýrismannin í at sjálvandi skulu vit leggja meira um til grøna orku og eg vóni at tað verður inanfyri stutta tí at vit hava grøna orku so vit ikki eru bundin av øllum øglum øðrum men enn einaferð ætlar landsstýrismannin maðurin at gera nakað ítøkiligt fyri at tryggja føroyska brúkaran takk fyri takk fyri so er tað landsstýrismaðurinaftur ger suvæljatakk fyri frú forkvinna ja tað bleiv nevnt um um oljuprís í sambandi við sev og hann hevur verið stabilur í ár og tað er soleiðisn ar eg rokni við fleiri vita tað at at at v mann kalla tað fyri at heggja tað vil siga t mann mann læs se prísurin fastan fyri eitt ár ha og og tað er nokk ein forkláring at tað so sum sv boðar frá verður heldur
dýrari eg havi so ikki fingið at vita ákkvat hvíti
blívu nakrar dýrari men sjálvandi alt durkar vi vit gleðast um tað at vit hava at at orkan hjá okkum er eru rímiliga bíligt tað gleðast vit um ja hetti nógvir pengar og hvat landsstýrismaðurin ætlar at gera tað er eisini hvat kann mann gera visti mann hugsar at vit burdu stovnað eitt alment oljufelag so ætlar landstýrismaðurin ikki at at gera tað allir serfrøðingar og eisini kappingareftirlitir sigur at at tað er ikki ráðiligt ella skilagott at far inn at regulera prísin vit hava kappingareftirlitið
sum hevur sagt eini tvey ting sum hann kundi gjørt og tað er tað sum eg boðaði frá jóannes at eg fari at tosa við kappingareftirlitið tí eg havi nokk so nógvar spurningar til akkurát har millum annað tá ið tað stendur at nøktandi atgongd verður tryggjað hvat er nøktandi atgongd og so hitt at prýsti
rímiligt prísstøða at tann sum kemur inn fær ein rímilig prísstøði so hetta er ikki so øgiliga einfalt men eg haldi eg havi greitt frá hvat eg hugsi
kvar at gera sum heta her ta man hyggur vit hava vit kenna telemonipol o vit kenna til uwupol og vit hava havt trý oljufeløg onkuntíð og høvdu vit havt fimm hvussu hevði sov verið vorðið hevði tað so altso meira kapping hetta verið lægri prísir møguliga men vit hava eisini sektorar í føroyum har ið ja vit kundu kanska til dømis tikis segði ja skjót tað kostar rímiliga tað saman næstan allansins kanska onkunstíð s eitt sindur meir har har sum tað er eksplusivt men men meira kapping samsínuvís betri prísir takk fyri so er tað beinta løvið jacobsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna og eg fegnist um at landsstýrismaðurin ætlar at tosa við kappingarefirliti tí hetta er ikki fyrstu ferð av kappingareftirlitið ger vart við hesa støðuna at tað er ov lítil kapping ímillumoljufeløgini og nei sjálvandi haldi eg heldur ikki tað at tað almenna skal hava eitt oljufelag taðr ikki har eg eri men eg haldi at vit í politisku skipanini eisini mugu et hugsa um at alt veksur í prísi og tí mugu vit gera okkurt og mann kann siga olja so leingi vit ikki hava grøna orku so er olja jú ikki ein luksusvøra tað er ein neyðsenjaðvøra sum sum fólk mugu hava
fyri at hita sær húsini og annað øgiliga grundleggjandi og viðvíkjandi sev esá sevprísurin hækkar eitt sindur men eg haldi tað er gott at vit hava eitt almentjamsa hagæa eitt alment sev tí atstreymur eru ú heldur ikki nð nei jo tereu neyðsinjavøratyog heldur ikki luksus so eg vóni at landsstýrismaðurin nú tá hann fer at tosa við kappingareftirlitið fyra hyggja nærri eftir hesum fari gjørt okkurt tí hetta her ber ikki til fyri tey føroysku húsarhaldini tí tað er bara ein spurningur um tí áðrenn fólk ikki megna at rinda hettar takk fyrimálun hesaferð er tað viðvíkjandi leiklutinum hjá kommununum í sambandi við jarðhita hol og tað er jóhannes joensen sum spyr ger so væltakk fyri frú forkvinna ja heta e ein purningur til landstýrismannin í umhvørvis vinnumálum magnus rasmussen um leiklutin hjá kommununum í sambanivið jarðhitahol spurningur ljóðar soleiðis tar er fýra í tali hava kommunur víst áhuga fyri at seta eina skipan í verk har tað sjálvarborðaði jarðhitahol hevur landsstýrismaðurin ætlanir um at tað kommunur skulu spæla ein leiklut tá tað kemur til at borða jartitol hvussu longu bíðitíðin til jarhita borðingar og kann lanssýrismanin upplýsa um fólk setast aftur at ogna sær grønar orkuloysnir orsakað av bíðitíðini tær viðmerkingar eg havi í hesum sambandi er í sambandi við at orkuprísirnir hækka økist áhugin eisini at ogna sær grønar og grønari og bíligari orkuloysnir jarðhiti er ein loysn sum verður meira eftirspurd í dag er bíðitíðin long um tú vilt ogna tær jarðhita millum ein hálvt og eitt ár er bíði tíína flestu støðu
á fleiri støðum hetta kann
egtykjast long tíð og ikki serliga smidligt tá hugsað verður um at umleggja til grønari orkuloysni eisini er jarðhitaloysnin dýr at ogna sær hóast meirviðisgjaldið verður afturgoldið dagsprísirin er umleið tveyhundrað túsund krónur í dag eru fáir veitarar og tí eru spurningurin til a borða tí spurningurin um ein almennir veitari kundi skumpa undir og fingið fleiri jarðhitaholborð í føroyum fyri at fáa at vita hvussu gongdin er við privatum umleggingum til bíligari o grønari orkuloysnir og fyri at fáa at vita hvønn leiklut kommunurnar hava í tilgongdini verður hesin fyrispurningurin settur landsstýrismanninum og eg bíði eftir svarinum takk fyri takk fyri landsstýrismaðurin fær orðið at svara magnus rasmussen ger sovæl takk fyri frú forkvina svar til spurning eitt um kommunurnar hava víst áhuga fyri at seta eina skipaníverk hetta sjálvar borða so má eg siga at eg kenni ikki til kommunalar ætlanir at kommunurnar ætla sjálvar at standa fyri at borða jarðhitol og eg havi spurt meg fyri hjá deildini orka umhvørvisstovuni har tey ikki hava fingið fyrispurningar um at onkur kommuna ætlar aktivt at fara inn á økið til spurning tvey um landsstýrismaðurin er ætlanin ætlanir um at tað almenna hebí kommunurnar skulu spæla ein leiklut tá ð tað kemur til at borða jarðritaholini
landsstýrið spælir sum er ein aktivan leiklut við tað at bygningar sum leggja um til heilt at brúka hitapumpur eisini jarðhita til upphiting fáa emvigafturbering og vit hava øll sum hava hitapumpur eisini luftluft hitapumpur sum ískoyti til upphiting við oljufýr kunnu fáa sær grønan el málara og lægri
elprís til hitapumpurnar men ongar ætlanir um at tað almenna tað verður ser land ella kommunur skulu spæla ein leiklut tá talan er um sjálva borðingina av jarðhita holum so er tað hvussu eg við bíðitíðini til jarðhitaborðingarnar bíðitíðin er í løtuni meira enn eitt hálvt ár ella gott hálvt ár bíðitíðin kann fara at minkað nakað verður roknað við tí borðifeløgini fáa sær fleiri borðvognar og møguliga koma nýggj borðið feløg og svar til spurningr fýra tað er um landstýrismaðuin kann upplýsa um fólk setast aftur at ogna sær hasar her grønu orkuloysnirnar orsaka bíðitíðini har er tað soleiar at sjálvt um bíðitíðin til jarðhita er long er bíðitíðin til aðrar hitapumpaloysnir eitt nú luft til vatnhitapumpur styttri so hesar loysnir eisini eru væl bíligari eru nú fleiri sum upprunaliga ætlaðu sær jarðhita farin til aðrar hitapumpuloysnir øhtað vil siga tað at vit kunu taka saman um at tað er ikki varhugnað av at tað er nógv sum mann siga í staðin fyri at fara til eina grøna loysn framhaldandi kanska taka eina loysn sum ikki grøn hálvt ár ja tað er nokk so leingi at bíða men eg haldi varuin er at at tey flestu tola at bíða men um um n ja tað tað veit eg ikki takk fyri takk fyri so kunnu onnur tingfólk fáa orðið si biljustinussen viðmerking ger so vælkvinna ja eg haldi atspurningurin er áhugaverdur eg haldi at mann eigur hvussuver at arbeiða positivt fram ímóti tí møguleikanum at kommunur kunnu vera meira aktivar á hesum økinum g hugsi um til dømis tá ið kommunar
sgræva út fyri nýggjum býlingum og øðrum at tað kundi verið ein partu
tur av útstykkingum til dømis at mann hevði jarðhita hol sum ein part av útstykkingunum soleisnar at kanska fleiri kundu gagnnýtt og at tað bleiv planlagttíðliga í prosessuni fyri nýggjum útstykkingum tað haldi er hvussu verður nakað sum kundi eisini gjørt tað lættari atkomuligt hjá borgarum at tað var ein partur av prísinum kanska frá dag eitt at at tað var tað var við í øí útstykkingunum og í grundstykin a prísinum frá kommununum kanska øtí hetta er eingin ivi um at hetta er ein gongd leið og hetta er nakað sumtakk fyri so venda vit aftur til spyrjarar svarar til johannes joensen sum fær orðið ger so væltakk fyri frú forkvinna ja svarið rættilga greitt frá landsstýrismannum at har eru ikki so nógvar ætlanir frá kommununum og eg veit ikki ð eg eg spurdi mest fyri at tað undrar meg at tar ikki hava verið inni og hugsað um tað tí tað hev verður tí tørvurin hevur verið rættiliga stórur allastaðni at fáa onkraara hitaskipan og og hesa jarðhita loysnina og nú víst ta seg at fløskuhálsurin er at at borða og tá fløskuhálsrini er at borða sjávandi so so kundi tað verið freistandi at mann ja vónandi verða tað fleiri feløg sum koma umborða so mann fær tað smidligari og skjótari loysnar tí at bía eitt ár tað kann gott vera trupult hjá húsarhaldinum sum skulu hava eini hús her og nú ø tá er eitt ár longt tíð at bíða so kanska mann fær sær ein aðra loys staðin fyri men vónandi fær mann gongd á borðingarnar soleiðis at tað verður av øll hava tann møguleikan í øllum førum tí at tað vísir seg at tað er ein hvussu ein góð skipan sum biljustinsven nni á og tá kommunuran vara sykki út og hava íbygningargjøld frá sev og øðrum so kund hugsast at at jarðhitahol kundi veri ein partur av tí so men tað tað má so koma aktivt frá kommununum at at at tað e áu í tí mentakk fyri svarið landsstýrismaðurin og eg rokni magnus rasmussen hann roynir at fylgja hesi gongdini rokni eg við al mær hyggja eftir hvussu e so at bíðitíðin ikki blívur í fleiri ár tað vóni eg ikki tað blívatakk fyri
takk fyri sær tað landsstýrismaðurin maxsrassen ger o væl ja takk fyri spurningurin johannes joensen gek
taka út uppá um kommunurnar aktivt kundu fara inn at bora og tað er har ið eg sigi at tað hugsa vit ikki at tær skulu kunna og heldur ikki landið og tá eg sigi at tær ikki kunnu ella áttu at farið so er tað tí at tað ikki er ein kommunal uppgáva og tað er eisini eitt vinnuligt virksemi tað er út frá tí tí at mann sigur at kommunurnar sjálvar fara at keypa sær ein borðvogn ella at mann ikki ger tað men at kommunur í samband við einum útstøkking bera so í bandi at at bora eitt hol ella trý soleiðis at tað kann hita eina heila útstøkking tað kunnu tær væl í dag men tað er ikki so at tær sjálvar fara og bora tað er meira tann munurin so har eru ymiskir møguleikar og sum sagt kommunurnar hava helst ikki víst áhuga mær vitandi takk fyri próvfólkini takk fyri

ja so var hasin spurningurin avgreiddur og vit fara til spurning nummar seytjan og hann er eisini til magnus rasmussen landsstýrismann og umhvørvis og vinnumálum viðvíkjandi møguleikum hjá fíggjarligum sperdum familjum at leggja um til grøna orku og spyrjari er bjørt samuelsen ger sovæl takk fyri frú forkvina spurningarnir ljóða soleiðis hevur landsstýrið nakrar ætlanir um at stuðla familjum við minni fíggjarorku soleiðis at hesar fáa ráð til at leggja um frá frá olju til grøna orku at hita sær húsini við spurningur tvey um ja hvørjar eru hesar ætlanir ótrygga støðan í heiminum í dag við kríggi í europa skjótt vaksandi prísin á brennievnum við meira hevur víst hvussu stóran týdning tað hevur at vit í føroyum gerast sjálvbjargindi orku í so stóran mun sum yvirhøvur til ber nýggjar vindmynnulundir gera at nógv størri partur av streymorkuni verður grønur men streymur er enn bert ein lugfasliga lítil partur av samlaðu orkunýtsluni í føroyum nógv tæy flestu húsarhaldini brúka olju t hitað sær
húsini við eins og bróður parturin av bilparkinum framvegis
ti er bensindrivin so kundi eg sjálvandi lagt afturat at allir okkara skipaflotu eisini brúkar olju landsstýrið hevur longd skipaninar hjáskipanirnar hjá undanfarni samgongu við afturbering av ennige til hitapunktuskipanir og el ella vetnisbilar og harumframt hevur landsstýrið so eisini givið afturbering til hebridbilar sum ikki verða mettir atvera grønir familjar við lágum inntøkum hava tó framvegis ikki ráð til at gera íløgur í grønar hitaskipanir og als ikki nú livirkostnaðin hækkar so ógvusliga spurningarnir verða settir fyri at fáa fram um verandi støða hevur fingið landsstýrið til at skunda undir umleggingina til grøna orku og geva teimum sum annars ikki hava ráð ein møguleika at leggja um til grønar hitaskipanirnar hitaskipanir og eg havi hug at leggja afturat at sjálvandi finnast tað grøn orkulán mann kann fara í bankan og fáa hesi her orkulánini men ein avbjóðing fyri hesa her lág
inntøkufamiljurnar tað er jú tann at tað er altso tú tú skalt kunna vísa eina vissa fíggjarorku fyri at fáa lán og tá ið so gerandisútreiðslurnar hækka so nógv og tá ið bílistsútreiðslurnar er so høgar so er tað øgiliga trupult takk fyri frú forkvina ja takk so er tað landsstýrismaðurin magnus rasmussen ger so væltakk fyri
frú forkvina í orkuog veðurlagspolitikkinum sum løgtingið tók undir við í farnu tingsetu vóru ella eru fimmogtjúgu átøk sum skuldu seta ferð á grøna orkuskiftið og ein tíðarætlan er løgd nær hetta skal setast í verk frá í ár og fram til tvey túsund og fýraogtjúgu eg eri samdur við spyrjarin í at ótrygga støðan í heiminum í dag við kríggi í europ
oppa og skjótt vaksandi prísin hevur tað stóran týdning at vit í føroyum gerast sjóvbjørgnar við orku samtykti orkuveðurlagspolitikkurin setir stór og greið mál fyri hvussu vit ítøkiliga fáa framt grøna orkuskifti á landi nøkur av átøkunum er ætlaður at hjálpa og eggja einstaklingum og familjum at leggja um til gøna orkuloysnir eg kundi nevnt nøkur av hesum átøkum afturbering til el og vetnisbilar skal leingjast stuðul til at taka oljufýr niður og mvigfrítøka góðkendar hiytapumpur skal leingjast óheft orkuvegleiðing og so víðari gjálvingarstuðul men tað sum alt hetta er tað er hetta her eru generellar ein generell skipan generella loysnir sum hjálpir øllum og eg haldi at tá i man kemur meira til altso at mn mann kemur eitt sindur inni á sosialpolitikkin í vinnumálaráðnum hava vit hugsað meira ítøkiligt um hetta er generella so tað er kanska meira á sosiala økinum og vit hava sum sagt í í landsstýrinum torið at siga at vit hava ikki akkurát diskuterað hetta her sum bjørt samelsen sigur um at fara at gera tað betri hjá einum ávísum bólki til at fáa sær grønari orkuloysnir takk fyri ja takk so er tað onnur tingfólk sum kunnu fáa viðmerking fyrst er tað høgni hoydal ger sovælja frúforkvinna má mást sú rósa landstýrsmannin fyri at vera rímiliga ærligur tá hann sigur ta at landsstýrikð heur iki hugsað um tað sosiala partin av hasum her øhtað undrar meg ikki tað er tað sum manglar í øllum politikkinum at har er eingin sosialur radara tendraður men eg faibara sia byrja lansstýrismannin um at tá ið hann so sigur tað vinnumálaráðið ar beiðið bara við meira tí tøkniliga ella hvussu fært tú framt tað tøkniska orkuskiftið so ber tað væl ikki til at viðgera tað uttan at hava tann partin við sum sigur hvussu skulu vanligar familjur sum eg vir kallast í hesum førunum hava ráð til at gjalda umleggjangi til grøna orku vist teg iki hava tað við so verður altíð hitt bara bara orð á einum pappíri og orð í einum áliti
hava tað við fyri at fáa framtíð á ársskifti hvat er størsta avbjóðingin yvirhøvur ja takk sárdi tað bjarni kára sum petur
grsen ger sovæltakk fyri frú frú forkvina tað sum eg haldi eri eitt sindur trupultð er tað at vit síggja hetta her útboðsskokki sum eg komi kjalavørunum av krígnum sum nakað varandi men tað fer at neutralisera seg aftur mann kan ikki taka støði út frá tí men annars egeri samdur í at fíggjarliga sperdar familjur hava ikki ráð til vanligam umstøðum at at keypa orkuloysnir sum kundu kosta upp í fleiri hundrað túsund krónur so har mugu vit hugsa eitt sindur langsikta øh og eg havi hug at nevna tað sum magnus rasmussen nevndi við at tað eru átøk gjørd tað er bara ein spurningur um at kanska gera nøkrur roknistykki soleiðis at mann fær framt tey átøkini á ein skynsaman hátt tað at onkursvegna leypa framav nú tá ið tað er tá vit up á onkran máta í undantaksstøðu tað tað má vera meira langsiktað enn tað takkfyrija takk so er tað biljustinussen ger sovæl takk fyri frú forkvinna nú nevndi ein av viðmerkjarunum at samgongan ella landsstýrið hevur ikki hugsað nakran sosialan tanka og tað er fullkomiliga skeivt altso landsstýrismaðurin í vinnumálum hansara uppgáva er at hugsa við tí vinnumálsliga úr tí vinnumálsliga sjónarhorninum meðan tað er uppgávan hjá landsstýrismannunm við almannamálum at hugsa sosialt og tað ger hann vit hava samtykt at tað skulu lata sjey túsund krónur til sperda familjur vit hava emvigafturbering av av íløgum í hitapumpum hitapunpur og tað eru sosial átøk sum júst skulu gera tað møguligt at vera at tað kann blíva eitt sindur lættari at hjá sperdum familjum at fóta sær í hesum tíðum men tað er ikki sagt at tað er nóg mikið sjálvandi kundi tað verið meir og tað er nakað sum eg til viðgerðar í samgon
onguni alla tíðina takk fyri ja takk helgi abramsen ger so vælja frúfor
kvina nú nevndi bjørt samelsen í spurninginum at elframleiðsla er bar ei lítil partur av nýtsluni í samfelagnum tað er púra rætt altso vil vit brúka so ræðlia nógva nógva aðra orku ena elframleiðslu upp á einlana máta so mugu hesi tingini ganga í hond í hond tí at tað hevur líkasum ikki givið so ræðli nógva nógva meining at elektrifiserað samfelagið samtíðis sum elframleiðslan var úr olju men nú verðvu farin t yvir at framleiða meira burtúr grønari orku av av el og samtíðis elektrifiserað við samfelagið og vit síggja til dømis at bara bilar til dømis eru er rættiliga stórur partur í dag sum elbilar og tað er eit rættiliga skjótt vaksandi tal og eg trúgvi eisini at støðan í heiminum fer at seta enn meira ferð á so eg haldi at heta eru tvey ting sum mugu ganga hond í hond og og og og sjálvandi skulvu royna at fáa allar samfelagsbólkar at fylgja við eisini takk fyri
ja takk ingilín didreksen strøm ger so væl
takk fyri frú forkvina ja eg haldi at tað er ótrúliga viktigt at landsstýrið nemliga tekur tað sosiala við í hesum her við at at leggja um tí ati eg hugsi tað at mann hevur kanska ella man hevur tvey beina ganga á mnn kann seta krøv og so kann mann stuðla á tí at tað ber ikki til at seta fólki krav at leggja um tá ið kostnaðurin av einari grønari hitaskipan er so ótrúliga ótrúliga høg mann hevur sæð at mann hevur ein vilja til ati at stuðla familjum við hesum her sjey túsund krónunum sum koma til fíggjarliga sperdar familjur nú men tað er so bara til tey sum sum hava eina oljufýring so hví ikki hyggja eftir tí eisini takk fyri ja takk so er tað spyrjarin aftur bjørt samuel
er so væl takk fyri eg fari at takka lnandn
nsýrismannin fyri svarið orsøkin til at eg seti spurningin til landsstýrismannin í vinnumálum sum sjálvandi ikki svarar á almannamálnum er ati tá ið vit tosa um at tey grøna orkuskifti sum landsstýrismaðurin jú hevur kann mann siga politiska ábyrgd av í landssførinum so snýr tað sog sum vit øll vita bæði um spor eitt sum er sjálv framleiðslan so er tað spurd tvey sum er at fáa øll at leggja um og og har haldi at tað má vera ein partur avstrategiini hjá landsstýrismannum í orkumálum hvussu fær mann húsarhaldini til at leggja um tí atupphitingarhúsuni er jú ein av okkara heilt stóru oljusløkum tað er á leið ein triðing av tí oljuni ver brúka í dag hin stóri hin stóri ordiliga stóri potturin eri eriá sjógvi aðtann oljan sum verður brúkt í skipaflotan og tí spyrjir landsstýrismannin hevur mann hugsað nýggjar tankar nú tí landsstýrið arbeiðir hon nettugp við at stuðla fólkið sum eru ikki so væl fyri fíggjarliga við at fáa pengar
til at hava ráð til sína olju
tað skundaði jú ikki akkurát undir at manlergur un til grøna orku og eg eri sjálvur teirri kann mann siga hepni støðu at fyri nøkrum árum síðani eg haldi ein trýár síðani tá tá gekk mín olju føring fyri og eg fekk so eg fekk mær so jarðhita men eg má siga at at fyri okkara familju var tað ein rættiliga tað var ein tung ílevas og eg havi hugsað nógv um tey sum hava illa ráð tað er ikki ein ýløgdu bara fert tú út í ger og so kanst tú fáa lán frá bankunum ja men tað er heldur ikki nakað tú bara fært uttan víðari viðstórt illa fyri fíggjarliga við síðernina øgiliga lága inntøk eru vit ova nógvar svakar uppihaldarar vit hava nógvar familjur sum har sjálvt um bæði við staðir maður og kona eru í starvi við stað eru lánlarnarstórr so hava tey trupult við at fáa endanat røkka saman sum er og nú tá ið altíð blivið so dýrt blívt
enn truplari so vit skulu eisiiathansa eftir at
hetta ikki er nakað sum skapa ein øktans dættarmun at summi hava ráð til at leggja um men onnur hava ikki tí kundi eg virkliga gott hugsað mær at mann tók hetta upp sum ein part av strategiini at leggja um samfelagið takk fyri ja takk fyri frá forkunnuni ja tá eg segði eitt her við at sjálvandi hetta er orku vinnumálaráðið og ikki almannamálaráðið og so kanska høgni høgni heita loftaði onkrum sum líka til hægrarbeinini men lat tað so fara men eg haldi at bilurin jústinisæð rættaði nógv so væl at báta hasum og tað vil eg takka bilurin jústinisins gjøgnum forman fyri tí at mangt og hvat vit hava fingi við samgum viði samgumini haldi eg absolutt hevur í ventur rætt so
kialgt men visti mann hyggur eftir teimum fimmogtjúgu átøkunum sum sum standa so so haldi eg
mann sær at fleiri eru vistu mann kallar tað til fólk sum ja vist mann kallar attað ikki eru væl væl bjargaða altso tatað er bara lesa tey átøkini g bað eg bara kuna at hugsa um eitt altso ein ein óheft orkuvegleiðing altso tað tað rævar eisini um at at minka orkunýtsluna taðer tað er tað er jú vil eg siga tað hevur ofta verið tosað for lítið um tað altso hvussu kunnu vit minka orkunýtsluna og og tað síggja vit nú til dømis eg síggi í í útlendskum fjølmiðlum jamen nú tá ið pengarpungurin er undir trýsti nú finnur mann upp á alt millum himmalag jørð fyri at minka um orkunýtsluna og og tað kann so læra okkum nakað oghar eru eisini nakað við orkumerking og sovíðari eg haldi a hr eru fleiri átøk sum absolutt venda rætttaðn sosiala vegin meðan hetta er altso generellar skipanir sum so raka øll møgulig so tá ið vit so koma unundir hetta her við eg haldi bjarni kárason var eisini púra rættur í tí sum hann segði at vit eru í eini heilt serligari støðu altso ta tað er kríggi í heiminum og sovíðari og vit hopa at at sjógvurin slætnar takk fyri ja takk so koma vit til síðsta umfar í hesum spurninginum og tað er bjørt samuelsen ger so væl takk fyri h alt gott um tey fimmogtjúgu átøkini sum landsstýrismaðurin hevur fingið samtykta uppskot til samtyktar um at mann skal koma í løgtingið við hesum uppskotunum vit valdu akkurát sum ikki at vera við í tí tí at vit yngstu vit vilja taka undir við øllum lógaruppskotinum tá landsstýrismaðrin kemur við teimum tað hevur han fingið orð uppá og tað kannagott fáa aftur í dag men til dømis hetta við óheftari orkuráðgeving so fært spyrja landstýrismannin er so tað nakað mann framskundað nú tí vit síggja tað til dømis í londum rundan um okkum at almennir orkustovnar nú fara út nærum dagliga hoyrir mann isum mann fylgir við í útlendskum miðlum at tey komu út nettupp við ráðgeving um orkusparing til húsarhald til tað almenna it hoyrdi í morgun í tíðindunum um um onkran skúla sum er farin at spara tjúgu prosent av sína orku og sovíðari so víðari tað er eisini nakað mann kundi sagt ja men nú framskundað vit hetta
við hesari heri ráðgevingini hetta við at gera óhefta
ráðgeving til húsarhald tað samtykti løgtingið longu uppskot til samtyktar tvey túsund og níggju halda ófast so viðhvørt altso viðhvørt mann sendir ringt við at skilja ímillum altso nær man samtykki ting men nær syrgja landsstýrisfólkin fyri at tað veruliga kemur at tað virkuliga hendir so kanska landsstýrismaðurin kundi konsertrera seg um tað eg skilji at hann hevur ikki nakar landsstýrið og samgongan hava ikki ætlanir um at gera nakað sum ger at tað verður fíggjarliga lættari landsstýrismaður kann rætta mær v farið skeiv men visu egskilt svaras so havr tar ikki nakrar ætlanir um at gera tað fíggjarliga lættari hjá familjum við smáum inntøkum at gera íløgu í grøna orku alstu at leggja um til grøna orku men kundi landsstýrismaðurin som kanska sagt um okkurt av hinum tingunum um hann kemur niðan við okkrum hasum lógaruppskotunum heilt skjótt nú og til dømis um hetta við hesari óheftu ráðgevingin sum allarhelst ikki krevur lógarbroyting ganga út frá um tað er nakað sum hann kann seta í verk líkasum her og nú so hann kann hjálpa fólki u hvkki annað við tí tað hevði verið øgiliga gott at hoyrt ø tí at tað eru veruliga nógv sum sum stríðast so tey stríðast ógvuliga hart nú takk fyri ja takk soer tað magnus amussen aður gersovæltakk fyri frú forkvinna nú á bjørt samelsen rættiliga ítøkilig og eg skal vera rættiliga ítøkiligur í í mínum svari líkar spola aftur til tvey túsund og níggju nú segði bjørt samelsen t het her um orkuvegeiðing ella ráðgeving var við í tvey túsund og níggju munurin millum uppskotið í tvey túsund og níggju og tað sum vit samtyktu í maimanna í ár tað er tað at hjá okkum stendur hvat skal setast í ver
vers hvørt ár tað stendur ein virkisætlan og eg haldi at tað sum ritturikkurin var tað var tað at tey sum ikki tóku undir ella steðmaðu nei tí tey trúðu einki upp á eitt her men men
vónandi og sum bjørt samelsen sigur so taka tey undir við átøkunum tá ið vit koma niðan við tí og taka vit heilt ítøkiliga hetta við orku vegleiðingini so meini eg tað er sum hin segði eg meini at tað stendur at tað skal setast í verk í tvey túsund og trýogtjúgu meini eg tað stendur fyri hvat er tað í tveyogtjúgu og hvat er tað í trýogtjúgu og hvat er tað í fýraogtjúgu visti mann hyggur eftir uppskotinum til samtyktar so stendur tann listin har og tað er tí listanum sum eg ætli mær at arbeiða eftir so leingi sum eg siti í umhvørvisvinnumálaráðnum og so vóna vit at tað verður upplagningur til tey tiltøkini takk fyri ja takk sovarð hesin spurningurin svaraður viðfara til spurningum nummar átjan sum eisini er til magnus rasmussen landsstýrismann viðvíkjandi friðingarnevndum og lendisætlan og spyrjari er bjarni kárasom petersen ger so væltakk fyri frú forkvinna ja spurningurn er til magnus rasmussen landssýrismann í umhvørvis ogvinnumálum og ljóðar soleiðis spurningur eitt heldur landsstýrismaðurin at skipanin við friðingarog yvirfriðingarnevndum er nøktandi spurningur tvey arbeiðir landsstýrismaðrin við at gera eina samlaða lendisætlan fyri føroyar virfriðingarnevndin hon kom fyri stuttum til eina endaliga niðurstøðu um matstovuvirksemi við fossdalsgjógv sum seinastu tíðina hevur elvt til drúgt orðaskifti umfriðingarog yvirfriðingarnevndirnar spurt verður um landsstýrismaðurin metir at nevndirnar í dag rigga eftir ætlan ella um tørvur er á umskipan í mongum førum hevur verið umrøtt at gjørt eina lendisætlan fyri føroyar ið vísir hvørji øki eru ætlað til hvørji endamál útbyggingar í føroysku kommunum verða ikki gjørdar eftir einum skipanum loysti í dag tað verður seg útvegan av byggilendi útbygging av grønari orkuframleiðslu ella á nýggjum ferðavinnu
virksemi tí verður spurt um landsstýrismaðurin arbeiðir við málinum um eina lendisatt
landið fyri føroyar takkfyri takk fyri og tað er landsstýrismaðurin magnus rasmussen sum fær høvið at svara ger so væl takk fyri frú forkvinna tá ið eg í vár legði uppskotinum til løgtingslóg um náttúruvernd fyri tingið tá mæltier samstundis til at gera broytingar í løgtingslóg um náttúrufriðing náttúruverndarlógaruppskotið mæltu til at áseta nýggjar reglur um skipan av verndarøkjum og verndardýraog plantusløgum og tí varð mælt til at taka friðingarheimildirnar úr náttúrufriðingarlógini landstýrismaðurin skuldi so við kunngerð kunna seta slík verndartiltøk í verk og ein náttúrufyrisiting undir landsstýrismanninum skuldi skipa og sita fyri verndini í verki ætlanin var so at eftir í náttúrufriðingarlógini skuldi vera tættir av skipanarligum slag sum ikki vórðu mettur at hóska natúrliga saman við náttúruverndargaruppskotunum tað vóru serliga serliga ásetingarnar um loyvi til bygging vegagerð og annað í økjum sum eru fevnd av grein tvey til fýra í náttúrufriðingarlógini hetta er at uttangarðs er ikki loyvt at byggja uttan loyvi frá friðingarnevndini
og innangarvs um bygt verður fram við strond áðum ella vøtnum náttúrufingarlógin er frá nítjan hundrað og hálvfjerðs uppskotið til náttúrusfrøðingarlóg var orða í fimtiárunum og sent landsstýrinum í nítjan hundrað og níggjuoghálvtrýss lógin sum varð samtykt í nítjan hundrað og hálvfjerðs hevur við heilt fáum undantøkum sama orðaljóð sum uppskotið frá nítjan hundrað og níggjuoghálvtrýss lógin er gjørd
við støði í táverandi lóggávu á økinum og í hinum norðanum spurningur tvey um eg arbeiði við at gera eina samlaða lendisætlan fyri føroyar eg havi biðið umsitingina gera uppskot um tillagingar í løgtingslóg um býarskipanir og byggisamtyktir tað hava biðið tey um at gjørt nú altso í vár ætlanin er at endurskoða millum annað mannagongdir í sambandi við hoyringar at gera ásetingar um árensmetingar og at meta um leiklutin hjá friðingarnevndum og yvirfriðingarnevnd hetta er eitt stig á leiðini í arbeiðinum við einari samlaðari lendisætlan fyri føroyar tí ein lendisætlan er eitt rímiliga víðfevnt mál men onkurstaðni skal mann byrja og har haldi at eg alíkahav sett skjøt á takk fyritakk fyri síðan er tað viðmerkingar frá tingfólki tann fyrsti er pálla reynatygvu ger so væl ja takk fyriforkvinna ein áhugverdi fyrispurning hjá bjarna kárasum petersen og fyri sovandi eisini upplýsingarar frá landsstýrismanninum um evnið tá ið að kemur til heta her í friðingarnevndini so síggi eg nú í sambandi við
koks at at øgiliga nógvir politikarar hava verið øgiliga hart úti og lagt trýst á yvirfriðingarnevndina og og
eg má siga tað at sjálvt eg havi stóra virðing fyri tí at at mann skalroyna allar møguliga møguleikar fyri at menna og menta samfelag so haldi eisini at mann má hava virðing fyri teimum instituttiónum sum sum vit hava og eg haldi ikki tað klæðir politisku skipanini at leggja so hart trýst á ein yvirfriðingarnevnd sum hann sjálvur hevur sett til at røkja eina uppgávu tað haldi eg ikki ø men tá ið tað kemur til lendisætlan so kundi kanska landstýrismaðurin skilti millum tað sum er privat jørð og tað sum er almenn jørð tað skuldi ikki verið nakað í vegin fyri at mann byrjaði við teirri almennu jørðini at k síðani tað hennikoldja hfrú forkvina nú er tað soleiðis nær við tey vanligu friðingarnevndini at tað eru vanlig leikfólk vanligur fólk sum verða vald út sum eru skilafólk sum taka skilagóðar avgerðir í teimum flestu førunum sum tað sum mammar haldur nú sáeg sum polla renadúgur var eisini inni á at nú nú kom kóki grýtuna tí at nú nú var ein barr ella eitt annað eg veit ikkihvar tað var her í á velpastað ella at tey ikki fungi loyvi til tað altso hvat verður tað næsta verður tað verður tað dómsvaldið sum mann fer at kritisera tí dómurin var ikki akkurát eftir mínum høvdi ella hvat mann skal vera tað yvirfriðingar nevndin hon er trossalt tann síðsti kjansurin hjá eini illa øðrum sum ikki er samdur við við meirilutan at politisku skipanin tá ið mann fer at seta so stórt spurnatekin við fleiri fólk altso yvirtingarnevndina so er tað bara damsvaldið eftir sigur mann ókey skuldi ikki eisini fara inn á politisktakk fyri túsund krónur spurningurin er um tað hevði verið nokk síðani er tað helgi abramsen ger so væl ja frú forkvinna eg haldi at vit eiga at hyggja eftir um at tað er ein skipanin við friðingar
um er tað rætta skipanin vilt hava ikki tí eg haldi at vit skulu kunna friða økið ger eingin ivi um tað men
akkura skipanin um hon er tann rætta um hon er so heppin og eg vil ikkip á nakranhans máta kritisera yvirfriðingarnevndina í einum ávísum máli tí at vit hava valt eina skipan hvar rosetes o nevndina og tay hevur gjørt sít arbeiði tað er tað vit hava valt vit mugu bara hyggja eftir er hetta rætt skipan eiga vit at eiga vit at hava hesar nevndirnar sum sum kjaka hesar avgerðirnar og tað sum eg undrast eit sindur yvir tað er tað at tær kunnu jú seta demokratiskt valdarltes løgting og o kommununi til síðus við sínum avgerðum og avgerðn kunu ikki kærast so ga eg undrað itt indur yvir at vit hava hesa skipanina eg haldi vit eiga at hyggja eftir um um hatta er tan rætta skipanin eg eg haldi sjálvorð at tað kann vera rættiliga ivasamt takk fyritakk fyri síðani venda vit aftur til spyrjaran ger sovæl bjarni kárasom petersentakk fyr tað frú forkvina og takk til landstýrismannin fyri svarið eg vil geva viðmerkjaranumher í salinum rætt í at at roynt fyrisitingarliga er einki at koma eftir altso friðingarnevndin er komin við ina niðurstøðu og tað er bara friðingarnevndin sum kann taka málið upp aftur tað havi til dømis sæð at tær ætla sær í mun til málið um sandá og kirkjunum

eg er bara tað at tað er nokk so bíligt at allir floksformenninir fara út og siga at hetta er óheppið og sovorðið men vit eru lóggevar at vit hava sett hesar skipanirnar í verk og vvit ikki meta teir liva up til sítt endamál á eini á ein fullgoðan hátt so kunnu vit gera nakað við tað nú las eg niðurstøðurnar hjá hjá friðingarnevndini bæði í mun tilfriðing av fosttalssjógv og at geva loyvi bæði til kommununa og til koks at at gera matstovu har og eg vil ikki siga at grundgevingarnar vóru serliga haldbarar altso hvørki fakliga ella ella ella øðrvísi kundi tað begrundast í mínum neyðum men tað er so bara eina opservatión frá mínari egnu síðu taðmen tað gav mær eina ábending um at at tað tað var ikki nøkur saklig undirbyrging av hví mann noktaði loyvi va heldur eingin saklig undirbyrgging av hví mann valdi ikki at friða nokk um ta málið eg haldi at tað er vert at at at tosa um friðingarnevndina og yvirfrøðingarnevndina soeis reint strukturelt men hvør avgerð tey hava tikið hon hon er aftaná líka endalig so til hett her við við lendisætlanina tað er gott at hoyrða landsstýrismaðurin sett fkjótiliga arbeiði øh tað er ferð aftaná fer at mann sær at tað eru nakrar góðar verkætlanir sum ikki blíva til veruleika tí at mann ikki hevur sett øki til síðis til tað virksemið sum mann nú einaferð ætlar sær at fara undir tað er til dømis tá ið mann vil byggja
millumdir og tað er tá ið mann vil byggja nýggjar matstovur og tað er tá ið mann ætlar at byggja íbúðir og sethús og raðhús og tvíhús
til vanlig fólk at búgva í framgongdin verður hemmað av at mann ikki hevur skipanarlig viðurskiftir sum gera at sovorna málsviðgerðir kunnu taka skjótarihannta ger í dag og tað er ræðuliga ofta at hesir hesar verkætlanirnir ikki blíva til veruleika orsakað av onkrum biokratiskum afturhaldssinni í øllum førum mínum eygum takk fyri takk fyri magnus ramussenja takk fyri frú forkvinna ja tð e tað er áhugavert at hoyra tá ið ið teivar tosa um hett her við friðingarnevndum og yvirfritingarnevndum tað er nakað sum eg lóggivi soleiðsnar skal tað vera og tað er ein skipan sum vit mugu virða og respektera so leingi sum vit hava ta lóggávuna alt annað er jú púra burturvið so kemur mann til tann spurningin er hetta so
á skipanin vit vilja hava eiga vit at broyta hana og ega vitr at avtaka hana men har kann eg bara siga frá mínum royndum her á løgtingi at at tað hevur verið
fy bæði tá náttúrumargfeldislógin var fyri á tingi fyri fyri nøkrum árum síðani har haldi eg visti eg ikki fari skeivur at mann tosaði um at fara at avtaka heta hr hesar her nevndirnar men tað var ikki undirtøka í parlamentunum fyri tí og eg kann eisini siga nú at tá ið vit tosaðu umnáttúruverndarlógina so tók mann sjálva náttúrufriðingina út úr hesum her nevndunum men tað var ikki tatað er tað er ikki undirtøka fyri at avtaka náttúrufriðingarnevndirnar hvørki tað vanligu ella yvirfriðingarnar og so leingi sum tað ikki er tað so mugu vit virða tað sum er og eisini virða tær avgerðir sum nú hesar nevndir taka vit hava einki anað at gera har í tí og vit mugu virða hvat ið man sigur ein meiriluti í í í løgtinginum heldur um hasi viðurskiftini takk fyritakk fyri vit fara so til seinasta umfar og tað er bjarni kárason petersen sum fær orði ger so væl takk fyri frú forkvinna lat meg lat meg runda av við at siga at at sjálvandi føroyska náttúran har er bara eitt eintak sum vit skulu helst fara væl um tað og hava skipanir í verk sum sum verja hana men vit mugu eisini viðganga og viðurkenna at samfelagið er undir áhaldandi broyting og tað tað má okkara lóggáva eisini endurspeglað so ella so vanliga hevur føroysk jørð verið brúkt til landbúnað og vit síggja nú at tað hóast tað eru nógvar landbúnaðar eftir so fara vit eisini aðrar vinnuvegir um mugu hava lendi tøkt til tað um tað so er vindmyllur ella matstovur ella okkurt heilt triðja fjórða ella fimta tí hevði eg viljað persónliga at mann hevði ei størri fleksibilitet ella um ikki annað gjørdi eina heildarætlan eins og mann ger við eina býarplanlegging fyri hvørji øki í føroyum skuldu brúkast til hvat tað hevði lætt um hjá teimum sum hava verkætlanir í huga sum tey ætla sær útinna og tað hevði eisini latt um í tí fólkaræðisliga orðaskiftinum um um mann skal geva eitt loyvi til hetta virksemið ella ikki tí at visum mann veit at tað øki
ikki sett av til til dømis grønar orkuútbyggingar jamen so er eitt sindur læst og liðugt
í staðin fyri at mann fær eina kæru og so gongur eitt ár kemur ein kær afturat so ganga tvey ár at mann onkursvegna fær framskunda framgongdina samstundis sum mann hevur nøkur greið mál fyri hvussu føroyska føroysk jørð og føroysk náttúra skal gagnnýtast bæði so og so so tað haldi eg at vit eiga at taka eitt eitt nokk so grundleggjandi orðaskifti um soðandi tveir minuttir pluss viðmerkingar er ikki so stórt orðaskifti men men hetta haldi eg ein góð innleiðing til at taka kjakið víðari takk fyri takk fyri og landsstýrismenn magnus rasmussen fær orð sum hin seinast ger so væl takk fyri ja hetta við lendisætlanum er uppi av og til og eg kendi eisini frá kommunálum høpi at tað verður kjakast og um um hetta málið ið haldi at mann hoyrir ongan sum sigur at vit ikki burdu havt eina lendisætlan og tað sum eg so segði at byrja við tað er tað at tað at gera eina lendisætlan er eitt øgiliga stórt arbeiði og sum skal vera væl skipað har ið eg so í mínari stuttu tíð hvussu fyribils í ráðnum havi sagt lat okkum seta sjøtul á hatta lat okkum byrja við hesum her í býarskipanini
sum tað arbeiðið sum vit gera nú kann verða brúkt víðari í tí sum handlar um lendisætlanina og tá ið tað handlar um lendisætlanina so so vita vit at tað eru kommunurnar sum eru ein byggimyndugleiki
tær mugu sjálvandi eisini koma við í ta arbeiði og og nógv nógv onnur so eg haldi tað hevði verið eitt óalmindiliga spennandi arbeiði sum eg eisini rokni við atsum eg havi fatan av ólk saknast eftir ja mene vit mugu hava eina lendsætlan og vit kanska hava sæð tað serliga væl í samband við útbyggingar tá ið vit tosað um orkuútbyggingar og tær kundu vera aðrar útbyggingar at mann hevði eina lendisætlan tað tað hevði verið gagnligt so tað vóni eg fari at koma mann sigur ordiliga á breddan og at mann fer veruliga í hált við tað arbeiðið og kann kann fáa eina lendisætlan fyri føroyar takk fyrio varð hasin fyrispurningurin svaraður vit fara so víðari í skránni vit fara til fyrispurning nummar nítjan hesi ferð er tað til una rasmussen landsstýrismann í fíggjarmálum og spurningurin er viðvíkjandi ljósið á trygdarboyina uttan fyri tinganes og tað er hennikaol tingmaður í spyr l skal líka biðja um orðiðger soæfrú foforkvinna ja hetta her er kanska eitt sindur ser spesielt mál tí at hetta viðvíkir ikki soe ógvum ikki hvør falí barrinum rundan í tinganes men nú er tað soleiðisnar at sum tey sum vita sum sigla út úr inn á havnina tey vita tað at tað er øgiliga myrkt á tinganesi um um kvøldið frá einaferð umum skýmingin av og til t alla náttina tinganesi eg kølasvartað er ikki at ljósað upp á húsð ella nakað líka frá bakadavu og yvir á eysturarvág er kølamyrkt og um kvøldið har sum tann sum oyðan sum vísir frofonerman er tinganesi
tá ið hon eisini er mjólk so er vandi fyri at mann kemur ov nær tinganesið
tað undirritað var landstýrismaðurin í samferðsumálin fekst við tógv við stríð ljós á boyina úti ár tinganisti eg hevði ófatiliga nógvar fundir við ein og annan og samrøður friðingarminlumlagin var ikki sinnaður at leggja kpi liga út á boina og til enda fekk so ein loysn so ljós kom á boyinamegin men nú í longri tíð hevur aftur verið myrt tí verður hesen fyrispurningur settur landsstýrismamðurin desamfertslumálin uni rasmussen nær kann roknast við at ljósið aftur kemur á trygdarboyina nú okur ganga móti vetrunum út fyri tinganesi sum millum annað smyrðil og teistin skulu framvið hvørja ferð lagt verður at í plássinum har smyrðil annars leggur at og tað er jú okur eru í tí støðu kanska serliga nú leggja tey flestu merki til visu smiðril kemur í ta støðu at han rørir við eitt til annað á tinganesi og róðri ferð ella skrúvan ferð so má skipið á landinum so koma okur aftur í ta støðu sum okur eru nú og tað má mann umgangast upp á ein ella annan máta og tí er tað ófatiliga viktigt at teir sum skula sigla leggja inn í krókini at tað ikki noyðast at standa við lummarlyktir og lýsa eftir svalsignaði boyini fyri at vita hvussu nær mann skal vera tingarnesi tað er tað eigur at bera til at hava ljós í tvey túsund og tveyogtjúgu takk fyri takk fyri sover tað landsstýrismaðurin uni rasmussengersoæltakk fyri ja tað er sjálvandi
ráðandi at trygdin er í lagi tá ið mann skal sigla inn javnað og eg kann upplýsa at landsverk hevur verið í samband við við tórshavnar havn sum hevur ábyrgdin av økinum og har er avtalað gjørd um at landsverk skal fáa eina boyu við ljósi út meðan tann sum er niðurseld verður gjørd í ordan og at ljós verður aftur á henni so
har er avtalagjørd við landsverk um at syrgja fyri at fáa tær gjørt beinan vegin takk fyritakk fyri so kunnu onnur ting fólk fáa viðmerkingar tað er eingi sum hevr hug til tess so tað verður hennik old spyrjarin fær orðið aftur gersovæl takki landsstýrsmannin fyri svarið og tað er fínt at eg komi har til eg forstandi sum man mann hvalegga eina aðra bogi á hvussu tað er vorðið í tí men tað er so alt í lagi við tí men men bara bara tð eg ljósorði tað er tað sum er so resunsfult við altso tað er eitt sindur spesielt við eg havi prøvað meðan eg bara rúti so prøvaðe óteljandi ferðirnar at fáa ljós upp á tinganesi tí tað er er ein øgiligur fyrimunur at húsið fór síðani húsini bleiv lýst upp men tað varð forboðið at seta ljós niður á helluna tað ber ikki til at seta ljósini í hellna aftaná hevðie gingið hálvfjerðs ferðirnar út og inn framvið haðreði tinganesi so so komi eg sjálvur til tað niðurstøðu uttan at spyrja nakan annan at menn fóturin fóturin á flaggsteingini var tað einasta sum ikki var friðað í tinganesi alt av øllum hini var fræðað a il seta ljósið so har havði borið til at sett tað ljósið á sum lýsti upp eftir húsinum tí tað er køla etandi krunkasvart alt alt alt økið frá skipasmiðjuni og yvir um yvir um hini menna men nú sigur landsstýrismaðurin at ein bóya er á veg og um komu nakrar er tað skipið sum nú siglir tað siglir enda um náttina eisini tað er ikki líka stórt so tað er eitt sindur betri pláss manerera men smyrðil og serliga norrønu tí hava øgiliga lítið avlop til at til at venda inni í inni í kaiinihar serliga tá skipið liggur úvti á krókini so hava tær øgiliga lítið pláss at venda og tí er tað umráðandi at tær fáa mett eftir og síggja hvar mann er í í stúðuni tað er ein ófatiliga keðiligur støða vissu í í smyril smekka skrúvund ella róðri í tí so er mann ferdigur fyri eina tíð skipið skal av landinum undir øl
bíða í eina dukkuongsni so vónandi verður tað so sum landsverksmaður sigur at ikki ganga nógvar dagar
boya aftur fyri at lýsa tað er í verði takk fyri er ikki landsstýrismaðurin at fáa orðið aftur so siga vit at hasin fyrispurningurin er svaraður og vit fara víðari til fyrispurningnum tjúgu sum somuleiðis er til una rasmussen landsstýrismann með fíggjarmálum og tað er henni gold sum spyr og hesa ferð snýr tað sný um tað er viðvíkjandi víðkan á plássi til lastir og konteinarar á krambatanga henrik aard spyrjari fær orðið
ger so væl og hetta er aftur ein spurningur sum forkunnara eisini sigur til una rasmussen landsstýrismanni fríggjarmálið av tí at vøruflutningur við smyrji er nógv
vaksin síðan farmaskipin er nærmast góður sar sigla upp á ymiskar havnir í landinum er blivið sera trongligt á krambatanga har smyrðir fleiri ferðir um dagin skal koyra á lestir umborð og í landi tí hava at hava tankar verið frammi um at onkur gjørt skitsur um at fylla út eystanfyri pakkvui nærmastu uppi á landi alt á kaiini pakkvisi a kaiini á krambatanga nú farið verður í gongd við fámjistunnilin tað er sera stutt at koyra frá tunnilsmunnani g hav prøvað nakrar ferðirnar og oman á krambatanga og tí hevur tað verið ein upplagdur møguleiki at fáa ókeypis tilfar til víðkan á plássinum á krambatanga ogtí verður hesin spurningur settur landsstýrismannin una rasmussen hevur landsstýrismaðurin eina ætlan um at brúka nakað av tilfarinum úr fámjistunlinum til víðkan av plássið til parkering av lastin og bingjum á krambatanga tað var tað takk fyri so fær landsstýrismaðurin uni rasmussen høvi at svara ger so væl takk fyri ja í sambandi við fámjinstunnilin havi eg fingið upplýst frá landsverk at mann roknar við at brúka alt grótið úr fámjinstunlinum til vegin og annað í samband við tað so tað sær ikki út til at leypa grót av til nakað annað frá fámjinstunlinum men at víðka økið á krammadeðka tað eru góðir møguleikar til tað sum eg skilji á lagnum á landsverk men tað má fáas grót aðrastaðsi frá vissu mann skal gera tað tað eru boðini frá landsverkinumtakk fyri ja so er tað hennrik old sum fær orðið ger so væl
harra formaður ja tað skal eg halda við tað verður ikki eitri av vegir eg skal at gerast vistu tað skal brúkast alt tað grótið so eg síggi tað er grivið øgiliga nógv út so tað verður ikki smávir ikki á vegi eg sai eg trúgði ikki at tað var so alvorligt at mann skal brúka brúka alt hattar tilfarið ella tóllndrametur ein tólvundrameturtunnilin til til grót men ókey tað skal so ikki vera nakar trupulleiki visti eg nú nú helt eg tað var so øgiliga næri við og onkur hevur gjørt tær ar skitsu av tí tí at tað tað blívur tyngri ella tyngri at fáa fáast við tí all at konternanartænast
talið veksur tað sum fólk aka ikki hugsa kurla nógv um taðer tað er tað at tey hugsa um tað at tað verður flutt norðureftir ein rúgva konternarum laksio og og makreligu og fiski og sild og alt heta her og o flakavirkini men tað skal sama tal av konternaruum hin vegin aftur og tað er ikki altíð at nú til dømis tev skipið siglin mitt u náttina so ert eg ikki altíð at viðkomandi sum skal hava hesar bingjurnar at tær standa ikki á kaiini mitt í náttina klárar at taka ímóti teimum so tað má hava eitt pláss at seta tær frá sær og tað er blivin við øgiligt trokar í nú koyra tær om at enda heilt oman á pyrurna fyri at fáa sett fyri at fáa sett bingjurnar frá sær og tað er ein positiv tekn at mann hevur nógv at flyta altso laksaverkið váði til dømis tá ið teir arbeiða so flyta teir fýra lestir um dagin og og ikki minst hinir sum taka makreli hinmenna og sild tað skal enda flytast lastir til fuglafjarðar við við við avskoringum og hvíta sínum so tað blívur øgiliga trongligt har hjá teimum at arbeiða eg eg biði undir hvussu væl teir klára at altso tað viðí flúgvandi ferð
a er her sæð bingjurnar aftur og fram í lastinum og inn á dekkið á smyrli sum teir flestu
føroyum er so at tað hevði verið øgiliga fínt men men ókey viðsí viðsí ið í alt grótið skal til veður so so vil eg ikki nógv at gera til tað tað ljóðar nú eitt sindur yvirdrivi men lat ongum fáa at síggja hvat tað blívur til ella takk fyri sær ney hesin spurningurin er svaraður og avgreiddur og vit koma so til næsta spurning og tann spurningurin er frá elsibeth mercedes gunnlendsktóttir og hann er eisini til
una rasmussen og tað verður elsubett mersedes unsøgsu færorðið tað er viðvíkjandi gjøldum
og tað hesin spurningur er viðvíkjandi gjøldum í í norðoya og vágatunnilinum ger so væl ja takk fyri harra formaður ja hesin spurningur er til una rasmussen landsstýrismann í fíggjarmálnum og tann fyrsti spurningurin er er ætlan at avtaka gjøldini í norega og vágatunnilin og nær um ja hvussu ætlar landsstýrismaðurin so at tryggja sær at standarin í tunlinum ikki fellur tá uppskotið um norðoyatunnilin bleiv lagt fram varð ferjusambandið um leirvíksfjørð komu eittviðarmót ferjurnar og ferjulegurnar vórðu ótíðarhóskandi og útslitnar og stórar íløgur skuldu gerast um halda skuldi fram við ferjyusambandinum upphæddir sum minst fýra hundrað milliónir krónur verðu nevndar heldur enn at brúka minst fýra hundrað milliónir krónur til feroyur og feroyuleður verða samtykt at seta tvey hundrað og fimmogtretivu milliónir krónur í norðoyatunnilin restina umleið hundrað og hálvfjerðs milliónir krónir skuldu brúka rinda umframt raksturin av tunnlinum norðoyatunnilin kann sostatt sigast at vera ein tann besti handilin sum landskassin nakrantíð hevur gjørt um hugsað verður um alternativ tunnilin spardi landskassanum ein morkostnað upp á hundrað og hálvfjerðs milliónir krónur umframt raksturin av tunlunum hann hevur soleiðis einki kostað landskassanum men tvørturímóti spartlandskassanum hundraðtals milliónir nevnast kann eisini at nýggji tunlarnir norðurim fjall væntandi fara at kosta fimm hundrað og tveyogtjúgu milliónir krónur og har verður ókeypis at koyra avtalan var at tá brúkarin av norðoyatunninum hevði goldið tær umleið hundrað og hálvfjerðs milliónir krónurnar skuldi tunnilin vera ókeypis at koyra ígjøgnum og gerast partur av øllum
lansviakervin um ikki landsins ovasti myndugleiki virðir hesa avtalu svarar tað til at áleggja brúkaranum at gjalda út í tað óendaliga fær nakað sum longu er goldintakk fyri harra formaður ja so er tað landsstýrismaðurin sum fær orðið at svara og tað er uni rasmussen ger so væl takk fyri ja nú var tað soleiðis at vágatunnilin norðoyatunnilin tað var ein partur av einum samferðslupakka sum ikki gekk so
væl við so tað var spell at at hann fór faktiskt í upploysn kann samferðslupakkin og partar eru gjørdir av tí pakkanum og aðrir partar eru ikki komnir í gildi og har varð hesin parturin í samband við vága og norðoyatunnilin í fíggjarnevndini og kom so ikki úraftur har tá ið áðrenn tað bleiv farið í summarferium og hetta er ein partur av politiskum semjum sum skuldu til fyri at orðna ymisk sovorðni ting so sum er er ikki nakar beinleiðis ætlan um hvussu mann skal gera við at avtaka og tey gjøldini men men við tað at við tað at tað ikki er avvera aftur til landið enn so eru tær inntøkurnar sum koma inn í vágatunlinum og norðoyatunlinum trygd fyri rakstri og viðlíkahaldið av tunlunum sum er og avtekur mann tað so má tað sjálvandi verða pengar aðrastaðnis frá sum skulu fíggja tað og tað sum mann sær fyri sær sum er ta er so at so skal tað á fíggjarlógina fyri at fáa pengar til tað so er tað hvat mann vil politiskt so har er tað umráðandi at blíva samdur politiskt og fáa lagt tað fyri løgtingið at taka eina avgerð soleiðis at tað verður soleiðis sum sum løgtingið ynskir sær tað og og av tí at mann hevur havt lovað hesi tingini so so burdi tað verið nakað sum bleiv arbeit
víðari við takk fyri ja takk so er tað onnur sum kunnu fáa orðið fyrst er tað billjustinussen ger so væl takk fyri harra formaður sera viðkomandi spurningur og eg eri eisini ótolin eftir at
at gjøldini verða avtikin í vága og norðoyatunnlinum tað var ein greið avtala í sambandi við samferðslupakkan og tað eru partar av samferðslupakkanum settir í gildi millum annað bleiv herjolvir keyptir og gjøldini í eysturoyartunlinum eru lækka og fyri sovítt eru avgjøldini hækkaði ikki av politiskum inntrivum men orsakað av at prísirin er hækkaðir so nógv so samanumtikið so haldi eg at unirasmussen róliga kann taka hetta við inn í fíggjarlógararbeiðið ígerðina fíggjarlógini sum hannleggur fyri løgtingið soleiðis at tað er grundarlag eisini á í fíggjarlógini fyri at kunna gera tað ókeypis at koyra ígjøgnum vága og norðoyatunnilin takk fyri ja takk so er tað rósa samuelsen gersuvæl takk fyri hara formaður eg siga tað at tað ørkymlar meg tað svarið sum landssýrismaðurin kemur við tí áðrenn vit fóru til hús øll summarferðina tá bleiv að lova a tað skuldu arbeitst við eina loysn so tað bleiv lagt fyri beinanvegin tá hann kom aftur í løgtingið hesa setuna tá i mann tosar um at tað sm skuldu aðrir pengar finnast til raksturin o viðlíkahaldi so eru longu pengar sum standa tøkir í tunnilsfeløgunum sum kunnu brúkast og vit hava svølt og svølt g svølt og sagt ja til allar møguligar semjur g øllum hugsandi slag og vit fáa ikki tær avtalurnar gjørda sum vit hava fingið lovað so at taðer ivamálið hvussu leingi vit finna okkum í meir so eina ferð er nokk og tað haldi eg tíðin er komin til núr tað bjrnihammer gersuvælhja takk fyri harra formaður heta er stuttligt at hoyra seg sæ her sokallaði ella mann kann siga illar løgtingslimur sum siga tey finna seg simpult tenn iskju í at mann skal betala tjúgu krónur fyr at koma aftur og fram men vissitrýstið verður lagt á landsstýrismannin sum hann hoyrir her báði frá miðflokkinum sambandsflokkinum at hann skal koma í fíggjarlógina og og fáa vísa tóð á fíggjarlógini atiuppskotinum at tunnilstjørdini skulu avtakast so er tað eisini eitt annaðstað burdi tað verið eitt krav altso má mann so eisini avtaka øll gjøldini á suðurarlagini altso so bara taka øll avgjøldini av er tað ikki inastar rtt at gera tað kann ikki vera nakað annað tá ið man leggur upp til at hesa her tjúgukronan skal avtakast nú allastaðs so kannmann ikki bara tay benda tað blinda eyga til og siga at tað skal kosta ja beint nú fyri ein bil við fýra fólkum fimm hundrað krónur at koma um suðurleiðina í einari óalmindiligan ótíðarhóskandi ferju sum okur hava beint nú
so tað vóni at landsstýrismaðrin eisini tekur við takk fyri harra formaður edva jacobsen
tak fyriharar formaður ja nú tosa bjarni hammer um um tjúgukrónur tað kann mann so væl eisini siga tað er ikki tann stóra talið fylgt nokk nógv við í hesum her við við tunnilum bæði til norðureftir og tile vágarnar og tað stendur greitt í tí avtaluni ati hetta er galdandi so leingi sum tunlarnir eru intlurafturkomnir men sjálvandi skal mann so finna eina loysn við hvussu mann so so skal betala fyri viðlíkahaldð tað má sjá fylgjiligt eisini kom up á pláss men men tann avtalan var púra greið tá og í íslandi hevur mann líknandi avtalur og har er eingi diskussión er tað afturbetalt so steðga gjaldið soleiðis soleiðis er tað har og so má mann finna aðrar loysnir so so nú lovaði uni kom við tí men eg helt tað var eitt sindur ógreitt svar takk fyri harra formaður uni
eitur uni rasmussen men nú fær helgi abrahamsen orðið
fyrst gersovælharra formaður ja eg undraðist s eisin ett sindur á hett her at landsstýrismaðurin var ikki var it sidur greiðari í svarinum tí spurningurin er um um gjøldini verða avtikin ov nær og so eg roknið við at tað fór at vera eit svar upp á tað at mann ætlaði t og nærv tað fór at vera men sum eg skilji svari so er tað sindur ógreitt um um ann ætlar tað ella ikki og so kannmann sjávandi hava seina meining um um um att e neyðugt ell ikki neyðugt men men ein avtala er nú eina ferð en avtala og og soleiðinar havi eg skilt tað hvussu frá tí sannfarðslubólkin so var at at tað var ein avtala tað skuldi gerast nú og og tí undrar tar meg at lansstýrismaðurin ikki eri meira sannførdur um at hatta mann ætlar at gera hatað takk fyri og høgni hoydal ger su væl harra formaður eg ka ikki órógva hendan samgongufundin ellan innáhepsfundin í
honum og eg skilji væl tá mann gangur í loðum
og fólki í norðoyggjum ávís ting og tað hevur verið ikki útdynteg havi bara loyvað mær at minna á tí øllum sum orðaskiftinum at nógv av teimum verður brúkt sum vælagn tí at tá ið vit gjørdu fyrstu vágatunnilin eg var sjálvur við til at gera tað tað loysnina tá var kravur frá fólkaflokkinum at tað skuldi vera eitt privat felag sum átti tunnilin í allar ævir og mann sum gjaldaði allar ævir tað sama tá mann gjørdi eysturoyar ætlaði at gera eysturoyartunnil við við amerikanskum og eigur ognarluti tá var meiningin at mann skuldi mann skuldi gjalda í í nógv harrans ár til eitt privatfelag tú bara minnir á tað at tað sum gjørdi tað vit høvdu tosað um at fáa tunnilarnar almennar aftur tað var tí tjóðveldur kravdi tað tá vit gjørdu vágatunnil og flokkaflokkurin vildi bara hava tað privat í allar æður bara fyri at sláa tað fastso er tað hendrik haldja har er ein formaður ja tað er nokk so spesielt at mann leggur so stóran doyðin á til dømis til vágatunnilin at fransmenn og og og týskarar skulu sleppa frítt at koyra á meðanum
føroyingar sum sigla suðuroyskt suðuroynna
mskal eg bitala fleiri hundrað krónur pr pær pærtúr aftur og fram eg eg i giti meg til at mann tekur hini gjaldini av eisini tá ið mann fer at taka gjald av tí at tað er væl at ferðast tað sama sum sum øll onnur og hví mann skal tí at vis visti tú tekur vága vágoynna ella vágatunnlilin so er tað ein ótrúliga stórur partur um summarið sum er útlendingar so tað er ein stórur væl vild fyri útlendingum ja so koma vit t rin elsbett mersedis gulegdóttir fær orðið gersuvæleg fari at takka fyri og takk fyri viðmerkingarnar grundin til at eg havi sett hendan spurningin er sjálvandi tí at mann verður ofta fyrihildin hvussu er tað fara fara teg
hjá haldilsaavtalinum er avtalarin ein gomul avtala tá ið tunnilin er betaltur so skal tað ikki kosta ella
tað skal ókeypis koyra ígjøgnum tunnilin og so kann mann siga at mann legði ein samferðslupakka fram sum ikki koma í heilum líki út aftur men alt her hava hug í næstanum at siga nei ikki alt í lívinum men tað eru øgiliga nógv sum eru ein raðfesting og vissu landsstýrismaðurin ynskir at rað raðfesta at mann skal halda hesa avtaluna at tað skal vera ókeypis at koyra ígjøgnum hendan tunnilin jamen so vænti eg at hann raðfestir tað og velur at seta pengar av til tað og tað sum í dýsku sjónum eisini verður nógv
um tað er viðlíkahald hvat nú hvat hendir nú við
vsu ið tað ikki verður hesin her hendan nevndin sum skal standa fyri hesum tunlinum hvussu við viðlíkahald tá ið man ikki betalir inn tá ið mann nú fer vist tað landsstýrismaðurin velur at tað halda hetta lyftið og tað skal ókeypist at koyra ígjøgnum tunlarnar ja so síggi eg fyri mær at mann í sama viðfeingi setir pening av soleiðisær at viðlíkahaldi ikki fer tí at tað ber ikki til at tað sum landið yvirtekur at t ikki verður nakað viðlíkahald tað hongur yvirhøvur ikki saman men eg sigi sum onkur annar er sagt her evil eg hevi hugsað mær at fingið eitt ordiligt svar frá landsstýrismannini har hann fortelur um hann ætlar at raðfesta hetta málið tað hevði øgiliga væl hugsað mær at fingið at vita og tá ið mann so
snakkar um gjøld tað sum ræðir meg eisini eitt sindur tað er hetta her
við at vit vita tað at seinasta samgonga hennara spesiali millum annað var at hækka ymisk gjøld og vit vita ikki gera nakað munagott nú hvat fer so um nú vit siga tað at andstøðan kemur til aftur fer hon so halda fram við mann siga somu ferð við at hækka ymisk gjøld millum annað tunlarnar takk so er tað ein landsstýrismaðurin uni rasmussen sum fær orðið ger so fær takk fyri
ja sum rósa samanfallsan var inni á so so eru nokk av pengum at begynna við til viðlíkahald visti tað skak mann báðum tað so tað er ikki tað er ikki
fíggjarlógin fyri trýogtjúgu sum fjøðist at ávirkast um mann avtekur hetta ella ikki men tað er meiri hin parturin at eg gjarna vilja havt at tað var ein politisk semja hvat mann vil otí blívr tað so øgiliga keðiligt at tað bláii sum tað bleiv við hesum samferðslupakkanum at tá ið mann hevði avtalað í samferðslubólkinum hvat mann ætlaði at so broytir mann tað tá ið mann so fer víðari í viðgerðini so tað er tað sum forstýra meg til at vera so yvirvístur hvat eg skal so eg fari ikki at vera so greiður hvat tað endar við herufrá í dag takk fyri ja og so er eitt umfar eftir og tað er elsbet mersedes gunleðstótir sum fær orðið fyrst nei nei hetta er eitt hetta er síðsta umfari í hesum spurninginum ja ger so væl ja takk fyri harra formaður eg fari at vísa aftur einaferð afturat til hesa avtaluna sum er gjørd at tá ið tunlarnir eru útgolnir so skuldi tað vera ókeypis at koyra og at siga tað í ávísum førum at tað skal vera ein politisk semja tað eg pjóðast ikki at nevna nakað her so so hev vurið man sigur onkur verið her uppi og nevnt okkurt sum onkur í samgonguni ikki hev verið so glaður fyri men visu uni rasmussen landsstýrismaðurin ynskir at hetta skal gerast so kann hann tað hann kann velja at raðfesta at tað skal ókeypis at koyra ígjøgnum tunlarnar tað er soleiðis er tað og tað málið lá eisini í fíggjarnevndini tíverri kom tann parturin ikki ú
men eg haldi at tað er tíð uppá at mann nú fær at vita um mann ætlar at halda eina gjørda avtalu og eg kann ikki lata vera við at blíva við at hugsa um at
vis vit nú siga tað ati at mann mann blíiv við at hava hesi gjøldini ímyndi tykkum vis ið tey sum sita nú í andstøðu og sótu í samgongu seinast hvussu tey hækkaði øll avgjøld heilsutrygdaravgjaldi tinglýsingaravgjaldi hdisil bensin eg veit ikki hvat ikki øll hesi gjøldini tey hækkaði ímyndi tykkum at visi i hesi koma til aftur og te og tey føla at nú gjørst neyðugt at hækka tunnilsgjøldini tað haldi í álvara tosa at tað er rætti vegðurin at fara nú at gera og haldhis avtaluna soleiðis tað verð ókeypis at koyra takk ja eg veit ikkium landsstýrismaðurin vil hava orðið nei tað vil hann ikki so er hesin spurningurin svaraður og avgreiddur ja vit hava vit hava tríggjar spurningar eftir og tann dansin spurningurin sum vit fara undir nú tað er spurningur til una rasmussen frá ruttvang viðvíkjandi ógólv
tað er ruttvang sum fær orðið ger so væltakk fyri vit hava í summar gjøgnum miðlarnir hoyrt frá trimum fyritøkum sum siga seg eiga pening til góðar fyri arbeiði ið eru gjørd í hábygningin
á lanssjúkrahúsum og sum landsverk av órøttum heldur aftur vit hava hoyrt at tað eru ósemjur um kostnað fyri gjørd arbeiði men sambært hesum undirveitarum verður heldur ikki rindað fyri arbeiði sum semja er um millum partarnar tosað hevur verið um ligvividitetsavpresning og víst til ásetingarnar í abf null seks grein tveyogtjúgu sum ásetir gjaldskyldina hjá byggiharranum harstykki trettan ásetir at og er siteri er tilfali af u eniht i skal búherrin betalir til goduhavendir sam partern r eniom harafturat hava vit hoyrt at ein av veitaranum hevur latið læst innbúgv sambært ordra sum er fakturerað í februar men sum enn ikki er goldið at tí sum vit hava hoyrt í miðlunum og sjálvandi er tað bara ein partur av tí so so fær mann tað inntrykk av atlanbsverk als ikki livir upp til tað sum mannmetir sum góðan sjúkk í byggimálum og tí er mínir spurningar hesir ta er fýra kann landsstýrismaðurin upplýsa um landsverk heldur seg til ásetingarnar í abf null seks undir hesum grein tveyogtjúgu stykki trettan heldur landsverk seg til tað sum verður mett at vera góður sjúkkur viðvíkjandi rindan av rokningum í byggimálum kann landsstýrismaðurin upplýsa hvussu stórar upphæddirnar eru sum semja er um millum partarnar men sum enn ikki eru rindaðarog til seinast rúmast hesar upphæddir innan fyri verandi átakk fyrija vur ger so væl takk fyri ja tað eru tað eru mál sum hann hevur hoyrt í miðlunum
hvar tað er ógolnar rokningar men tað er tað sum blívur nokk so vanskligt hjá mær at fara í einum sovorðnum spurningi at viðgera her á tingi av tí at hetta eru mál sum sum eru í gongd og verða viðgjørd abf landsverk er við í abf null seks og teir arbeiða eisini út frá teimum treytunum sum eru har
aí nú las ruttvang frá frá paragraff tveyogtjúgu grein trettan men har eru eisini aðrar greinar í sum summi vísa á nøkur onnur ting við í fjúrtan so blívur tað snakkað um gerðarætt so hetta er vanskligt hjá mær at úttala meg so kravt eg um tí at tað er øgiliga tekniskt og eg havi sjálvandi eisini havt lítla tíð til at gera mær eitt svar uppá hettar og beløpini sum verða nevnd haldi eg heldur ikki eg skal fara at koma út við tí tað er eisini forhandlingsspurningar í í málunum men at tey tølini kunnu halda seg innan fyri játtanina tað kunnu tey tað er tað havi eg hvussus fingið bekreftað at tað er ikki trupulleiki at hava nokk av pengum í játtanin til til hettar takk fyri ja ja høgni hoydal fær orðið fyrst gersuvæl ja eg havi fylgt við í hesum málinum her bæði og tað eru fleiri verkætlanum og serliga hugsi eg um m smærri fyritøkur sum ikki fáa fáa goldi fyri sína fyri sítt útenta arbeiði sum sjálvandi er ein ófatilig avbjóðing er ta summar hava klárað tað og landsmaðurin sigur hann kann ikki fara heilt inn í tað men men men kann andstýrsmaðurin hvussuur lova okkum eina eitt yvirlit yvir hvørja hvhvhvar er tað fyri rokningar sum er ikki eugolnar nú hava vet hort um hábygningin a liggur eisini nakað eftir frá glasi tað vita vit og har verða stórt eyðtsteip so vit fáa at yvirlit av
hv ar tað stendur eftir og hvør er orsøkin til tað øhum ikki annað landsramaarkann kann fáa út við at løg
tinginum um tað ja so er tað spyrjarin afstur ruttvang fær orðið gersovæl takk fyri eg eg skilji landsstýrsmaðurin helt seg ikki kunna siga nágreiniliga men eg kundi hugsað mær at spurt landsstýrismannin altso tað sum hann hoyrir tað tað er fyri flestu fólk ikki í ordan og eg hoyri eisini frá øðrum fólki sum ella øðrum politikarum har sum har sum umboð fyri minni fyritøkur og fólk sum kanska ikki torað so væl at vera úti alment og og vit høvdu hoyrdi eisini so seint sum í dag minnist meg rætt eitt umboð frá arbeiðsgevarafelagnum har sum mann lat illa at landsverki altso onkursvegna sum virkar tað eitt sindur óhóskandi at landsverk skal vera tann parturin sum sum noymast er ringast at hala við at gera tað er tað er ikki í ordan sjálvandi skal mann kanna eftir at at tað sum mann betalir fyri at tað er leverað men til dømis leyst innbúgv tað virka fyri mær púra galið at tað ikki er betalt tá ið tað er er fakturerað í í februar mánaða so eg fari at spyrja landsstýrismannin um hann um mann heldur at ja j at landsverk livir upp til tað sumá sum vanlig fólk meta at vera góðan skikk í sovorðnum málum og um ikki um hann so fer at tryggja at tað verður soleiðis frameftir takk fyri ja so er tað landsstýrismaðurin uni rasmussen ger suvæl takk fyri ja tað blívur sjálvandi øgiliga vaskligt serliga hjá smáum fyritøkum sum ikki hava so stóran umsetning vissi tað er forroldsvís tstórar upphæddir

til landsverk mótroknar nøkur ting sum sum teir sum mótparturin ikki hevur garanti fyri so ta er øgiliga vanskuligt men eg eg trúgvi uppá at landsverk hevur kompetent fólk til at gera tingini væl men men tað er sjálvandi øgiliga ringt at taka einstøk mál upp up á hendan mátan og siga beinleiðis soleiðis soleiðis er tað men men sjálvandi ynski ynski eg sum landsstýrismaður at tað verður frágingið
væl og virðiliga við tey sum gera eitt arbeiði fyri landið
fyri landsverk so eg eg vil sjálvandi fylgja við fylgja upp upp á hesi tingini men sum sagt so haldi eg ikki at eg vil koma fram við for nógvum her av tí at tað eru mál sum eru í viðgerði takk fyri ja so er hesin spurningurin svaraður og avgreiddur síðani fara vit til tann næst seinasta spurningin í dag og hann er frá høgna hoydal viðvíkjandi støðuni við suðuroyarleiðini og hann er somuleiðis til una rasmussen landsstýrismann í fíggjarmálum tað verður høgni hoydal sum fær orðið fyrst ger so væl takk fyri harra formaður hesi spurningir er um eitt mál sum hevur verið nógv umrøtt men sum í seinastuni kanska heva fingið myndir um merksemi tað e tikist kanska sum fólk bara hava givið upp viðvíkjandi teirri eg skuli kalla tað undantaksstøðu sum er á suðuroyarleiðini ella eg vil næstan sagt at mann hevur sett suðuroynna og suðuroyingar aftur í skjútstíðina tá að kemur til til kravið um eina nútíman samdferðslu øhog í tí sambandi við tú orðaskifti sum hevur verið tá hevur
lanstýrismaðurin upplvýsti hann arbeiddi við ymiskum loysnum øeg veit t fleiri hava skotið upp um man ikki kundi fingið norrønu
mi a selt onkran túr sum tað passaði inn í ferðaætlanina ella onkra aðra loysn at fáa fleiri túrar við tyrluni og annað øh men taðn síðsta vit hava hoyrt er at er attyrluflúgvingin verða jú eisini skerd tá ið vetrarferðætlanin setir inn har og tí er spurningurin øgiliga einfaldur hvørjar loysnir hevur landsstýrismaðurin framt til tess at bøta um støðuna á suðuryarleiðini meðan smyrðili er dokk og í øðrum lagi hvat er landstýrsmaðurin gjørt viðvíkjandi tirluflúgvingini nú tá tað eisini verður boðað frá at hon verður skerd til suðuroyar soleiðis slíkir vórðu spurningarnar takk fyriharraformaður takk fyri so er tað landsstýrismaðurin uni rasmussen ger so væltakk fyri ja strandferðslan hevur havt fleiri fundir við flutningsfeløg tey privatu fluttfeløgini og við vinnuna í suðuri og mann hevur avtala at at arbeiða saman um tingini og higartil hevur tað riggað væl at fingið fraktina fram alla fraktina sum hevur skulað verðuð flutt og sum eg havi fingið upplýst er øll frakt
komið fram og og til tíðina so tann parturin hevur gingið væl og vissir mann so snakkar um tyrluflúgvingina so bleiv tað bleiv tað avtalað við tyrlutænastuna at seta tann túrin inn aftur mánadag sum skuldi skerast burtur av tí at summarferðaætlanin steðgaði so tann túrurin hann blívur verandi
inntil smyril kemur aftur úr dálk so tað var eisini gott at mann kundi gera tað avtaluna so eg satt tyrland flýgur tað sama millum froðbað og havnina sum í summar flúgvingin takk fyri ja so er tað onnur sum kunnu fáa orðið fyrst har tað er edva jakobsen takk fyri formaður ja akkurát tað er tað tær sum ovni rasmussen koma inn á tað mann held áfram við tilfrígvingini og ikki broytti ferðaætlanina tí ið tað er gott er einki grund fyri at leggja leggja túrar niður tá støðan er sum hon er og tað at mann hevur samstarv millum flutnisfeløg og privata fyritøkurnar har er gott men sjálvandi mann hevur eisini hoyrt um nøkur ting sjálvandi sum kanska dempar niður tí fólk ikki ordiliga hætta sær eina útflukt og so geva tey avboð og so har tað er kanska ringt at halda stýra og tey tølini fær mann kanska ongantíð kanska til eina aðra ferð so er hetta hetta átti at eina lærupeningi at hetta er kanska í minna lagi av skipi at seta inn sjálvt um tað vísir seg at fólk eru væl nøgd við hann men tað er ein øgilig press á at koma um fjørðin so at men gott
sunviskt mann kann finna loysnir við við privatari frakt sum mann fær fraktin um fjørðin kenni ikki ordiliga um nakar íð dottni ímillum har men men tað
ja so er tað helgi abramsen gersuvælja harra formaður ja eg skilji væl lanssýrismannin hetta er sjávandi nokk so trupult át skipið skal í dock o og og og tað e ringt at fáa nakrar avloysar alt afturar men tá ið hann nú sigur tað at tað hevur gingið væl at fingið allan fraktina í fjørðin so er mín spurningur er tað tí at mann hevur klárað at fraktað alt ella er tað tí at fyritøkuna hava lagað seg til og bíðað við att sent nakran frakt til mann fær hyttskipið afturtakk fyrija so er tað spyrjarin høgni hoydalger sovælja hara formaðurin eg skal takka landstýrsmannin fyri svarið og serliga tað tá hann upplýsir at attúrir mánadag til froðbiard er komin inn aftur sum annars sevði átti burtur við við vetrarferðarætlanini og tað er so tað tað er men altso h hevur mann ikki viðgjørt at seta fleiri tyrrlutúrar inn og eg spurdi um hetta við sum hevur verið fram um fleiri ferðir um mann ikki kundi gjørt av tal við smyrjilegini um at norrøna sigldu nakað túrar um ikki annað fyri mær at síggja so er lítið hent uttan tað at vinnan hevur so sum eg veit havt nógvar fundir sum landsmaðurin nevndi ogog havi funnið eina loysn við eisini at brúka okkurt okkurt farmaskip til at taka naka av farminum men mær vitandi so er ikki so er ikki fullurin av kassan við makrelframleiðsluni á á varandi løtuni og laksin hjá bakkafrost hvussu teir su taka hvussu tøkan verður skipað og avskipingin verður skipað veit eg heldur ikki men men men visti tað
at tann støðan sum er á suðuroyaleiðini er ein
ja eg haldi ikki at vi at uppliva so so tílíkt stórt afturstig í føroyskari samferslusøgu í nýggjari tíð við við tí sum verður nú verður bjóðað og sum bæði edvar jacobsen og helgja abrabssen hava nevnt so er tað eingin ivi um at vit sígja hta kga avleiðingarnar nú siga hormannog fjølmenni áh ja men skipin ikki eru fult nei fólk setast aftur ferðavinnan sum hevur gjørt avtalu fær sta ikki gjørt nakað aðrar fyritøkur sum hava tørv á á flutningi hava uttan iva lagt sítt sítt virksemi um so eg má bara at siga tað at attæ teir tær mongu fordómar umat mengan hevur um um um um um m suðuroyingar at teir skulu vera so ótolnir og skjótir tær hava hvussu víst sín tolnasta millum tolnasti fólkaslag í heiminum við við at at tey ikki hava gjørt meira vról um ta støðuna sum er og tí fari eg bara a spyrja landstýrsmannin enn einaferð altso hevur landsstýrið einki boð upp á hvat skal henda her næstan tað sum eftir er á mánandi ella inntil smyrjil kemur aftur htí eg síggi fyri mær at at at fólk bara líkasum hava bara kobla úr ella suðuroynni er kobla úr og so og so hendir bara einki og avleiðingarnar haldi eg eru ómetaliga skeivar fyri tað at at vit hava somu rættindi at búgva og liva í hesum landinum
ja so er tað landsstýrismaðurin una
takk fyri ja tá mann tá mann snakkar um norrønu so so vurderaði mann tað at at túrarnir sum norrøna hevði kunnað komið vissu tað var høvdu ikki verið reitt týsk punkt til at
at havt nakað at gjørt so so teir túrarnir høvdu ikki havt nakra nyttu sum so men
tað hevur verið soleiðis ja at ta hevur ikki verið serliga nógv arbeiði við makrelinum hesa tíðina men men tað hevur kunnað verið væl meira arbeiði við makreli og og framvegis klárað ta fraktina sum sum tað hevði ført við sær slógvið er viktigt at fáa ordiliga skjótt upp á pláss til fuglafjarðar og tí var tað eisini ein partur av avtaluni at at kunna samskipa tingini har suðuri soleiðis at tann parturin sum var viktigast at fáa av oynni skjótt kundi fara skjótt og tað sum ikki var so viktigt at gerast skjótt av við tað kundi bíðað eitt sindur men sum eg havi skilt tølini og tað sum hevur gingið fyri seg so hevur tað riggað ordiliga væl sjálvandi er tað keðiligt at tað ikki er verið so nógvur makrelur akkurát nú men men tað er ikki virksemi sum hevur pjóst t at minka í suðuroy eftir hvat eg havi fingið upplýst mann hevur kunnað gjørt tey tingini sum mann annars skuldi gjørt so tað er hvussusur gott í sær sjálvum men tað er sjálvandi tað er altíð keðiligt at fara niður í í støði við við sambandinum tað tað eru tað kunnu vit vera samd um men hetta var so tað sum sum bleiv nú og tað er ikki nøkur ætlan um at seta nakað eyka inn tá tið ikki eru brúk fyri eyka kapasitetið so so nú er tíðin skjótt hálvrunnin hjá smyrli í dock so so tað hopa vit at hetta kemur at ganga væl inntil smyrjil kemur aftur og at herjóvur so kann hjálpa til víðari takk fyriatak so fær høgni hoydal orðið aftur seinasta umfarigersvæl

ja sanniliga kann taka undir landstrsmanninum at vit vóna tað besta og vit hava eisini verið heppin við veðrið og og øllum øðrum í støðuni men eg kann als ikki verða samdur við landsstýrismonnunum manninu um tá ið haldi hann orðaðisi soleiðis eg skal ikki endurgeva han skeivt at tað er ikki verið neyðugt at skerja nakað virksemi í suðuroynni tað hevur tað so avgjørt verði tað vita vit bæði innan fyri alt tað sjálvbodna arbeiðið ítróttarlívið mentanarlívið ferðavinnuna tað er eingin ivi um tað hevur havt longu havt djúptøknar avleiðingar og viðvíkjandi teir tí størru ídnaðini sum eru í íslandi nei í íslandi ntað var kanska herjolvur sum sum spaksti men men vvítja vítjandi tí stóra stóra virksemi sum er í suðuroynni av av ídnaðar og útflutningsvinnum øhso er tað jú serliga laksrin hjá bakkafrosti og tað er ja tað er varin pilagik men tað er sjálvandi eisini tkefisc og og og t og tey smærri virkini og annað og eg eri vís við t tey longu hava laga seg til og hava roynt at sloppi undan at støðan skuldi vera truplari er neyðugt her tí er tað nakar vit hava lært so er tað tað at t bæði føroyingar og eisini suðuroyingar klára væl at tillaga seg til nógv ting men tað tað skert iki bara ikki burtur hetta er ein hetta er ein undantaksstøða og hetta er fyri mær at síggja at fara at fara reint aftur í kjútsutíðina tað sum g gangur fyri segur í suðuroypni í løtuni so so eg fári henda landstýrsmannin um framvegis at gera átøk vit vita vit vónandi ta besta temann vita ikki hvat fara henda restina av tíðinum meðan smyril eru dokk men at fáa at fáa gjørt tað sum mann kann eg spurdi eisin um tilluflúgvingin tá mum an seienda kundi kgir at tann mann fingið fleiri tyrlutúrar um ikki annað um tørvar á tíð ja so er tað uni rasmussen ger so væl seinasta orðið takk fyri ja tá ið tá ið eg nevni tað umat virksemið ikki er gertga tá tá meini eg við í mun tilvið ta vinnuna sum hevur brúk fyri frakt tað ja hitt við ferðavinnu og frítíðarlív og og tann partin ja ta er tað hevur mann hoyrt um at har er tað skert men men hetta her við við ferðafólki har er tað sjálvandi eisini ein skerjing í hvussu nógv hava møguleika at reisa men hatta er ikki so lítið sum mann kann flyta av fólki men ar har er tað serliga hetta her við persónbilum sum mann kann ikki
hava so nógvar bilar við sær so tann parturin tað er óheppið men hetta er tað tann møguleikin vit fingu í mun til ferðafólk men við tyrruflúgvingini ja har har hevur mann ikki gjørt nakað fyri
fyr at gera meira enn enn hattar at broyta til at forseta við summarflúgvingini til suðuroyar takk fyrija so var hesin spurningurin svaraður og vit koma so til tann seinasta spurningin í dag nummar fýraogtjúgu og hann er somuleiðis til una rasmussen landsstýrismann í fíggjarmálum og hann er eisini frá høgni hoydal hann er víkjandi skattamáli ger so vælharra formaður tíðin tykist ofta at ganga skjótt og kanska seint í øðrum partim av lívinum men í politikki gongu tíðin og í samfelasviki gongur tíðina ofta øgiliga skul vit iga tað kenst løgin tí at hesin spurningur snýr seg um eitt mál sum varpúra alment frammi fyri rættiliga langari tíð síðani og tað var í soleiðis at í marsmánað tvey túsund og einogtjúgu tvey túsund og einogtjúgu tað vil siga hálvt annað ár síðani tá varð staðfest at tað útlendska reiðaríið samherji í sambandi við upplýsingar um tar sonnevndina wibog gøluna at reiðreiðaríið sammar hevði brúkt føroyskt feløg og dótturfeløg og annað og føroysku skattaskipanin ug fastskipanina til at gjalda sjófólkið í namibia hýru og hevði har við fingið skattaafturbering av órættum fyri seytjan milliónum krónur
tað var staðfest bæði av taks og haldi eg eisini av feløgunum
hálvum nú hálvt annað ár er farið er einki frætt um naka ressing og tí havi eg valt at seta landstýrsmannin hesar spurningar hvat er hent í málinum um skatt hjá útlendska reiðaríunum samverja har føroysk feløg og falskipanir vórðu brúktr at sleppa undan skattið upp á seytjan milliónir krónur í øðrum lagi hvør hevur verið órættaður av hesum og tí sum síðan fari fram og hevur taks goldið nakað endurgjald til persónar ella feløgi eg hugsi um sjófólkini ella tey feløgini sum vóru uppií í triðja triðja lagi eru nøkur revsing frammoveðis reiðarínum fyri at brota skattalógina og í fjórða lagi og tað jú tað sum landstýrsmaðurin sær á spurningin eg vil fram til altso finst nakað dømi um nakran vanligan borgara er ta nakrar smærri fyritøku í føroyum sum ikki verður revsaður fyri at bróta skattalógina tað vil eg gjarna hava eitt greitt svari frá landsýrsmonnum uppá takk fyri jtakk so er tað uni rasmussen sum fær orðið gersovælja hetta eru spurningar sum sum eg faktiskt ikki kann svara so nógv uppá tí atg
paragraff hundrað og einoghálvtrýss í skattalógini forbjóðar mær innlit í í slíkt sum spurt verður um her so eg fái slett ikki svarað upp á ein uppá hendan her spurningin takk fyri ja so fær spyrjarin orðaftur
harra formaður øhsum eg skilti á svarnum hjá landsstýrsmanninum so sigur at hann er sjávandi forðaður í at fara inn í einstøk skattamáli tað tað havi eg fulla virðin fyri og tað er tað er neyðugt øh men eg havi ilt við at góðtaka svarið at hann ikki kann biðja um upplýsingar frá taks um hvar hattað málið liggur tað kunnu verað atlit tað skal eg eisini beinanvegin siga tað kunn vera atlit sum siga tað at mann eigur ikki at geva uplýsingar í víð sær mál er onkrum stigi á rættarskipani ella annað men eg haldi at løgtingið hevur krav upp á at fáa at vita hvar slíkt mál liggur tí at tá ið málið var frammi tá varð sagt ehaldi eg endurgivið rætt at takk sevði latið málið víðari og tók málið upp og tað var eitt samskifti við íslendskar myndugleikar og annaðat taðsega tað eru almennir upplýsingar sum hava verið frammi og tí vildi eg bara spurt lanstýrsmannin um hann visn sigur nat hann ikki at hann ikkifær inn it í málið at m hann ikki kundi biðið tægskt fingið svar upp á hetta ella vent sær til ákæravaldivissi málið liggur har tí at vit sum løgtingsfólk hava kava appáa at fáa at vita mál sum ír sum er so stórum prinsipiellum slag og so snýr snýr seg um skattasviku fyri seytjan milliónum krónur at tað at tað verður fylgt upp og at vit fáa a vita hvar tað málið endar og hvør avleiðingin verður øhso tí tí havi eg virðin fyri at landstýrsfólk skulu ikki il róta seg inn í einstøk skattamál ta havi eg fulla virðing fyri men eg biðið bara um upplýsingarligum ítøkiligum máli sum verður frammi og ta tað haldi eg at landssýrsmaðurin kundi fingið um hann hevði biðið takk um tær ella biðið síni embatisfólk um at um at spyrja ákæruvaldið hso tað tað fari eg heita á landsýrsmannin um um at gera og undir øllum støðum fari eg sjálvandi at seta eina spurning fram skrivliga eisinija so fær uni rasmussen orðið aftur ger so væl

ja nú var hetta tað sum eg fekk burturúr t at spyrja embatisfólkini hjá mær um um hendan spurningin so eg veit ikki akkurát hvat eg havi rætt til at fáa ella ikki men sum høgni hoydal sjálvur nevnir so so kann hann seta spurningin skrivliga og so so fer hann at kunna fáa tað svarið sum er møguligt at fáa tann vegin so so nú fáa et at síggja hvussu tað verður so so eg fái hvussur ikki svarað meira upp á hatta her og nútakk fyri

ein ja ja í greinitveyoghálvtrýss í tingskipanini har stendur tað at um um akkurát hetta her við at ví su ein spurningur verður settur í staðin skal seta skrivliga løgmaður ella landsreknar svaraso aftar munnliga á sama fundi men kann eisini uttan aðra grundgeving byrja spyrja ein seta spurningin fram av nýggjum eftir reglum um skrivligar fyrispurningar í hesum føri steðgar orðaskifti beinanvegin so eg stendur orða í tingskipanini eg hugsi um vit eru kansk kanska ja nettupp men høgni hoydal jhoydal far orðið allíkavæl nú tí hta etta kanska e onkustaðni lumvtr kurát gersovælmaður nei eg skal ikki gera fleiri viðmerkingar um tað at at at eg skalikkifara út et langt orðaskifti við una rasmussen um hetta eg fari at vera at vísa á at teð fyrr í dag viðgjørdi tað ein fyrispurning har ið har ið so snúði seg um tað øvuta har ið løgmaður var vorðin kunnaður frá fútanum um eitt mál um eina bóð til eitt alifelag áðrenn tann fyrisikulaði viðgerðin varð liðug hog tí havi eg ilt við at góðtaka grundgevingarnar fyri hví hví hví tað ikiverður svarað og so fari eg eisini at at minna á bara í hesum málinum her at hetta er ikki bara tilvild takiðhetta málið upp tí eg havi eg havi sæð nógv løgið mál sum fáa meg iva stórlig í rættartrygdina í føroyum men í hesum málinum hendir ta løgna at eftir at málið kom fram tá var knappliga ein løgfrøðingur í doviku og eg hai eiski sagt hetta við hann persónliga tann tann ávísa sum segði at hann mákna
tó hundar viku tí hava vinmaður við stjóran í samferði og hann hevði bara biðið hann um at betalt pengarnar aftur og eg má siga tað ongantíð uppliva tað við einum nútímans samfelagi
aftur her bara fyri at sita lastmanna fari spurnigin fram skrivliga at tað snýr seg jú eisini um at vit kunnu ikki viðgera fólk so ymisk í landinum altso um ein vanligur borgari at tað verður staðfest at hann bæði antin av óskettuni ella tilvitað hevur umgingið skattareglurnar so verður hann revsaður hann vil hon verða revsað h og og og tað er plagari kkit vera nøkur so drúgv tilgongd sum sum eg síggja her so tí vil eg gjarna vila hava svar upp á taðher tí tað tykist bara sum árið málið fer afturvið borðinum og tað fari eg als ikki at góðtaka takfa ha formaður ja rokni g ikki viðn orðð aftur nei so er hesin spurningurin svaraður og avgreiddur og vit eru komin ígjøgnum teir skrivligu nei teir munnligu spurningarnar fyrispurningarnar í

uppskot til samtyktar um orsfrágreiðing frá løgtingsumboðsmanni fyri ár einogtjúgu tvey túsund g einogtjúgu fyrsta viðgerð av løgtnsmáli nummar fimm uppskot til løgtslógu um broyting í annorningum ferðina áv lóg um foravnsstartnga ímóti orfsyðkdómi myndugleikarflytingar vegna inntøku av farsóttar málsøkinum so er tað fyrsta viðgerð av løgtingsmál nummar seks tvey túsund og tveyogtjúgu uppskot til løgtslóg um ræði á málnum um málsøkinum tað er yvirtøka av farsóttarmálsøkinumha og hesi bæði málini í morgin verða viðgjørd undir einum so er framløga eisini á skránni so er hesin fundur lokin